asrareja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti og ongari blankar so er hetta málið endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum so fara vit til fyrstu viðgerð tað fyrsta í dag tað er av løgtnsmál nummar hundrað og sjey uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtislóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum tað er at hækka játtanarkarmin vit skul hava framsøgufólk kanska bert tat minna á at tað eru átta fyrstu viðgerð á skránni í dag so at tað ikki verður sovorðini kanska rætt at siga tað at tað ikki blívur
so hja tað er jaku mikkelsen fyri fólkaflokkin hendrik old fyri javnaðarflokkin erhard joensen fyri sambandsflokkin siri stenber fyri tjóðveldi billjustinussen fyri miðflokkin bjarni kárason petersen fyri framsókn og kristin mikkelsen fyri sjálvstýrið fyrst fær jakum mikkelsen orðið ger so væltakk fyri

vit hava samtykt at fara undir fámjistunnilin og eg havi tikið undir við tí eisini og eg taki enn undir

geologiskt avbjóðandi øki at fara ígjøgnum kanska eingin tunnil í landinum hevur havt so ringt tilfar og eg veit ikki um tað er at taka for nógv dýran til at siga at at mann faktiskt verður noyddur at stoypa ein tunnil ígjøgnum og visti mannnú havi et akkurát havt eitt annað uppskot í gjár um dalstunnilin taðvir verði ein diskustión um at hann skal seta eitt sindur meira í pengumat finna pengar soleiðis at mann kann fáa tað arbeiðið at koyra alt árið men samanbert tú kostnaðin við dalstunnilin og tað sum mann sær øí fámjinstunnilnum so er per kilometur ein rættiliga stórur munur á eisini hvalbiartunnilin sum kostaði fimmogtrýss góðar fimmogtrýss milliónir

permetur og ognú er mann komin upp á ov norða fjall var trýoghálvfjerðs miliónir og nú kemur mann upp á seksoghálvfes miliónir altso tað er

hesar økingarnar eru reellar tí at ja vit vita at príshækkingar eru farnar fram nú meni men er tað so ógvusligt altso er nú hevur formaðurin í javnaðarflokkinum sett spurnartekin við um oljupríshækkingarnar eru samsvara við tað sum tað kanska burdi verið ella um um tað verður skrúvað í meira lagi frá so her eru nógvir spurningar sum

seta tankar í gongd í øllum førum vit høvdu eisini í fíggjarnevndini eina framløgu sera áhugaverda framløgu um suðuroyartunnilin í gjár har ið ein alternativ loysn bleiv víst fíggjarnevndini

upp í skúvoynni varð varð diskuteraður í ein kunti gera e ein rundkoyring undirskúvoynni undir undir havflátuni ein sá an tunnil upp og mann metti at visti mann gjørdi tað so kundi suðuroyartunnilin gerast fyri góðar tríggjar milliardir og hann tað fór ikki at taka sjey ár men fýra ár og ja kanska tað var nakað meira tað var hvussuur væl styttri og tí kanska var við til at gera tað arbeiðið bíligari og vist mann so seti tað í týdningin av at fáa ein ein suðuroyartunnil og so at at gera ein tunnil til fámjins og vissi hann endar við at kosta kanska onkustaði millum tveyog trý hundrað milliónir so so so beginnir mann at spekulera upp á altso um um um pengarnir vóru betri útgivin í fyrsta umfar til ein suðuroyartunnil g su víðari men tað sum er kanska meiri alvorligt tað er at tað er á veg niðan í løgtingið oumbønir um pengar til øll møgulig viðurskifti hækkingar og so víðari so víðari vit standa fyri sramman at skula diskutera fíggjarkarmarnar sum eg skilji so ger mær tað sum hann gjørdi í fjør man framskrivar og tað vilsiga mann gera ikki raðfestingar sum so men við tað at okkara búskaparstøðaer undir trýsti nú tí at tað henda so nógvar broytingar øll vita hava hoyrt um oljupríshækkingarnar vit vita at renta rentuhækkingar eru á veg vit vita at ein inflatión er komin í gongd bæði í usa og heureuropa og kanska eisini í føroyum spurningurin onkur sætt spurninartekin við um prístalið sum verður útroknað er realistiskt kanska at tað tað ikki er so sum tað burdi verið og tí haldi eg at vit skylda okkum sjálvum og føroya fólki at hyggja eftir og royna at fáa eina klárari mynd av hvørjar avbjóðingar eru fyri framman og hvat ið ið vit verða noydd til at taka hædd fyri og at fyrireika kuna upp á ting sum vit einki vita um áðrenn vit bara játta pengar meiri pengar til vinstru og til høgru nú kann onkur kanska uppfata hetta sum at eg ætli mær at steðga øllum svíðari tað ætli mær ikki tað einasta eg kundi hugsað mær tað er at fingið ein klára mynd av hvussu støðan er og hvussu støðan verður ta næstu tíðina og at tosa við búskaparfrøðingar tosa við vinnuhúsið tosa viðlandsbankan og serfrøðingar á ymiskum slag sum kanska kunnu mála eina mynd sum gevur okkum eina so realistiska støðu av av okkara hvat vit eru í ferð við at koma framímóti fyri at vit ikki gera nakrar feilir fyri at vit ikki aftaná um nakrar mánaðir ella hálvt ár eitt ár kunnu siga tað høvdu vit nú vitað tað høvdu vit kannað hesi tingini eitt sindur betri so høvd ikki gjørt tað o dag og tí vil eg siga at tað er hvussu at ynskja frá mínari síðu at at vit veruliga royna við hjálp frá øllum teimum sum kunnu hjálpa okkum at finna eina so greiða mynd av hvat tað eru vit sum samfelag eru upp ímóti og hvatð er sum vit ganga í móti ta næstu tíðina hetta her uppskotið skal fáa eina góða viðgerð í í fíggjarnevndini og eg má siga tað at eg havi altíð verið fremsti talsmaður fyri at útbyggja okkara land okkara ymfrakervi og tí havi eg eisini tikið undir við við at gera bæði undirsjóvatunnilin eysturoynna og til sandoynna og og hendan tunnilin til fámjins og eg taki eisini undir við at vit gera ein suðuroyartunnil men tað er óalmindiliga viktigt at at at vit kunnu vísa á at tað loysir seg veruligan tí visti mann ikki ger ein suðuroyartunnil so kemur tað at kosta eina riggu av pengum vit skulu bæði betala tvey hundrað miliónir um áritil strandfersluna fyri at reka hanna og vit skulu byggja eina nýggjan smirðil um nøkur ár sum kostar kanska eina milliard og so víðari so vit hava veruliga nakrar álvarsamar spurningar at taka upp og eg fari so í øllum førum at gera mítt til at vit kunnu at vit fara at koma so væl burtur úr hesum her sum møguligt takk
prátar í tingsalinum
gersa væl takk fyri formaður hetta her við fámjipstundlinum tað er tað er sum ikið kortsevni at tað útbjórðgartilfarpð verður gjørt tá tilboðið koma inn og tá játtau vit hundrað og níggjuogtrýss milliónir og vit sóu at tilboðið kom inn sum var hundrað og fimmoghálvtrýss og tað hevur ljóðað at mann hevur enda forandleist longur niður og nú gera vit tarein egað játb tri etlivu milliónir eg halda virkar ógvuliga løgið og eg haldi at fíggjarnevndin eigur at fara inn og finna útav altso hvussu ber tað til at mann innan fyrri nakrar heilt fáar vikur hevur gjørt tert útbúgvingartilfar ella mánaðir sum at bjóðar tað út ma n fyngi tilboð inn sum er lægri enn játtandin var sum sum faktiskt kom frá teimum somu og nú færa vit inn aftur gera n ógvað játtan uppá áttaogtretivu miliónir altso hvussu ber tað til hvar fara pengarnir hvat ferðiskt munurin og hví var hasari upplýsingar ikki við frá byrjanum av hetta er ikki hetta er ikki langt sær hetta blei var gjørt fykke nkkar fáir mánaðir síðani hatta er ikki gott nokk játam páca cessen
hann fór mær púra samd við
hejinsagriasen og og søgan er enn ov verri tí at tá ið hetta kom í eyga fyri faktiskt ikki so øgiliga langari tíð síðani tá tosar mann um at fámjinsfund frá kosta eini hálvfems milliónum og tað var mann garanteraði mann við eg veit ikki hvørjum a men tað var tað var øgiliga ivirvíst menn sum søgdu tað tá minnist eg at eg eg segði við onkran av mínum politisku vinum at hatta talið kemur undir ongum umsønum at halda tað kemur nógv dýrari og tað var tí at vit høvdu fingið at vita kiologiin var so so ivasom men teir spurningarnir sum heðin sagreasen nevndir teir verða sjálvandi settir í viðgerðini í fíggjarnevndini takk fyri ak
asrøðara eru henreg old ger so vælharra formaður
ja hetta her eri nokk so spessielt at stutt aftana man eg fingi at vita epríse tunlin so kemur ei sovorðun nevi omaná

er talan um samanlagt ella tveir komma fimm tvær komma seks kilometar og hvar ein tá hvar tunnilin er ein komma tveir altso tólv hundrað metur og tað er eg má geva undanfarna røðara rætt í at tað er ein øgilig upphædd vist mann hugsar aftur hvussu hvussu nógv tíð e broytt er bara í nakra heilt øgiliga øgiliga stutta tíð ttað er ikki solga nógv ár síðan i nógvur ein hávs tunnil sum ar fimmogtjúgunda knapp fimmogtjúgundrað metrur fýraogtjúguhundrað og fimmogtretivu haldi eg og hann kom ikki nærai av s hesærði upphæddini so to tað er eitt sindur spesielt sum tað sum er er er hendir nú men sjálv fylgirøtt aso tað tað tað má kosta altso fólk flúgva úr norra aftur og fram fjúrtanda hvønn dag og oslo ella hvat teir fara eg veit ikki atso tað skal sjál fylgir roknast upp í tað er ikki gratiskt sjálvandi ert ikki tað í mun til at brúka t egokra egna fólk

fyri hálvtrýss árum síðan á krikkara skiparaskúlar so fylgi st eg í hvalbingum aftur o fram ví smyrligi við gamla smyrli sum var bygdir í havn teir arbeiddu uppá tunlar runt um forkeljasen í íslandi r føroyum og norðafyri at eru bygdirtunlar altso menn sum bygdir tunlar sum hevði bygdin hvalbiartunlilin og og varu so serfrøðingar byggja tunlar nú betala okur øgiliga nógvar pengar eg eri samdur í at hetta virkar øgiliga ógvuligt so og og mann mann snakkar um á geologiin er ivingasom tað er møguligt at man funnið út av tí altso tað vóru tað blivu gjørd nakar royndarborðingar og flutt eitt sindur upp á tað flutt eitt sindur upp á økir illaella ella linjuna skal tað nokk verða linjuna elta rætta orðið og síðani hoyrdi mann bara tað at tað var í lagi at beginna og tað var hjá frá fólki sum hevði fingist viðsorudd í øgiliga nógv ár hjá landsverki ið segði sum segði at at handan linjan var góðkend og sum eg skilji av lanum so er mann nøkulunda á tí sami linjuni enn

tað blívur eitt sovorðurt tað sá fylgikan kann fíggjarnevndin finna útav hví tað blívur ein sovorðin ógvusligur munur á nú er mann sagt tað so má mann nokk siga b tað er tað vanliga sum sum fyrri gangur her inni og ja les he ø

haldi ati altso mann mann umborð á knapp seks hundrað metrar til dals fyrri nakrar milliónir krar eg vetikki nógvar fáa milliónir hvat hvat er øh og so stoppar upp og fyri mær virkar tað sum at at tað stoppar upp tí mann vilja ikki vild ikki konstartera hvat tað kostar altso eg haldi tað tað virka soleiðisnar mann vildi ikki konstatera hvat tað kostar

við tí systeminum um kom startanorður til tjørnuvíkar á heysti í trýogtjúgu næsta ár aftaná summarferðina kundi tað beginna har men men oso leingi maskinunar standa bondnar niður so kom okur ongan vegin sjálvandi

er ein øgiliga stórur munur á nú var eg lurtaði eftir útvarpinum hvar ið ein gaðal gamal álitsmaðurin hjá landsverki ala durhuus hvar hann dugdi rekkjurnar uttanat at tunnlin tað var fantastiska stuttligt at hoyra hvussu væl mann kann verða inni í hvønn einasta detalju hjá einum íyvir so nógv ár tað er teknið upp á at mann hevur havt eina enorme dressu og hann vísti á hvat ið tað kostaði at byggja tunlarn tá ið føroyingar bygdar sjálvir o og tað er sjálvandi nógv ár síðani tað tað sig ikki aðnakað snakkað um tað men tað er eitt øgiliga stórt missálit á á av okkara fólk at mann líkasum komið til ta niðurstøðu at tað hevur gingið so skjótt afturá í trýss ár síðan kvaldbiartunlin bleiv gjørdur at mann ikki kann gera tunnilin í føroya um tað so tók nakrar dagar meir tað hevði kanska ikki verið so øgiliga ógvuslifti men her var játtaðar hundrað og níggjuog trýss milliónir og tað sær út sum at tað strekkir ikki til til eina komma tveir kilometur so kann ein og hvør rokna út at so verður tað ein dýr at ferðast fara at gera ein tunnil upp á tríggjar kilometar ella hvann man nú eina ferð onkur snakkað um her fíggjarnevndina at fara at gera ein tunnil til vestmanna hann kostar eina milliard sti vistu vistu ú skul tat brúka hendan prísin tað verður ikki o lukkuligt at tað her í hálvt við so at mannmán hyggja altso fíggjarnevndin má hyggja nærmari eftir hvussu e ið er mann komin til hesi her øgiligu tølini nú men nú nú sum sagt nú er mann mann komið so langt fámjin at byggja máman nú tað er eingin diskussión um tað men eg haldi e eg eg ergri stadubekk hvørja ferð sigli forbílal at at mann skal hava útgerð sum eg keypt sum er fantastiska fín tað vóru tríggir føroyingar yvir í norra og keypti útgerð og tá ið hon var komin her so vísti tað seg tað at tá iða bleiv kannaður so vísti tað seg at frá endá tí sum seldi at hann var framúr góðum standi og framúr góð so tað er øgiliga ergiligt at at mann skal lata hana standa deyða og lata so føroysk felag við útlendingum byggja víðari frm men okur javnaðarflokkin eru við upp á at at gera hetta ferdigt tað er nú er mann sagt á so nú má mann siga b eisini men fyri tannskil kann mann hyggja eftir um tað eru ting sum far nú tað koyri eg eg eri ikki ein av teimum sum trúgvi og fult og feilt upp á at økið skal vera so vánaligt nú ætlan at t lutt longur er niður tað var eitt problem uppi undir skarðin í fámjin ein stuttan undir skarðinum tað var eitt problem við at leirur tað var øgiliga nógvur leirur men so bleiv tað borðað longur niður eg havi fleiri bíligt av hvat tað bleiv borðað nú ssíðstu árini longur niður og funnið fram til hvat tað besta økið var tíverri fekk man ikki loyvi at beginna upp á tað tá so hevði mann koyrt koyrt ígjøgnum fámitunlilinm nú og verið ferdig yvir dalstunnilinm og klárt at beginna norður til tjørnuvíkar men tað er so einki n at gráta at grátum spilta mjólk men íjavnaðarflokkinum halda okum tað at mann er komin har til at at tað má gerast men sjálvandi ger tað einki u um um fíggjarnevndin hyggur eftir hvar ið hesi stóri altso hesi stóri kostnaður munurin kemur frá kostnaður munurin kemur frá dani eru øgiliga ógvusligur hetta er ein ein tunlur sum er átta komma fimmmbreiður og tað eru fýra hundrað metrar fámjisminna og ein kilometur orðavíkaminnaði eg helt tað var nógv minni enn tað ein komr oramen sama ger ta tað so vara tað tað skal eg ikki skilja men í mun til tann prísurin sum var fyri nøkrum fáum árum síðani er hetta øgiliga ógvusligt men sum sagt at at nú má koma har til at númamma forseta takk fyri ein vimerkingjóhannes
formaður
ja sjónleiksskilsin tunnilin gerast tá mann fær í gongd við tað eg hugsi tá mann fer at játta hesar tvey hundrað og sjey milliónirnar til fámiðinstunnilin so má mann eisini hugsa um at tað ber heldur ikki til at mann liggur stilt í dali ímeðan tá mann snakkar um at játta níggju milliónir har so eg hugsi at mann má kunna treyta sær tað at tær níggju milliónirnar í dali verða hækkaðar til hasar átjan milliónirnar sum sum var avtalu tað mann má kunna treyta sær takk ja hendrik hálvgerðsfólk eg eri samdur við tí eg skilji
eg skilji ikki hví eg eri
kki mann mann fer tí at fyri mítt viðkomandi er tað koma gjøgnum dal mn men men eg haldi at at tað næsta stigið at fara til tjørnuvíkar er ta viktigara parturin tað er ein øgiliga ógvuslig fat fara um og og tí er tað nokk so umráðandi at tatta hevur hugt eftir hesun her at at mann so kemur fram til nær kann mann fara hartil a víðari har og tað kann mann ikki fara visti mann skal brúka sa útgerðina sum stendur still tað sigur ki sjálvt at at at útgerð sum stendur still hon hon hon kemur so ikki at gera nakað nyttí og at beginna at borði eitt eitt ár at biginna borða í oktoburmánaðu eitt ár tað er jú púra vikleyst also púra vikleys útginna standa stettur aftur tá fyr næstu røðari erhard er
hard joensen ger so væl takk fyri harra formaður
hat ta er ein hækking av verklagslóg tilfámjistunlilin á seksogtretivu milliónir krónur og tað verður upplýst í í málinum at í samband við listatiónina sum var so kom trý tilboð inn og tað lægsta tilboðið tað var so frá frá jatucor petersen og tað tilboðið tað var so nakað hægri enn enni verklagslógin legði upp til ella prosjekteringin legði upp til tað var góðar trýogtjúgu trýogtjúgu komma sjey milliónir hægri enn hvat ið landsverk hevði prosjekterað tunnilin til og út yvir tað so eru so komnar tólv komma tríggjar milliónir afturat í eini hekking sum so sikkurt nokk svarað frá at mann hevur innroknað ein hægri ein hægri prísvøkstur okur vita tað at tað er ein ein ein hægri inflatión nú enn tað hevur verið og og so hevur mann sikkurt nokk eisini roynt að bundið fyri viðvíkjandi teimum óvæntaðu útreiðslunum kunnu standast av tí landsverk hevur alla tíðina sagt at her er tað økið ið mann fer at borað ígjøgnum tað er avbjóðandi giologiskt og so í samband við tað so hevur mann valt at atat taka tað við í verðslagslógina ið tall av at tað skal blíva at tað kann blíva neyðugt at attryggja enn ov meira enn hvat ið mann ið tilboðnum rokna við øhetta er óheppið tað er eingin ivi um tað hetta stak óheppið og tí tað r so miggir kort síðan ati hetta bleiv samtykt og okur síggja í yvirlitinum um ella sum liggur við málunum um kostnaðir permetur á teimum tunnilsverkætlanum sum eru gjørdar tað er nýggjastu sum eru gjørdar r hvar hvar ið hvalbiartunnilin hevur ein metrurprís upp á fimmogtrýsstúsund og fimm hundrað og norðurfjall har er tað fýraoghálvfjerðs túsund og og so fara okur frá fýraoghálvjerðs túsund upp á seksoghálvfems túsund og seks hundrað til fámjistunnilin tað er sera hetta er ein sera høg ella stór hekking og okur veru bara noyddur í fíggjarnevndini at fara og og hoyra landsverk hvat ið teir siga um hetta her hví hví hetta er hent og og hví ið prísirnir á tunnilsgerð hækka so válsumt ella so skjótt sum teir gera nú tað sum eg eri sera bangin fyri tað er at vit siga tað her er ein generell ein generell hekking tá ið mann ger tunlar at so so beginnur suðuroyartunnilin at blíva rættiliga dýrir vissi hann kemur at hækka í takt við tað sum tunlar eru hekkaðir nú tey síðstu tíggju árini so verður aeindýr at ferða men okur verða noydir at taka eitt prát við landsverk um hetta her og fáa eina útgreining um partvíst ta tilboðið sum er komið inn hvussu tað liggur í fáorhold til prosekteringina og so tað eyka arbeiðið sum er ella tað sum liggur uttanfyri listatiónina so sum lendiskeyp fyrireiking prosjekteringog eftirlit og sovíðari hvat ið tann parturin er og hvussu mann hevur roknað seg fram til hann og so annars um mann skal rokna við øðrum yvirraskisum í sambandi við fámjistunnilum so var tað verið tikið í fíggjarnevndina og okur koma at gera skjótt av øeg haldi eg trúgvi tað verður ikki behóv fyri at hava so øgiliga nógvar hoyringar mátti verið nokk við at fingið landsverk inn tí tað er teir sum vara av hesum og saman við landstýrismanninum sjávandi so tað vil eg lata vera tað ið fyrstu sifti takk fyri ja hendrikold fær eina viðmerking

øh takk hararra formaður ja tað er tað er púra rætt hetta ettað virkar øgiliga ógvusligt men tað sum eg ongantíð hava skilt er tað at mann ikki vilja hava nakað at samanlíkna við altso at at mann visi mann behelt visi mann hevði gongd á einum tunnilsher til dals so hevði tú eitt sama líkningagrundarlag eg havi hoyrt onkur nevnd í gjár frá frá fíggjarnevndini at at tær hevði eitt boð upp á hvat ið tað samlaða beløpið var til dals men tað er so i langt sum ella gottað væl sum samjus so leingi mann ikki hevur visti mann hevði eitt eitt eitt eitt eitt eitt arbeiði gangandi við føroyingum so kundi mann sama løkna tað við tey tilboðini sum koma hvar útlendingar ru innroknaðir sum sum partur av tí men okur hava eikki grundarlag ttað er lia ógvursligt erhard joensentakk fyri harar formaður

í fíggjarnevndini í gjár tá høvdu okur landsstýrismannunum saman við landsreksfrøðingin inni í fíggjarnevndini og tá tosaðu okur um at í gjár ella baa týsdagin eg minnisi í gjár og tá spurdi okur inntil akkurát hetta her hvat hvat vendir upp og niður við við teimum pástandum sum florera um at tunnilstoymi skal gera tað væl bíligari enn vist tað er ein útboðilisatión hvar privatur gera arbeiðið okur fingu ikki nakað greitt svar men eg haldi at í samband við tær hoyringarnar sum verða nú í sambandiviðhetta málið so skuli okur fáa eina útgreinaða meting frá landsverkfrøðinginum upp á hvat ið munurin er tá man tekur alt við tí tað og so man seta tíðarhurðssongtina í perspektiv eisini soleiðis at mann kannfáa eitt eitt útgreina kvalifisera svar frá landsverkfrøðingini upp á hvat ið munurin er í millum á borða við einum tunnilstoymi í mun til visu tað verður útboðin listatión hjá privatum at borða tunlar í føroyum so tað haldi eg at tað skal vera eitt av teimum ein av teimum spurningunum okur seta landv hetta máliðbn
takk fyri harra formaður tað var nakað tað sum
sug erhard joensen kom inn á sum eg ætlaði at spyrja um dag við hesa heri útgreiningini sum eg haldi er áhugaverd soleiðis at mann ikki alla tíðina hevur ivamálið luftini rundan um heta her nú er hetta her funn ein tunnil fámjin sum vit hava tikið støðu sum vit hava viðtikið tí er týdningarmikið at fáa fáa esi hækka við sum ma fær í framt verkætlanina tí at tað sum eg hugsi um vistu sama luknui við aðrar tunlar sum eru komnir í drag so síggja vit inni her at teir eru bæði tvey og trýdoplari prísir tá ið vit so fóru í gongd og og og tað vísi at økja alla tíðina men men tá ið mann fær so ógvusliga hækkan innan fyri so stutta tíð so er tað gott at fíggjarnevndin líkasum set perspektiv tí vit hava nakrar avbjóðin ar sig við siga dals tjørnuvík og og gjógv har so tað búleikasfólk og hava øgiliga trupla farleið hvat kundi tað kostastum mann gjørdi eitt eitt sindur skjótari til hesi støðini sum sum eru man siur alneyðug at fáa gjørt nakað við eisini erhard joensen
takk harra formaður og takk fyri spurninginum ø
ella viðmerkingina etva jakobsen tað sum eg haldi er áhugavert at vita tað er vistimann tekur samanlíknar prísirnar viðvíkjandi sjálvari boringini tað at koma ígjøgnum á fjall vissi tað er soleiðis at at tær útrokningarnar vísa til dømis atatt tunnilstoymi visti hann fekk nokk av pengum at arbeiða við frá løgtinginum kundi verið tann parturin sum arbeiddi tveyta trýskiftisvakt bombai tað ígjøgnum og so kundi mann tikið og og bjóða restina út bjóðaso ferdugerð av av tunnlinum út soleistat mannhevði eina kombinatión tað ber væl til tað er ikkitaðr tað stendur ikki ritað í stein at akkurát hvussu ein verkætlan skal skrúva saman tað ber tei mogur her inni om mann tekur eina kombinatión av einum tunnilstoymi og og eini privatari fyritøku at gera ferdigt ella mann bjóðar alt út tað berstama okur sjálvur men men tað mug okur hava greiðarútrkningar fyri hvat ið tað kostar áðrennhoristenberg sum færorð
ger so væltakk fyri harrafo
frammaður tað er eingin ivi um at tað eru bæði stórir dagur og gleðiboðar fyri fámjningar at løgtingi viðger ati tey skulu fáa eina tunell tað haldi eg øll eru glað um okur vita tað at farleiðin er trupul og tað hava eisini avbjóðingar við fólkatalinum so at tað eru nógv ting sum sum tala fyri at hendan her verkætlanin skal fremjast og tað er jú samtykt at hon skal gerast og nú gevur mann so eina broyting í verklagslógini har mann hækka prísin upp í tvey hundrað og sjey milliónir og tað er ein tunnil sum er ein komma tveir kilometrar og so eru vegirnar uppií sum eg skilji so er so er altíð íroknað eg haldi akkurát sum hini sum hava verið er uppi at tað eru nøkur ting sum fíggjarnevndin eigur at hyggja eftir eg haldi at tá okur hoyrdi um at ta málið fyrstu ferð tá veit ikkimr an um hann ein gng snakkari um hálvtrýss milliónir so beskenti mann at snakka um hálvfems milliónir og soleiðis hevur tað upp á øgiliga stutta tíð er prísurin hækkaður og hækkaður og visti mann hyggur eftir tí tilfari sum liggur við í hesum her málinum so er hetta nógv tann dýrasti tunnilin øupp á sje altso eisini permetur sum er bygdur tað er jú so øgiliga kortsíðan at kvalbiartunnilin bleiv ferdigur og har hevur prísurin verið fimmogtrýss túsund permetur og í hesum er hann seksoghálvfems túsund permetur so tað er eisini ein øgiliga stórur munur upp á lutfalsliga stutta tíð og soleiði sum eg skilji sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt málið um dalstunnilin so metur mann har at ein tunellp á yvir tveir kilometrar liggur um hundrað milliónir og hendan her eru næstan helvtina av tí og dupult so dýr so eg haldi at har tað eru nøkur ting í hesun her sum fíggjarnevndin eigur at hyggja uppá tað er t argumentera fyri hví altso tað er vísti ljarðfrøðina ertað sum gera so tilfarið er so trupult og soleiðis sum eg dugi at lesa tað uttan at vera byggikøn so er tað nakað sum tíðir upp á ella altso at mann mann má stoypa nokk so nógv og at tað er tað sum ger tað so dýrt so so mann ger faktiskt næstan sum teimum ger ei undirsjóvartunlininm at mann stoypir seg inn ígjøgnum fjallið og tað er eisini nakað sum týðir upp á atpá seg er hvør metur dýrari enn í eysturoyartunlinum so tað haldi eg eri tað er ett sindur ræðandi í tí at tíðarskeiðið er so stutt og hvussu kann tað bera til at prísurin fer so nógv upp upp á so stutta tíð eg haldi at nevndin hevur eina stóra uppgávu fíggjarnevndin at hygja uppá hetta málið og tað er sjálvandi kostnaðurin og tað er sjálvandi eisini tí tað er ikki bara pá grunda av hesari verkætlani men tað er eisini tí at okur vita at okur hava onnur ting sum liggja á láni sum hava brúk fyri at verða gjørd aðrar íløgur ikki bara í tunlar eisini í í í gamlar strandfarra feroyur og onnur ting og altso onnur ting á samdferðsluøkinum sum hava tørv á batin og visu prísstøðið á tunlinum forsemp verður so høgt sum hetta her so trúgvi eg tað okur hava eina øgiliga stóra mótprekku tá okur sal fara at byggja út víðari so at eg ffari altso sjálvandi eri okur glað fyri at fámjistundirin kemur og ynskja at hann kemur eingin ivi um tað tað far okr sjávandi at taka undir við men eg haldi at øll framsøgufólkini hava reist somu spurningar og tað tað tað haldi eg nevndin skal hyggja uppá men men so hetta er eiso eitt eitt eitt undarligt mál men mann mann gleðir seg um at tað kemur men men tað er nakað við kostnaðinum sum sum sum tað rúggar ikki rætt up á einana máta ja takk so fær billjustinusen orðið
ger so væl
takk fyri harra formaður ja nú vit vónandi komin til tað síðstu viðgerðina av fámjistunnilnum áðrenn gongd verður sett á arbeiði og við øllum so kemur hendan verkætlanin at kosta omanfyri tvey hundrað milliónir og tað hevur haldi eg nokk so tíðliga í tilgongdini verðir víst á at tað eru sera stórar avbjóðingar við at at borðið ein tunnil til fámjins tí at at jarðfrøðin er so er so trupul at fáast við og e ikki væl egnað til at gera tunnils arbeiði og tað ger at fámjinsunnilin er óvanliga dýrur samanborið við aðrar tunlar og nú nevndi sirurstenberg dalstunnilin sum eitt sum eitt mótdømi og har kann mann so siga tað at higartil sær dalstunnilin út til at fara at blíva ein ein ein sera bíligur tunnil samanborið við bæði fámjinstunnilin serliga men eisini aðrar tunlar men tað hava vit so í fíggjarnevndini eisini spurt landsverk um og og tá ið tá ið landsverk úttala seg so vísir tað seg at dalstunnilin verður kanska ikki so bíligur sum tað higartil sær út tí tað er so nógv annað sum kemur afturat í verkætlanini sum eisini skal teljast upp í kostnaðin áðrenn tann tunnilsverkætlanin er liðug allar tær insilatiónir og allar tær atknýttu verkætlanirnar sum eru í einum tunli eru en nokk so tungur fíggjarpartur og tí tí er tað sum eitur bara sjálvt tað at at borða holi tað er tað í sær sjálvum er bara ein partur av tí samlaga kostnaðinum meðan so nógv annað skal afturat so vit fáa sjálvandi ikki eftirmett og samanborið fyrr enn báðar verkætlanirnar eru fullkomiliga lidnar og klárar og tiknar í brúk men tað sum er hent við fámjistunlinum tað er tað at tey tilboðini sum komu inn tey vóru hægri enn enn landsverk hevði mett og tí verður mann noydd til til at javna kostnaðin og tað sum er blivið dýrari í mun til tað sum landsverk metti tað eru vegir uttanfyri teir eru blivunir sjey komma fimm milliónir dýrari og tunnil uttan sikkring er blivin fimm komma fýra milliónir dýrari trygging av tunlunum er tvær komma átta milliónir dýrari og vatntrygging er tríggjar komma tvær milliónir dýrari portalarnir eru blivinir ov lítsindu bíligari fóra til tilboðið elarbeiðið verður fýra milliónir dýrari byggipláss fastar útreiðslur verður seks komma fýra milliónir dýrari og so er tað sum eitur óvæntað og prísvøkstur eisini broytt nakað og tað ger at tað samlaða talið verður hesar her tíggjutals milliónirnar hægri og tað verða vit bara noydd til at fyrihalda okkum til tí at tann sum hevur lagsa tilboðið hóast tað er hægri enn tað sum varð mett hann hann fær tilboði tað sigur g sjálvt og eg haldi at tað at vit kunnu framtíðar tryggja samferðslumøguleikarnar hjá fámjinsbygd við hesum góðum tvey hundrað milliónum tað er ein sera góð íløga tí

vt visu vit deila tvey hundrað og fimm milliónir við hálvtrýss ár sum vit kunnu meta er er eini ein ein góð livirtíð hjá einum tunli so eru tað ikki nógvar milliónir um árið at tað kostar at tryggja farleiðina hjá fámjinningum og mann ikki at viðlíkahald av vegunum og kavarudding og mistar arbeiðstíðir og avlýsingar og trupulleikar hjá teimum sum búgva har kostar minst tað um árið sum tað kostar at byggja henda tunnilin um árið tey næstu hálvtrýss árini so eg e eri sannførdur um at hetta er ein góð íløga og eri sannførdur um at tunlar yvirhøvur eru nakað av teimum bestu íløgunum vit kunnu gera í okkara fjallalandi og oyggjalandi tað hanga ómetaliga nógv bleyt virðir uppi við hesum tunlinum tað at mann tryggjar góð livirkor at børn kunnu koma trygd aftur og fram at fólk sum eru koma í

kunnu koma skjótt aftur og fram tað er alt bleyt virðir sum tunlar eru við til at at tryggja verða hildin upp so eg eg haldi at vit skulu samdur við við formannin í fíggjarnevndini er samdir um at vit skulu fáa hetta málið avgreittheilt skjótt og ikki ikki hanga oman yvir hesum eg haldi at teir flestu spurningarnir sum eru knýttir at hesum meirkostnaðinum teir eru hvussur fyri okkum sum sita í fíggjarnevndini eru teir flestu spurningarnir nokk so nokk so væl svaraðir longu tí at vit taka ofta tá ið vit hava landsverk inni og viðgera sovorðnar verkætlanir so spyrja vit nokk so ofta um hesar kostnaðirnar hvata er sum ger at hetta verður dýrari enn hitt og hví og so víðari og so leingi sum landsverk hevur greið svar og svar sum gera tað at mann skilir støðuna so leingi haldi eg at at mann er við upp á at gera hesar broytingarnar so takk fyri landstýrismaðurin at hann hevur arbeitt skjótt viðhesum málinum og fingið tað í tingi og vónandi verður hendan verkætlanin eins og k seð tá ið avtorrnar og at tað ikki koma fleiri snávínkarsteinar á vegn takk fyri harra formaður
bjarni kárason petersen ger so væl takk fyri harra formaður
vit viðgera eitteitt lógaruppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum um at hækka játtanarkarmin til fámjistunnilin tað stutta av tí langa er jú at mann hevur á sær við lóg at byggiútreiðslurnar fyri fámjistunnilin kunnu í mesta lagi vera hunrað og níggjuogtrýss milliónir og tað vil mann gjarna mann vil gjarna hækka tann játtanarkarmin upp á tvey hundrað og sjey milliónir krónur og tað stendurst av eina dagførda kostnaðarmeting tað er nú einaferð soleiðis at fámjinsvegurin ella fámjins tunnilin hann skal gerast eitt stað sum er har ið teir náttúrugivnu umstøðurnar eru háttarar soleiðis at tað er trupult og avbjóðandi at fara í holt við og kann føra við sær meirútreiðslur uttan at ta tæ natúrliga blívur tað men at mann hevur ta neyðugu játtanina til tað um tað skuldi hent seg at tað komu avbjóðingar á leiðini og tað sum tað sum grundgevið verður við tað er tað at mann má gera eina nýggja kostnaðarmeting tí mann tí mann vurderar atiataltso tilboðini tey sum eru komin inn tey tey eru munandi hægri og tað verur rundgivin við at kostnaðarstøði er nógv hækkað seinastu tíðina nú veit eg ikki origa hvat liggur í tí at kostnaðarstøðið er hækkað nú veit ikki um mann um mann meinar hvat mann sipa til tá mann sigur at kostnaðarstøði r hækkað so er tað útgerðin ella er tað olja ella ella lønir ella nakað heilt traðja øheg dugi ikki ordiliga at skilja ímillum hvat hvat liggur til grund fyri ta metingarnar mann ger men mann skal í øllum førum leggja í geyma at vit mest sannlíkt fara at koma í eitt tíðarskeið nú harsum tað stendurst tann alsamt størri óvissa búskaparliga altso bæði í mun til oljuprísir og lønir og inflatión og eg kundi hildi áfram og tað kemur uttan iva at ávirka tæríløgurnar og tær løguverkætlanirnar sum sum sum landið stendur fyri so ella so øhsjávandi tá ið mann e farin í holt við arbeiði so snýr tað seg um at at gera tað liðugt og tá má mann onkursvegna bara koma til sattis við at rinda tær útreiðslurnar sum sum koma afturat men mann kann ikki bara leggja seg flatan má mann helst eisini spyrja eitt sindur inn til hvørjar orsøkirnar eru til at útreiðslurnar hækka og hvítað verður dýrari enn enn mann upprunaliga metti tað haldi eg at landið hevur tíverri ein rættiliga stóran trupulleika við tað er at gera rættar kostnaðar metingar sjálvandi tað er ikki alt sið mann kann verja ser fyri meni men tað er gjøgnumgangandi at mann typiskt upprunaliga játtar eina munandi lægri upphædd enn hvat tan endaligi byggikostnaðurin endað við at vera tað haldi eg hevur verið gjøgnumgangandi problem vit sóu tað millum annað á glasir og vit sóta hábygninginum hjá landssjúkrahúsinum og og tað er nakað sum mann má taka hond um soleiðis at mann her á tingi hevur ta røttu vitanina til at taka støðu altso vissu mann fær eina skeiva kostnaðarmeting um tað verður alt dýrari hvørja ferð so blívur tað eitt sindur trupult at rættvíst gera tað øhtí at tað tað kemur eitt punkt har ein verkætlan verður fordýr og at mann kanska ikki tekur undir við hana øh men í øllum førum í hesum førunum haldi eg tað eri tað eri púra ligitim tá mann kemur inn og biðurum meira pengar men mann má eisini spyrja hvat hendan er hvat hendan er nýggja kostnaðarmetingin tekur útgangsstøði í hvat er tað sum liggur til grund fyri tað tað tað yviski í at vinnunevndin kann kann gera og er fór fyri at gera ømen sum úrgangsstøði so so taka vit í framsókn undir við við hesum her og vóna sjálvandi at hendan verkætlanin fer at eydnast væl tí at tað skert ikki burtur tað at sambinda økini í landinum bæði millum oyggjar og millum bygdir og víðir tað er við til at skapa trivnað og vinnumøguleikar og flytuføri og alt annað gott sum sum er ein av teimum bestu íløgunum vit kunnu gera og tað haldi eg eisini hevur verið nakað sum mann hevur viðurkent her á tingi so eg skal ikki leingi um orðaskiftið óneyðugt hatta var tað sum eg hevði at siga til hetta uppskotið takk fyri harra formaður ja takk næsta røðari er

formaður í sambengis a hekkingina
sum øll snakka um tað er eingin ivi um hon er øgiliga høg men vónandi vónandi uttan at vita tað er tað tað sum mann hoyrir at akkurát til fámjons er tað serliga eini kanska lesgrót og so víðari sum gera tær hækka so nógv so tað ikki kanska í framtíðini snakka kanska mann suðuratunnil skal avskrekka mann fyrr í gongd tí at við so dýrkanum fylgjast fylgjur bara frá tunlanum norðurfjall teir fóru frá tí tvey hundrað og fjøruti milliónir tvey túsund og tíggju til fimm hundrað og fjøruti altíð til hvat tað var í í nú men tað er eingin yvir sum kristin mikkelsen sigur so er tað samningar at bíða nóg leingi men men mann má ikki mála hann sjálvan á vegginum og halda at hetta má vera at vera kostímað framyvir at tað verður so dýrt per metur tí tað er eingin snakka um tað er øgiliga dýrt takk fyri formaðurin ja kristin mikkelsen ger so væl
orðnismjadag mær ja tað er púra rætt at

ger so væl takk fyri
harra formaður tað er soleiðis ati aftaná tilboðini er komið inn upp á at gera nýggjan tunnil til fámjins so hevur landsverk í útgansstøði í tilboðum komið fram til við teimum útrokningum sum gjørdar eru og tí tí sum okur eru í nú komið fram til ati tunnilin verður munandi dýrari enn tað sum verklagslógin segði og tí er landsstýrismaðurin komið við eini lóggáva sum hækkar verklagslógina til nú at eita tvey hundrað og sjey milliónir tað er eitt øgiliga høgt tal einaferð fyri mongum árum síðan tá ið mann sjeyt hóvstunnilin ígjøgnum tá lov eitt eitt tala borðinum sum hetur fimmogtjúgu milliónir onkrustaðni har við at skjóta bara eitt rátt hol ígjøgnum til til fámjuns og hetta vrð hetta ja hvat tvey túsun og seks o sjey onkrustaðni har so tað er ein øgiligur munur á til til í dag men sjálvandi tað varð tað var bara vist mann gjørdi eitt rátt og bara sjey dag skey holið ígjøgnum tað er bara ein partur av kostnaðinum og tað kostar sjálvandi nógv meira at gera eina uen enn tunnilferdiga eg vóni ati hetta verður samtykt og at okur sum skjótast fara undir at gera fámjistunnilin hetta hevur verið øgiliga leingi á tekniborðinum á tapetinum og eg hevði væntað at tá ið tað bjar bjóða út so var okrar leiklutir her í tinginum ferdigur men tíverri er so hetta uppskotið so komið nú meni tað er at fáa hetta her skjótt avgreitt soleiðis at mann tað næsta mann fer undir ella feira tað er tað mann skjýtur fyrsta skotið tá ið mann fer undir verkætlanina tað hava tað hava fágruppiborið tað sum imponera meg allarminst og tað er tað er einki nýtt tað er taðl landsverk tað er áhaldandi leikluturin hjá landsverk í hesum ymisku byggiverkætlanini sum okur hava fyri og eg kundi bint við glasir ella bintvið miðnámsskúlan og suðuroynni fyri nógvum árum síðani men tað tænir nokk ongum endamáli ferð eftir ferð ar standa okur stendur fíggjarnevndin stendur í løgtingi við útrokningum sum ikki passar sum so skulu rættast og so tá ið verkætlanir ferligast som passar ikki allíkavæl og so kostaði tað meira enn tað skuldi og so framvegis og skiftandi løgting og landsstýrir sita á sama hátt við stovninum landsverk sum ja ferð aftaná ferð rokna skeivt eg veit gott at tað eru nakrar óvissur altíð inni í einir byggiverkætlan og hesari vísi tað seg at vera kanska fleiri óvissur enn enn vanligt men tað at mann tá mann byggir ein bygning ar mann byggir eina tunell ella ikki kann treffa treffa rímiliga beint tað hevur undrað meg í áravís og tað undrar meg framhaldandi viðvíkjandi hesari verkætlanini so vóni eg at okur skjótast fáa hetta avgreitt soleiðis at mann veruliga kann fara í gongd við at gera fámjinstunnli tað skuli vera míni síðstu orð á tað næsta ið mann kann samnast um tað er tað at mann feirar at mann skjýtur fyrsta skotið ella setir setir grabban í til vegagerð takk fyri frú forkvinna ja takk har er ein viðmerking frá bjarni
ina kára sum petersen ger so væl takk fyri frú forskuna eg eri samdur við
jakub vestegaad tá hann sigur hetta her við at at kostnaðarmetingarnar variera alt for nógv altso mann mann rakar øgiliga óneyvt tá mann ger kostnaðarmetingarnar fyri tær almennu verkætlanirnar sum sum landsverk stendur fyri eg skal ikki siga hví so er men men tað er í øllum førum øgiliga trupult hjá okkum tingfólki at taka støðu til tá vit ikki kenna treytirnar frammanundan tað blívur eitt sindur soleiðis at tað er næstan tað blívur næstan irrelevant at bjóða út fyri at fáa lægstan prís visti mann skal leggja einir tretivu fjøruti milliónir omaná aftaná eitt ár altso tað tá blívur tað eitt sindur undarligt at at viðgera øh annars bað bað kunngera at eg taki fult undir við tí sum jakuvestegard sigur tí viðvíkjandi takk fyri frú forkvina ja takk jacovestigard gersovæl

og sum nevndis verið altíð óvíssur inni í á vísum byggjaríum men máti skal vera við mann hevur verið alt alt alt ov óneyvur tá ið tú verið tá ið tú verður vivíksjandi kostnaðarmetingum og eisini teimum so er farinundir og hevur havt eftirlit við hesum ymisku byggjarínum at mann ikki hevur latið byggjaríini halda eftir tí ætlan sum mann hevur lagt frammanundan tí tað má mann tað má mann kunna kámamman duga sjálvandi hava tíðinar nú verið øðrvísini fyrst við avbjóðingu við farsóttnir sum hevur herjað og nú aftur við kríggi í europa so tað eru nøkur ting sum broytast men tað broytis ikki m mátan mann má rokna upp á tann tann mátin er er tann sami sum altíð og tað eigur mann at kunna hava funnið útav takk fyri frú forkvinaja takk næstur at røða er uni

ja prísurin hann er hækkaður nógv sum sum hevur verið nevnt og eg havi enntá fingið at vita at tað er óvisti um hesin prísurin fer at halda sjálvur trúði eg at tá ið tá ið mann hevði fingið tilboð upp á sovorðið so var tað tað men infulatión og og sovorðið tað tað er ikki við tá altso mann mann kann risikera við seg tað broytist alvorliga so so hækkar prísurin allíkavæl so teir hava havt eitt inndeks sum teir hava brúkt vanvís hav tað verið niðri á tvey og nú vóru teir farnir upp á trý komma seks í hesum sambandinum landsverk men teir teir meina tað veruð nokk hægri enn tað inndeksi so hetta er ikki so sikkurt sum er men men vit vita ikki teir siga at prísir á tilfari eru hækkaðir nógv og tá snakka teir tá er tað sjálvandi oljan tað vita vit av og so er tað stál og betong og sovorðnir prísir teir fara uppeftir nú so vit vita ikki sikkurt men tá ið tað kemur til altso hetta e sovorð sum eg havi fingið at vita síðan eg havi borið hetta niðan í tingi men visu vit so koma til dalstunnilin so bleiv tað nevnt um um mann tryggjaði sær at mann hevði hesar her fimm milliónirnar afturat men har kann eg bara siga so fimm milliónir afturat er slett ikki nokk vissi mann skal arbeiða út í eitt tað at brúka átjan milliónir um árið eru ikki nokk fyri at kunna koyra á alla tíðina teir brúktu einogtjúgu milliónir í fjør bara fyri at vísa á at átjan milliónir eru ikki nokk men vit hava tann planin at vit flyta pengar frá sandslíð yvir soleiðis at mann kann fara væl fyrri í gongd aftur nú og tað verður meira enn hasar fimm milliónirnar eg tori ikki at siga sikkurt hvussu hvussu nógv vit flyta frá sandslíði men tað tað verður so flutt pengar frá tí verkætlanini yvir til dalstunnilin fyri at fáa skjótari gongd á tann partin men hetta við fámjanstunlinum íá her hava fólk verið uppi ogog og nevnt fleiri prísir og hvørjar príshækkingar eru so tað tími eg ikki at fara inn á so eg havi fingið at vita frá røðarapallinum at eg verði nokk innkallaður eisini til hoyring í fíggjarnevndini so so síggja vit hvat hendir harpeint takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað
siristenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna
segði landsstýrismaðurin at hann hevði frægt at kanska tað kundi blíva enn dýrari at tað var ikki sikkurt at hesin prísurin var nøktandi er tað nakað boð uppá hvussu nógv dýrari tað kann blíva enn eftir her ella hvat er tað nakað annað sum løglingi ikki veit um eg sá ætla hana so her hevur landsstýrismaðurin kanska leggja tað leggja tað fram nú vist er hvur hann hevur hevur nakað boð uppá hvat hvat kann koma uppá afturat ja takk og nú ræsmussen ger so galt takk fyri

fyr at spyrja inn til tað hjá landsverk men eg fekk ikki nakað tal so so har eri eg ikki førur fyri at at svara svara upp á tað so har har veit eg ikki nei men men vistimann tekur tunlarnarnorrum fjall har hava teir eisini snakkað um at tað fer nokk at vera dýrari enn enn ta talið sum stendur á takk fyri ja takk jóhannes joens
ger so væl takk fyri frú forkvina at í
tgott at hoyra at uni rasmusseni roynir at fáa fleiri pengar til dømis til dalstunnuna fága hann so at man kann arbeiða har alt árið allatíð hildið tað at tað ikki gevur meining at tú hevur eitt eitt arbeiði í gongd sum har tú bara arbeiða heltin á tíðina so eg hugsi at eg vóni tað eisini at framtíðini verður tað soleiðis at mann játtar teir pengarnar sum krevjast fyri at arbeiða heilt ár soleiðis vit fáa avsluttað tað arbeiðið soleiðis vit kunnu fara til tjørnuvíkar og til gjáar eisini so tað hevði glett meg um uni rasmussen eisini royndi at fáa tað á skinnara takk fyri ja takk uni rasmussen ger sovæl
fyri ja vónandi
fer fera teir at ganga væl ov skjótt við dalstunlinum men tá ið mann fer at prøva upp á at samanlíkna prísir við tí føroyska toyminum og og tað sum verður bjóðað út altso tí tí sum landsverk hevur og so tað sum mann bjóðar út so haldi eg mann er noyddur at hava tunlar sum líkjast bæði í tilfari og eisini at verða gjørdir sirka um soni tíð fyri at kunna hava nakað samanlíkna við men har fekk eg at vita at ein munur á at tað kann blíva ja tað kann bæði blíva bíligari dýrari tað er tað at landsverk brúkar ikki tað at tryggja seg til dømis vissu ein maskinagongd fyri jami so keyp mann eina nýggja hvar tey privatu teir velja at hava eina trygging soleiðis at svorðting ikki eru við ein forðing takk fyri ja takk so er tað pálla reynatygvu
ger so væl ja takk fyri forkvinan tað er púra rætt sum uni
rasmussen sigur at vit hava umrætt at at gera umraðfestingar at taka av játtanini til sandslív fyri at fáa gongd á at arbeiða við dalstunlinum og tað er ein raðfesting sum eg taki fult undir við eg haldi tað er týdningarmiklari at vit fáa gjørt taldstunnilin so sjált sum gjørligt altso við tí játtanisumom eina fyrtøk og so kunnu vitheldur lata verkætlanina við sandslívið bíðað eitt sindur draga eitt sindur á við tí í verkætlani takk fyrija takk uni rasmussen ger sovæl
takk fyri ja mann vurderar eisini at
tað við sandslíð at tað kanska er ein fyrimunur at mann letur undirsjóvartunnilin blíva lidnan áðrenn mann bjóðar tað út so at tað eisini kunnu vera kann vera nemmarið at fari holvtvi at gera ella at fáa fleiri at bjóða upp á e sovart prosjekt sum tað takk fyri ja takk billjustinussen ger so væl

viðgjørdi hendan spurningin við prísvøkstri sum kanska er tann játtanin sum er mest óviss altso íútroknini hjá landsverk so roknaði mann við einur prísvøkstri upp á seks komma tríggjar milliónir meðantann sum hevur fingið tilboðið roknað við einum prísvøksi upp á tólv komma fýra milliónir tað er ein munur upp á seks komma eina millión og við tí støðu sum vit hava í dag hvar ið oljuprísurin fer spolandi uppeftir næstan frá degi til dags og vørur og tænastur annars sum koma uttan ífrá vaksa púra órímiligt og óvæntað so so má mann fyrihalda seg til tað ið er púra samdur við landsstýrismanninum at tað er næstan ikki til at siga hvat prísvaksturin í ein sorverkætlan kann vera orsakað av tí ótryggu støðuni sum er í heiminum ja takk unu rasmussen ger so væl
takk fyri
ja sovorðn ting eru sjálvandi ring at at foror siga men tað er sjálvandi rætt av mær sum landsstýrismannini at at siga tað fyri tinginum at støðan er soleiðis at tað er hatta eg havi fingið at vita takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar ella
heldur ikki fleiri sum hava bið um orðið so hetta hetta orðaskiftið er liðugt og hatta málið verður beint í fíggjarnevndina so fara vit til punkt fýra á dagsskránni fyrsta viðgerð løgsmál hundrað og átta tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgtingslóg um mairvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin fólkaflutningur ferðaleiðari og annað og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jørgin niclasen fyri javnaðarflokkin aksel villemsen johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi polla reynatúgvu og fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyrstur at røða er jørgin niclasenger so væl
ella spurningar sum hava verið viðgjørdir í fleiri fyrispurningum í løgtinginum

meg siga tað up á tann mátan at eg haldi tað er ógvuliga óheppið at at mann hevur eina lóg sum í hesum førinum umfatar eina vinnugrein og at so taks knappliga boðað frá at nú velja vit at tulka tað øðrvísi og og nýggja tulkingin skal so senda rokningar út til til vinnuna eg eg meini at at slíkt er er óheppið og og tá átti mann heldur at tikið samband við við landsstýrið og sagt kunnu vitikki heldur nágreina hettar her málið upp stóð fyrst og fremst við ferðaleiðarum sum altíð a verið tulkað sum at tað er emvigfrítt og so boða taks frá at tær koma við eina nýggjari tulking sum sita nú skulu ferðaleiðarar rinda meirvirisgjald

tað var so samband millum landsstýrið og og taks og tá sigur taks at viðvíkjandi ferðavinnuni eru nógvir ógreiðir spurningar sum mann ógvuliga gjarna vildi hava nágreina og fáa staðfest í lóg hvat er tað sum løgtingið vildi við hesum emviglógin kom tíðliga í hálvfemsunum og tá var ferðavinnuran ikki nær námin so organiserað sum hon er í dag so tí kanska hava tankarnir ikki mest sveima um hvussu ferðavinnan skal behandlast men tað bleiv so sett ein bólkur við ferðavinnuni eg haldi tað stendur í uppskotinum at tað er vinnuhúsið men men ferðavinnufelagið er jú partur av vinnuhúsinum so so tað hevur verið altso ferðavinnufelagið sum partur av vinnuhúsinum og taks og og landsstýrið og mann hevði so vónað at tey komu so til eina semju tað bleiv so gjørt eitt uppskot og ferðavinnufelagið var alt annað enn nøgt við tað uppskotið tað bleiv so viðgjørt víðari og tað sum nú liggur á borðinum er eitt slag av einari semju við ferðavinnuna og tað vil so siga at tá tað kemur til ferðaleiðarar so staðfestir hetta lógaruppskotið at tað skal tulkast sum tað var áðrenn broytti tulkan taks gjørdi jú tað at tær fóru at broyta tulkan men søgdu so at at nýggja tulkingin kemur ikki í gildi fyrr enn fyrsta januar ella hvat tað var ast tavil sig at mann fór at tulka upp á gamlan mátar í fleiri mánaðar aftan á at mann hevði gjørt eina nýggja tulking eg má siga at tað ljóðar ógvuliga rætt at gera viðvíkjandi ferðaleiðarum eitt er tað tað hevur verið so men eisini at ein ein ferðaleiðari hvørjum er hann upp ímótur um tað til dømis er ein ein ein busstúrur so kann tað ofta vera sjá førurin sum er ferðaleiðari tað er so emvigfrítt men um tað er ferðaleiðarin situr í stólinum við síðuna av jamen so kemur mvig altso tað ljóðar ikki heilt rætt og so hava vit jú sæð tey seinastu árini at tað eru nógv ferðaløv komið til føroyar við útlendskum ferðaleiðara og tað er sjálvandi heldur einki mvige av tí og um tey í útlendsku ferðaløgini ynsktu ein føroyskan ferðaleiðara so hevði tað kostað ein eyka rokning so tað er líkasum ikki heilt rímiligt so so tað at mann heldur fast við gomlu tulkingina um at tað er emvigfrítt tað javnstillar so kappingina tann stóra avbjóðingin tað vav viðvíkjandi ferðafólkaflutningi ferðafólkaflutningur hvat er tað upprunaliga ivist ikki í at tað sum mann hugsaði um ferðafólkaflutning tá tað var tær bussrutir sum vóru í landinum og tað vóru tær ferjur sum vóru í landinum men tað er so ræðuliga nógv hent síðan tá fara vit á sjógvin jamen so er er ein røð av sjóferðum bjóðaðar ferðafólki og so er so spurningurin tað at ein ein ein hevur eitt eitt skip sum hann siglir við ferðafólki til ávís ferðamál at at síggja er er tað ikki ferðafólkaflutningur eg vildi hildið ja altso tað er ruta út í mykines tað er ferðafólkaflutningur og og skuldi tað so hent at tað var ein túrur út í tindhólm so er tað neiaktia sama farleið hum bara øgiliga øgiliga nógv styttri men tað er at flyta ferðafólk so men hatta ger tað mann kemur inn í eina grásu hetta uppskotið sum semji gjørdi við ferðavinnufelagið sigur at tá tað kemur til sjógvin so er allur ferðafólkaflutningur undantikin eisini sjóferðir um tað er at síggja bjørgini ella tað er at fara í holir ella tað er hvat tað er men tað skal so síggjast í ljósinum av at tað at tað er frítt tað vil siga emvegfrítt so merkir tað at fyritøkan sum bjóðar hetta út ikki fær emvegei aftur av tí sum tey hava rindað altso so fyrá landskassan et eg ikki so so stórur missu sjálvandi uttan so tey gera tað øgiliga gott av olju og øllum tí sum ein ferðafólkabátur brúkar so fær hann einki envige aftur av tí so so fyritøkan sum siglir hon kemur at betala envig tað er bara spurningurin í hvørjum enda tá tað kemur til bussferðir so er tað verið eitt ivamál ferðafólkaflutningur hvat er tað altso at tað verður leiðaður ein bussur til gjáar er tað ferðafólkaflutningur eg vildi hildi ja men spurningurin er hvussu skal tað tulkast og tað sum so hetta uppskotið leggur upp til tað er at tá tað kemur so er ferðafólkaflutningur rutusamband tað vil siga bygdarleiðir og bussleiðin tað er stórsar tær báðar meðan annar bussflutningur verður mvg skyldugur og tað hevur verið eitt sindur ymiskt hvussu ið tað hevur verið verið tulkað og handfarið men við hesum verður tað so púra greitt at tæer bara rutu ferðirnar sum eru emveg skylduar men sum tað bleiv sagt frá ferðavinnufelagnum at tað er langt síðani byrja at selja ferðir longu fyri í næsta ár og tískil altso so brýtur mann inn í avtalur sum eru gjørdar við lóggávuni so tí er í hesum uppskotinum sett at hetta kemur í gildi mein da fyrsta septembur komandi ár ta vil siga at at so veit vinnan hvat er galdandi nú og hvat verðer galdandi tá á mann fer at selja víðari

tað sum hoyrir við til hesa søguna tað er altso nú kann mann spyrja hví ger mann mun á eini sjóferð og einari bussferð munurin er tann at um ein keypir eitt skip at sigla við ferðafólki tað eru nøkur av teimum í dag so eru tey í emvegfrí tá tey verða innflutt ella um tey soverða bygd meðan ein bussur sum kemur til landið altíð rindar emvg og hann rindar so kanska eivt stað trý hundrað og fýra hundrað túsund onkur inni eg veit sikkurt á lei men tað emvge er ein nokk so stór upphædd tá ið ein bussur kemur inn teir eru eitt sindur dýrir er tað summi sum ja og tað vil so siga at um bussferðirnar hesir leigutúrar sum eru við bussum vóru mvigfríar so hevði tað merkt at felagið ikki fekk mvigei aftur tað al keyp keyps mvigei men av tí at tað her verður sagt jamen tú skalt áleggja emvg á ferðafólkini jamen so kemur í emvigeroknskapin eisini keypsmvgei sum er hetta her trý fýra hundrað g fimm hundrað túsund krónur soleiðisnar at felagið betalir gjald av meir virðinum talsi av tí virðinum sum felagið far meira inn enn tað emvig skildut noyðist at keypa og betalafiri og tað er har ið tí munur á skipum og og bussum at at vissi ið tú segði tað var mvigfrítt leiðferðið við bussi jamen so hevði tað eisini merkt at keypsmvgi ikki kundi komi inn í roknskapin og tað hevði ikki verið rímiligt um vit samanbera við við flestu aðrar vinnur í føroyum meðan tað er ikki ein avbjóðing fyri skip tí tey eru sambært lógini vgso siga at at við hesari lógini so er tað púra greitt og eftir gjørt í í semju við ferðavinnufelagið mann hevur givið eitt gott skopbrá og mvegfrítøka merkir ikki at tað ikki verður goldið í emvig tað vil siga har tað er emvigfrítøka harfærsama fyritøku ikki emvig afturát tí teir heva keypt fyri so tað verður goldið í emvig í øllum av hesum vinnunum men eg trúgvi at við hesum so fáa vit tað greitt og við hesum hava vit eisini gjørt semju við ferðavinnuni so hetta er ett uppskot sum eg absolutt vil viðmæla at løgtingið
sinussen ger so væl takk fyri
frú forkvinna ja tað var ein drúgv frágreiðing um tær fyri nøkur eitt sindur fløktu ásetingarnar sum eru galdandi fyri mvg-frítt og mvg-skildu virksemi tá ið jørgen niclasen sigur at hendan lógin fær gildur frá fyrsta septembur hvussu er so við tulkingini altso hetta er jú eisini enn tann lógin kemur eisini sum eitt úrslit av at at tað taks hevur valt at tulka orð við seg enn tað sum ætlanin var í lógini hvussu so við tulkingini hjá tað hvar liggur hon inntil fyrsta septembur jókur niclasen ger so væl
ja eg má líka ná
greina teg segði sjálvur altso tað er tann parturin viðvíkjandi bussum sum kemur í gildi fyrsa septembur næsta ár tá tað kemur til ferðaleiðarar og sjóferðir og tað so so kemur tay gildi beinanvegin so so har er eingin ivi ømen nú skal eg ikki tosa vegna taks men sum eg havi skilt tað at tá ið løgtinginum viðgerð og væntandi samtykkir at frá fyrsa septembur næsta ár so er tað soleiðis so havi eg skilt tað so kemur taks at tulka tað sum tey hava tulkað tað herfráog fram til fyrsta septembur tí ellaði tað jú ikki givið meining at givið eit skopbrá viðse í í í skopbráið líkasum bleiv broytt allíkavæl so sum eg skilji tað so vil tað verða tulkað sum tað hevur verið tulkað fram til fyrsta septembur í næsta ár tá tað kemur til bussar og so er tað púra greitt hvussu tað skal tulkast tá ja takk næstur at røða
era tá er aksel willumsson johannesen ger so væl ja takk fyri frú forkunnugan
tantil viðgerðar ar eitt uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálnum um at gera nakrar broytingar í meirvirðisgjaldslógina og tað eru sum útgavspunkt finnar broytingar ella kanska tríggjar og tað snýr seg um ferðavinnuna tann eina broytingin er ati at ferðaleiðarar altso sum fara kanska út í hagan ella upp í fjøllini við við ferðafólkum ikki skulu vera ikki rinda emvige av tí tænastuni sum teir selja og ein onnur broyting er ati atvið bussar sum ikki eru í í ruth kunnu seta soleiðis mvigei hjá teimum og so er tað triðja broytingin tað er ati táð tú fert at at sigla við ferðafólki tað kann vera rundan um umm skúvoynna ella kalsoynna ella vestmannabjørgini so skal tú ikki rinda emvig av prísinum sum ferðafólkini betala fyri at vervið umborðaskiptinum øh tað eru høvuðsnum tær broytingarnar onkrar av teimum hava verið umsitnar soleiðis millum annað tá tað kemur til ferðaleiðarar men akkurátá tað kemur ov við bussinum men tá tað kemur til til til at tú fært eina útferð við einum báti sum ferðafólk sigla runt um oyggjarnar so hevur mann higartil goldið mvig sum eg skilji á lagnum men nú verðr tað ásett her at ðska vera emvig frítt eisini øh tað vil siga t tað koma trý undantøk inn í lógina afturat ella tvey undantøk inn í lógina afturat enn tað eru í dag har tað eru yvir tretivu undantøkur í lógini um meirvirðisgjald og nú segði undanfarni framsøgumaðuri hjá fólkafloktinum hjørgun niclasen at ati at vinnan fær eina rokning og tað er rætt visi tað er afturvirkandi kraft har mann sendir rokning út mvigrokning til nakrað sum hevur seltan tænastu ikki kravt emmig men so útganðspunkt er tað jú ikki ikki vinnan sum betalir emmig men brúkari tað vil siga vissi eg fari inn í fk og keypir fýrs krónur og til fýrs krónur andilin skal hava sum nakrar við hundrað krónur inn fyri frá mær og senda tjúgu krónur víðari til landskassan tann mátardi brúkar sum talu tað men tað sum vit halda í javnaðarflokkinum nú høvdu vit faktis eit upskot sa varð viðgjørt í gjár tað er ati at vit hava fleiri fleiri undantøk í neirvíkisgjaldslógini eg haldi tey tátta upp ímóti fjøruti í mun til atvit høvdirn ver heilt fá tá ið lógin komu kom fyri tretivu árum síðani og at tíðin er komin kanska til endurskoða mmg lógina og øll undantøkini okur sku hyggja eftir um eittt setur onnur onnur undantøk inn tí at tað er eingin ivi um at nógva s undantøkuni sumeg eru nú raka eisini vet kikm raka men te tey venda sær til til útlendsk ferðafólk sum sagt so er tað um tú fært eini leiðubil tá tað kemur til føroyar so vr leigubiltar að keypuravn ikki emmvg gtíer ka mann bíligari leiði untir gistur á hotelli ella kamping ella aðrastaðnis ta rytda tú held ikkií mig og fert tú nú ein túr í fjølltil føroysk fjøllin vað ferðaleiðari sum rinda tú heldii emvig ella fært tú góvun báti t hygja eti vestmannabjørg u skaheldiki inda emvig og tað er spurningurim tit soleiðis at vit skuldu leggja okkara politikk til rættis tí ferðapolitikkurin hjá okkum er í føroyum tað haldi a øll er samd um eisini vinnávn at vit skuldu ikki hava kvantitet men kvalitet taðvil siga ikki for nógv ferðafólk men hava ferðafólk lggjað pengar eftir sær í føroyum tí er at tey eisini eggja pengar etir sær í landskassan so kundi mann kanska um man fær taka pengar inn harbeint gera ha tað soleiðisat tað ber til kanska at lækka emvgei ella kanska heilt avtaka tað av gerandisvøru sum føroyski húsarahaldini keypa fyrst og fremst summ breyð og mjólk og frukt og grønmeti sum dømi øhsum eg skilji á lagnunum sjálvandi tá mann gera t særar broytingar hata gera tað arbeiði at fakfólkvið í politiska skipanin og sjn andsa eftir eisini tá honn fer at skanska strika okkurt undantak ella ma pe ikki heilt at strigga taa kog eisini siga sær fyri null prosent sind mær tíggju prosent í staðin fyri tey fimmogtjúgu sum er vanligt so evi vag sálvni eisini hyggja eftir kappingarførar hjá tey ymisku vinnunum og ikki minst tær sum er í kapping við við við umhoymin tað sum eg skilji á lanum til dømis havi eg hoyrt ikki stendur iki í uppskotinum meneg haldi eg havi annaðhvørt sæð ella hoyrt ella lisið tað í í miðlunum at tá tað kemur til ferðaleiðarar so er eitt ein eein orsøk til te av rímindulm t taka emveg tí at útlendskir ferðaleiðarar koma eisini føroyar við útlendskum ferðaløgum for rindur ikki eveg tí aert ein ójøvn kapping og tað dugi eg væl at skilja men spurningurin er tá ið mann nú kemur til kanska við ein lóg um gongdi haga og annað um ta ið stór útlendsk ferðaløg fara í ífjøllini í føroyum ella úti í náttúruna um tað ikki a vera krav at tey hava ein ferðaleiðara sum er búsetanir í føroyum eg hugsi eg bæði um aaltso fyri fyri at gagna føroyskum fyritøkum og føroyskum fólksmim ferðaleiðaran men eisini fyri trygdina eg veit ikumta e serliga trygd at ein ein ein ein ein spanióli ella ein svenskari ella hvat er skal fara út útí náttúruni í føroyum og kanska í uppi í fjøllini við ein stórum útlendskum ferðalagi sum ongantíð verið her fyrr og ikki kennir føroysku náttúruna oso framvegis so tað er nakað man eigar umhugsað tað er nokk í samband við gongdu haga ømálið at at tð itt er útlendsk ferðaløg so skulu tey hava ein ferðaleiðari sum er búserandi her og virkar her í føroyum vit fara sjálvandi at geva hesir málini góða viðgerð um honfer taka undir við tí ett sidur ivasamur um tí eg haldi at vit eru semju áttu at farað o endurskoðað alla mviglógina og hugt eftir hvørji av hesum undantøkunum eru veruliga neyðug og gagna føroyska samfelagnum og gagna føroysku føroyska fólkinum og kanska hyggja eftir undir onnur undantøk sum heldur eiga at seta inn í lógina takk fyri frú forkvina ja takk her nakrar viðmerkingar fyrst er tað
jóhannes joensen ja takk fyri frá forkunaí
tá teg hugsa um ferðavinnuna so hugsi eg um ati tað sum meiningin má vera tað er at vit fáa so nógvar pengar burtur úr tí vinnuni sum gjørligt og tað at teir pengarnir kumu liggja úti í teimum økjum har sum fólkuni arbeiða eg hugsi um nú snakkaði aksevel johannesen um ferðaleiðarar sjálvandi eiga útlendsku útlendskir ferðaleiðarar ikki at vinna pening í føroyum tað eiga føroyskir ferðaleiðar at gera pengarnir skulu liggja eftir í føroyum og ikki verða fraktaðir til útlandið aftur so tí skulu føroyingar stýra ferðavinnuni og føroyingar eiga at vera ferðaleiðari og hava bestu sømdir úti í økinum saman við teimum aktørunum sum eru har takk fyrija takk akselve johannesen ja eg havi eingin ivi um
av at
tann kemur við ferðavinnu og ferðavinnupolitikk so mugu vit ansa sjálvandi eg haldi at vit skulu hava ein ferðavinnu eg haldi at ferðavinnuna er fantastisk í tann mátan hon skaffar nógv størv og kanska serligt til tað unga ættarliðið og ikki minst at nógv úti á útoyggj og smáplássum føroyum kunnu fáa eina hjávinnu komtíð her á soleiðis mitt annað verða ferðaleiðarar og selja kaffi og breyð og pannukakur og hvat tey hugt at selja men vit mugu tryggja at pengar liggja eftir í føroyum og at vit hava ein ferðamenn sum ansar eftir okkara náttúru og okkara umhvørvi og tá skulu vit heldur hava altso færri ferðafólk sum betala betala nógvar pengar til at brúka nógvar pengar í føroyum enn at hava nógv ferðafólk sum ikki brúka so nógvar pengar í føroyum og kanska oyðis sleppa undan at betala avgjøld til landskasta sum vit føroyingar betala
frá forskriftini nú nevnir aksan johannesen at vera við
e aleiðarar tað skul vara føroyingar men veruleikini er tann at tú skalt verða føroyingur fyrr atviða ferðaleiðara í føroyum tá tú skal hava arbeiðsloysi arbeiðsloyvi í føroyum vit hoyra ofta um umútlendskar bussar sum koma hendan við fullari ferðafólki og viðunum hjá føro strangt tikið so er tað ikki loyvt tú skalt hava arbeiðsloyði loyvi í føroyum fyri at kunna arbeiða í føroyum at tað so kanska ikki altíð praktiserað tað er kanska ein annar spurningur men men sostarv eg lógin og og tí eiga vit bara at at fáa aðt virka takk fyri ja takk akselli johannesen
ja eg veit ikki heilt at um áhugmølt
kann helgi ababsen hevur sikkurt rætt mn eg tór ikkigja tað við se attaðsa arbeiðsloyvi nei í øllumførum het her ófatiliga órímiligt at at tað kemur eitt útlendsk ferðalag til mykines og fara út í út í uppi í haga sum onkur føroyingur eigur ella um tað er festujør ela hvat er og og tað er útreyskur ferðaleiðara sum krevur pengar fyri tað fyrst er tað bæði órýmiligt mntí eisini takan vit trygd at gera at fólk sum skulu standa fyri kum slíkum ferðum sum kanska slettis ikki kenna til føroyar og føroysku náttúruna á føroysku fjøllini tað kann eisini vera ein ávís vandi standast av tí ja takk jørgun niclasen ger so væl
ja frú forkvinna altso
javnaðarflokkurin er ikki góð við vinnuna tað hoyrdu vit týðiligt dømi um her nú var tað ferðavinnan sum mann skal eftir øhog javnaðarflokkurin vil einki hava við jarðaiðar at gera teir skuldu sleppa sær vekk men nú sagi javnaðarflokkurin hevi vit kunnu kradda nakrar pengar í landskassan vissi í privat ogn verður brúkt altso eitsindir hugburðurin eg eg g klári hann ikki ordiligt nú má eg so bara siga aksel johannesen klára fínt altso mann hevur misskilt tð tá ið aksel johannesensman segði fer at keypa eina vøru sum verður seld fyri fýrs krónur og so kom eg tjúgu krónur omaná altso tá hevur handilin keypt vøruna fyri trýss fimmogtrýss og hevu betalt kanska einar fimtan seytjan krónur í enveg árenn so hasar hundrað krónurnar sum aksel betalir har fara tríggjar krónur í landskassan eg veit ikki um hann hevur tað við í roknstykkinum hotellverisir ella tá tð sjóferðir visti ikki er á emvege á telverusinum jamen so fær mann heldur ikki envege aftur av øllum tí sum mann hevur keypt tað vil siga t taðja takk aksel johannesen ger sovælja takk fyri

frú forkvina og takk fyri viðmerkinnar jørgun niclasen eg veit ikki hvar eg vat fek tað frá eg segði vara ímóti øllum jarðaroyariu øðrum tað segði tvørturímóti eg segði sjálvandi skuldi teir vera við og samráða við tey tá mann eitt stórt útóst ferðalagi men útást ferðaleiðari kemur í teirra jørð ella teirra haga teir lígist ongum tá að kemur til vinnuna taðsm jørgun misskilur siga vara góður vinna tað er at tað er ikki vinna sum talar mmig tað er brúkar sum talur emvig hví skulu føroyingar tá teir far an handil at keypa klæðir ella mat rinda emvig sum so ferá víðari í landskassan men úttil est ferðafólk sum koma til føroyar skluikki inta mvig tað er tað sum eg haldi vil eia atsta spurnartekin við og taka eitt arbeiði upp og hyggja eftir um tað er mátin vit sklu skipa okært samfelag upá ella atvit skulu royna at gera gerandisdagin eitt sindur lættari hjá teimum sum búgva í føroyum heldur enn hjá teimum sum koma til føroyar at ferðast takk fyri jatakk næstur at røða er erhard
joensen ger so væl takk fyri
forkvinna øhetta snýr seg um nakrar nágreiningar ið skulu gerast í samband við hvussu lógin um meirviasgjald verður

eg haldi at tað er í hvussu sver við hesum lógaruppskotinum so verður tað so er tað greitt hvussu hon skal tulkast og so kann mann verða einigur ella óeinigr við akkurát hvussu mann sær uppá meirviðisgjald hvør skal rinda hvør skal ikki rinda men soleiðis sum tað ljóðaði ella so var so var ein av avargumentunum fyri at atáseta hvør skal rinda mvig kanska at vissu okur taka sjóferðirnar sum nú verða undantiknar meirvirðisgjaldinum so er tað tí at bátar ella vinnutóli shjálvt ikki skal ringda mvig tavil siga so skal so ræytt ferdig ger tað at mvig skal ikki rindast av tí vinnuliga virkseminum sum ma so útførir við tí bátinum tað haldi eg sjálvur er ein ein ein løgin ein løgin máti at at argumentera uppá og at gera lógina uppá tí mann skal fyrst og fremst spyrja er hetter vinnu ella er tað ikki ein vinna er hetta vinnuligt virksemi ella er tað ikki vinnuligt virksemi og so skulu okur hyggja eftir hvat ger tað við kappingarføri hvat ger tað við føroyska altso føroysku ferðavinnuna sum jú er í kapping við altjóða ferðavinnuna um okur hava meirvirðisgjald á akkurát hesum her vørunum til dømis sjóferðin útferðin ferðaleiðarin leiðtúrin til bussar og so víðari tað er tað er eitt meira prinsipielt kjak haldi eg í staðin fyri at hugsa ja sjálvandi okur vita tað at ferðafólk sum sum bukka inn á eitt hotell so ella so rinda tey eitt sindur av emvigi sjálvandi gera tey tað tí tí har verða vørur keyptar inn og og og og tað rindar tað rindar hotellið meirviðusgjald av sum teir ikkiso ikki fáa aftur tað vilsiga taðvilsiga so er tað brúkaran sum rinda tað emvigi tað tað fylgi eg gott men tað er meira tað prinsipiella í at mann mann hevur greinar sum skulu vera undantiknar í mun til allar aðrar vinnugreinar so sum hondverk tænastuvenur av av øðrum slagi og og so víðari tað er eitt meira prinsipiell viðgerð sum eg haldi er fult berættiga

og so kann mann diskutera um ja men ein sjóferð sumeitt eitt felag hevur valt sær sum vinnuveg skal tað verða undantikið meirvirðusgjaldi og tað verður tað so nágreinað nú at tað verður tað

hvussu ger mann aðrastaðni hvussu ger mann í teimum londunum sum okur kappast við er eru sovorðnar ferðir eru tær fríar fyri avgjald fyri mvig a tað veit eg ikki tað er nakað sum okur kunnu fara at kanna í fíggjarnevndini tá ið tær kemur til viðgerðar og tað sama við ferðaleiðaravirksemi við við við leiðibussa virksemi er tað mvigfrítt í í teimum londunum okur kappast við eg haldi at mann skal hyggja eitt sindur yvirskipað upp á tað eg eri nokk so samdir við akselve johannesen at ou skula hyggja eftir hvussu kunnu ferðafólkini sum okur vilja hava til føroyar betala sum mest í landskassan uttan at gera skipanir sum gera okum ikki kappingarføri tað eigur at vera aðalmálið við ásetingunum av mvig á ferðafólk og ferðaleiðari og ferðaog ferðavinnu virksemi í í heila takið

yvirskipasað so haldi at okur skuldu fáa lýst tey tingini í fíggjarnevndini soleiðis at okur taka eina støðu á á upplýstum grundarlagi og nú er hetta her uppskotið sniggað saman í í samráð við ferðavinnufelagið havi eg forstaðið og og sjálvandi sjálvandi skal tað tað men viðhvørt so mugu okur hyggja eftir hava ferðavinnufeløgini og okur sum gera lógur akkurát somu sama somu tilgongd til hetta her at hvussu fáa okur sum mest fyri dag og tað er nakað sum okur skulu taka og gera upp við okum sjálvar og tað er prinsipielt er tað ikki nakað sum ferðavinnufeløgini skulu avgera tað er nakað okur skulu avgera og tí haldi eg at málið er meira komplekst enn bara tað at siga t tað at hetta her ru nakar nágreiningar um at soleiðis soleiðis vilja okur hava at hetta ur verður umsitið hondtela tá okur gera lóggávu um mvig sum umhandlar ferðavinnunaspesifikt so eiga okur at taka diskussiónina við um okur skula nmeir eitt hvat fyri slag at ferðavinni skal mann hava skal mann hava kvantitiva ella kvalitativa ferðavinnu í føroyum og út frá tí valinum skal mann gera lóggávuna visti mann sigur tað ok skulda hava kvantitet ot skula bara hava alt til føroyar sum sum klárar at keypa eina bilett og skal hava eina bíliga ferð og tað skal næstan einki kosta jamen so skulu okur gera lóggávuna út frá tí vilj okur hava kvalitativa ferðavinnu hvar ið mann sigur okur vilja hava eitt ferri tal men sum leggja meir eftir seg jamen so skul ekur leggja

tað veit ikki um onnur lond hugsa soleiðis men í hvussu fer so hugsi eg soleiðis og tað verður við tí tilgongdini at eg fari at at viðgera hetta her í fíggjarnevndini ikki har við sagt at eg eri ímóti hesum her uppskotunum tí visti tað er soleiðis at at ferðavinna í heila tikið er undantikið meirvirðisgjald í okara grannalondum og har sum og í teimum londum hvar ið okur kappast við jamen sumokur taka støðu til tað sum okur taka sum oku hava tað við í í okra yvirvegisum tá ð ið okur gera ella snikka lógina saman

visti mann setir hetta her líkasum í relf til aðrar vinnur tað var ofta ja millum annað jørgun niclasen segði ja men í sambandi við at at aksel ver johannesen hevði nakrar spurningar at ja so er mann ímóti vinnuni nei mann er ikki ímóti vinnuni fyri tí man setir nakrar spurningar og fyri tí at mann vil hava hava nágreinað nøkur ting og og diskutera nøkur ting ígjøgnum tí tað er altso ikki vinnan í hesum førinum tá ið tú skal rokna emvig av eina tænastu sum betalir meirviðsgjaldið tað er brúkara tað er kundin

so hetta er ikki bara ein nágreining men hetta er eisini ein nágreining sum inniheldur nógv onnur prinsipiell ting sum okur eisini eiga at viðgera í fíggjarnevndini áðrenn okur koyra hetta her út aftur aftur takk fyri ja takk fyri næstur at røða
tað er páll á reyna dúgvu ger so væl takk fyri forkvøðnan
tað kann tykjast eitt sindur løgið at tað var fólkaflokkurin sum kom við viglóggávuni eitt sinni tá ið mann hugsar um hvussu nógva orkufólkaflokkurin hevður brúkt upp á at royna at gera undantøk í hesi somu mvig generellu mviglóggávu sum teir komu við og sjálvandi í dag má mann bara ásanna at mvig er ein sara mikil partur av skatta avgjaldsgrundarlagnum hjá samfelagnum minnisrættso eru mvig samlað við emviginntøkurnar hjá hjá landskassanunum tátta tær í eina milliard krónur um árið so tað sigur seg sjálvt at hetta hevur fingið ein sera stóran týdning undir tí dagliga samfelagsrakstrinum í spurningurin er hvussu langt vit skulu blíva við at fara út eftir eftir hesari ásuni har sum vit gera undantøk í emvigskyldini hetta her uppskotið er kanska ikki tað mest kollveltandi í mun til ta generellu skipanina eg eri samdur við jørgun niclasen og og teimum sum hava sagt at hetta í høvuðsheitum er ein er ein nágreining í mun til tær tær tær ógreiðir sum eru um um um mvigskyldu í sambandi við partar av av ferðavinnuvirkseminum í landinum og tað er avgjørt at at gleðast um at mann roynir at fáa nágreinar tað soleiðis at tey sum eru aktørar økinum at tey ikki eru í iva um um hendan her tænastan sum tey nú veita í dag um hon er mvigskyldu ella ikki tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið og gott at vit royna at fáa greiða av tí men samstundis seta tað eisini tann størra spurninguin í í okkurt perspektiv hvussu hvussu langt á leið skulu vit fara við mvigundantøkunum og eg haldi eisini at spurningurin sum aksel ve johannesen reisti í sínari framsøgurøðu er viðkomandi at lu skulu vit innan ferðavinnuna sum í stóran mun er mvigfrí kann mann gott siga ella ferðavinnuvirksemi er emvigfrítt skulu vit skulu vit sansa upp á at hava ferðafólk í føroyum undir teimum treytunum at tey sleppa so bíligt ella so lætt ella so laðarliga sum yvirhøvur gjørligt mvigundantøkini í samband við gistingar tey vóru nokk upprunaliga ætlað at vera okkurt slag av lættað ella stimbran undir at fáa fleiri føroyingar neir áa a fáa leiri útlendingar at koma til føroya at gista nú er tað nokk vent nokk so nógv í holini í mun til ta upprunaligu ætlanina og tí er spurningurin um vit skulu heldur fara at tátta í og og og gera sumt av tí sum í dag er emvigfrítt at gera tað emvige skyldut ella um vit framhaldandi skulu fara longri út eftir tí ásini sum sigur at at vit skuldu gera meira og meiri í mvig frítt tað er ein nokk so prinsipiell diskussión

hann var nokk ein av hasum skipanum sum sum stinga seg upp sum upprunaligur ætlað sum ein ein ein góðgerð ela ein vælgerð ímóti einum einum spírandi umhvørvi har sum mann roynir at lætta um ella royna at gera byrjanina betri men men so síggja tað so tá ið mann líkasum er komin upp á upp á slatt ella fingið vinnur at at rigga so hava vitog tað er eisini galdandi fyri okum øll onnur ikki bara fólkaflokki so hava vit lyndi til ati at halda fast um tær serskipanirnar sum vit gera heldur enn at siga vaska at nú er nú er fuglurin flogin nú nú eiga veingirnar at bera nú gera t tað sum var eitt ein eitt lættandi undantak til eina eina varandi skipan sum er javnsett við við aðrðarvinnu tað er ein góður spurningur hvat er tað rætta at gera hvit kunnu vit kunnu fara báðar vegir og eg haldi núiki hetta er t ii ikki tað allarstørsta økið har sum vit kunnu framhaldandi gera undantøk í mun til emvigeskyldu so eg eri ikki so sannførdur um at hetta her er er tað sum sum endaliga niðurbrýtur emvigeskipanina ella prinsippi í samlaðu emvigskipanini men men vísir tað at allir lættar sum vit gera í emvigskipanini tað ger tað at inntøkugrundarlagið hjá landinum tað minkar tað er einki at snakka um tað tað er tað o so er bara spurningur um vit um vit ikki áttu at havt eitt meira kant man siga eitt meira kalla aðalorðaskifti um hesi viðurskiftini um um týdningin av mviginntøkuni hjá samfelagnum um um tað er farið í tað ætt sum vit ætlaðu okum sum skipan ella um vit kundu hugsað okkum onkrar aðrar skipanir tá ið tað snýr seg um at at útviða samfelagnum pengar til tann dagliga rakstrin akkrát ferðavinnan er eitt sindur sjáldsamdur leita vit út í onnur lond so so upplivir tú bæði at fáa dagskatt og á á gistingum og og so framvegis fer tú til spanian til dømis so e so er ikki óvanligt at tú skal rinda eitt eitt náttargjald fyri hvønn persón sum er har og so framvegis so harafturat eru hjá summum sum leggja umhvørvis beinleiðis umhvørvisskatt á flogfeløgini leggja kanska oljugjald á og so framvegis so tað kann kanska virka løgið visu vit

hjá okum bara snýr seg um at royna at sleppa ferðafólkunum tí hetta er jú ferðafólkini tað snýr ikki veitararnir sum skulu rinda hentan skattin mvmvigparturin her er altso tað r tað er brúkarin sum sum sum skal rinda tað tann sum er tann sum er turaoperatørur ella skal bara krevja tað inn og og taka sær av tí partinum meðan men tað er altso brúkarin sum skal gjalda ella rinda fyri tað og tí kann tað vera itt sindur løgið a skulu vit skulu vit flyta okkum tann vegin at at vit gera tað so so bíligt sum gjørligt fyri ferðafólk í føroyum ella hava vit kanska eina ambissión um at at lata inntøkurnar vaksa inntøkugrundarlagið sum kemur frá ferðavinnuni lata tað gerast ein størri part av tí føroyska samfelagnum altso føroyar eru so mikið eksklosivar sum sum sum uppliving sum náttúruog uppliving at at eg haldi ikki at vit hava nakrar orsøk til at selja føroyar bíliga tvørturímóti frú forkvina so haldi eg at vit skulu royna at selja føroyar so dýrt sum yvirhøvur gjørligt tí hetta er sanniliga nakað heilt eksplosift og bara tað at ganga í tí føroyska lendinum er so mikið eksplusift at tað tolir ikki at vit hava alt ov nógv fólkipen tað er ógvuliga natúrligar kvantitetsavmarkingar í mun til hvat í føroyskt lendið ber av av ferðandi og tí er týdningarmikið haldi eisini at vit hava okkum tað fyri eyga at vit royna at skrúva tey ferðavinnutilboðini saman sjálvandi so góð so so so so kvalitet sterkt sum sum gjørligt men at vit eisini hava eitt greitt fokus sum er at vit skulu hava so nógvar pengar inn sum gjørligt tí hetta skal jú vera til at at ríka okkara land samla bæði vinnuna men eisini landskassan so so so tað haldi eg tann diskussiónin hon hon er kanska eitt sindur fráverandi at vit siga hvat er hvat er tað sum vit í veruleikanum ynskja við hesin her eg skilji væl internsiónina sum gangi út frá ta jørgun niclasen távarðandi lanstýrismaður sum hevur fyrireikað fyrareikað helta lógaruppskoti sum uni rasmussen nú vara og eg skilji eisini væl tað at mann roynir at fáa tey viðurskiftini nágreinar men ein læðrastaðni so blívur tað ein spurningur um hvussu langt skulu vit fara í royndini at at at nágreina og har vit gera gera mvig undantøk spurningurin er um vit ikki eisini ofta tikið tað størri sjónum upp altso hvat hava vit hvussu hugsa vit at hendan her mvigskipan skal virka framyvir og hvønn skal hon fevna um so eg heilsi eisini einari viðgerð í í fíggjarnevndini kærkomnari og vóni eisini at at formaðurin fer at royna at skapa formaðurn fíggjarnevndini fer at royna at skapa rúm fyri at at vit fáa eisini viðgjørt tann tann prinsipiella spurningin í samband vi hetta málið takk fyri
ger so væl frú forkvinna
so tað ljóðar frá summum sum sum mann hevur misskilt uppskotið altso hetta uppskotið kemur ikki við fleiri undantøkum altso hetta uppskotið leggur mvg á ting sum ikki hava veri emvig á bussferðir í semju við ferðavinnuna tavisja her leggja vit meira emvig á eisini útlendsk ferðafólk og við hesum verður tað eisini nágreinað at tá ið tað er er matur altso ferðafólk sum koma til føroyar nokk mest pengar brúka tey á matstøvu tað er emvegskyldigt og við hesum hugsar mann um sjóferðir altso ofta er matur við einari sjóferð tað er emvegeskyldigt ð tá ið hetta her er samtykt so so fyri at tað ikki skal skal vera misskiljingur um tað hetta uppskotið áleggur faktiskt emveg har tað ikki hevur verið frammanundan h nú at tosað øgiligt um hotellverusir men tað er útleiðing av fastogn og tað vil siga um tað er eina íbúð ella tað er eitt hús o leiðar ella tað erja takk pálla reynatúgvu ger sovæ
takk fyri forkunnan
freist teg at siga jógur niclasen hevur nógv betri innilit í mvg-viðurskiftir enn undirritaði hevur lat ongan iva vera um tað men men sum eg eisini segði í mínari røðu so haldi eg tað er ógreið viðurskifti so tað øgiliga er gott at vit fáa tey nágreinari so tað ikki er nakað ivamál men men eg haldi samstundis eisini at at spurningurin um um mvg-frítøku er áhugaverdur tí tað at í síðsta enda verður tað ein spurningur um at ger mann mun á á borgarum í samfelagsviðursjóttum sum vit øll skuldu verið líka fyri lógini takk fyri ja takk næstur at røða er biljustig
vinsen ger so rætt takk fyri hann formaður nei frú forkvinnu
visu vit hyggja eit lítið sindur yvirskipað at tí so er høvuðsreglan tann at ferðavinnan hevur somu effekt á okkara búskap sum útflutningur ferðafólk koma til føroyar við nýggjum pengum við fremmandum valluta visu vit hugsa um útflutningin so verður mvg ikki lagt á útflutning í føroyskum høpi tær risastóru alufyritøkurnar og uppsjóvarfyritøkurnar sum keypa eina rúgvu av tilfari og vørum í føroyum tær fáa alt emvig aftur frá landskassanum men tær betala ikki eitt oyra í søluemvig tí tað er útflutningur

tá føroyingar ferðast uttanlands til dømis keypa klæðir og ísinkramm í til dømis 5ilezocjøpunhavn so er nokk so vanligt tá ið mann fer heim aftur til føroyar so fer man forbí skransking hjá glópólbluð í kastrup og har kanst tú fáa mvigi aftur av tí sum tú hevur keypt av teimum vørum sum sum tú hevur við tær til føroyar tí at tað er útflutningur úr danmark til føroyar tað sum tú keypir tað sama er galdandi tá ið ferðafólk í føroyum keypa til dømis frá guðrum og guðrum ella mikalinaglasi ella annað og tey taka tað við sær av landinum so kunnu tey fáa eitt dempul og fáa vøruna fáa mvigi aftur frá landinum tí tað er útflutningur høvuðsreglan er at ferðavinna hevur sama status sum útflutningur tað vil siga ferðafólk koma til føroyar við fremmandum váluta up á sama máta sum tá ið vit útflyta laks so fáa vit pengar í staðin fyri fremmandanvaluta inn í landið og tað tykist fyri mær sum at tann høvuðsreglan er við at vikna serliga hjá javnaðarflokkinum tað tykist sum javnaðarflokkurin í sínum sínari ekstremt populistisku boblu sum hann hevur verið í nú í einum tvey ár hvar ið mann bara roynir at tosa fólkið eftir munninum og eisini í málum sum í veruleikanum slett ikki hanga saman logiskt roynir mann at tosa veljarar eftir munninum og roynir at fáa fleiri og fleiri veljarar við upp á hesa her populistisku boblina so er mann við at slaka upp á nøkur øgiliga grundleggjandi ting sum hava týdning fyri okkara búskap tí fara vit at gera øðrvísi enn onnur lond tá ið tað kemur til ferðavinnu og fara vit at leggja mvig á vørur og tænastur sum í øðrum londum mann ikki ger og p á tann mátan onkursvegna gera okkum inn á tær samtyktir sum mann sum lond hava sína millum um ferðafólk so kemur tað at kosta í hinum endanum og hvar kemur tað at kosta visu vit fara at gera ferðavinna dýrari fyri ferðafólk og fara at leggja fleiri fleiri gjøld á tí sum javnaðarflokkurin sigur tað skal vera bíligari hjá føroyingum at keypa mjólk og breyð hvør kemur atbetala prísin jú tað verða í grundini tey fólkini sum í dag arbeiða í ferðavinnuni kring landið og eg giti at nógv av teimum eru javnaðarfólk tað eru ung fólk kring landið sum fáa parttíðarstørv við fólk við ja s javnaðarflokkurin hevði kallað tað fyrr arbeiðs og verkamaðurin sum hava arbeiði innan fyri ferðavinnuna tí tú skalt ikki hava langar og miðallangar útbúgvingar fyri at vera ferðaleiðari til dømis ella til at vera luttakari í ferðavinnuni ofta er tað tímabaserað størv tað kemur at raka tey størvini vissu vit fylgja logikkinum hjá javnaðarflokkinum um at ú nú skal ferðavinnan vera tann sum skal fáa rokning allastaðni har sum ferðavinnan er og tað haldi eg er skilaleyst ferðafólk gjalda tað sama sum føroyingar í egnum landi og tey gjalda mvig av øllum teimum vørum sum tey brúka tá ið tey er í føroyum alltann maturin sum tey eta og tað sum tey drekka har gjalda tey mvig tá ið tey leiga bilar so gjalda tey mvig av leiðubilum allastaðni og afturat so leggur mann í grundini í hesum uppskotunum eitt mvig afturat sum ikki verður frammanundan nemliga á á bussflutning eg haldi vit skulu ansa eftir ikki at fara for hart úti eftir hesum tangentunum tí at hetta er í grundini ein øgiliga stórur vinningur fyri føroyska samfelagið at vit hava góð viðurskifti fyri ferðafólk og at vit kunnu draga ferðafólk til landið og at vit kunnu verða kappingarfør á nógvum parametrum tí at vit og føra okkum nøkuluunda líka sum onnur lond tað er ein vinningur fyri landið at fáa so nógvan fremmandvaluta inn í landið tá ei mann so tosar um til dømis hotellkømur sum eru mvigfrí so haldi at jørgun niclasen hevði eina øgiliga góða viðmerking hann situr útleiga av fastogn og tað eru øgiliga nógvir føroyingar sum fáa eina eyka inntøku við u av fastogn skal mann leggja mvig á útlendsk ferðafólk so skal mann jú gera tað generelt tú kanst ikki hava ógenerellar skipanir tú kanst ikki sortera í millum fólk og tí má mann rokna við at tey sum í dag leiga út vissi tað verður sum javnaðarflokkurin ynskir at mann skal leggja emvig á ferðafólk at so skulu øll tey sum í dag leiga út eina fasta ogn eisini gjalda mvig av sínari útlei so skulu tey verða skrásett sum mvigskyldu tað verður stuttligt at síggja um javnaðarflokkurin ynskir at føra tað allan vegin út má má eisini minnast til at tað eru tvær síður av einum emmvigroknskapi tað eru keypsemvig og til søluemvig og tey sum í dag leiga út uttan emvig tey fáa ikki keypsemvig aftur av tí av teimum íløgum og av tí keypi sum er knýtt at tí virkseminum tað vil siga at munurin ímillum tað at leggja emveg á ta søluna av gistingarhúsum sum í dag ikki er og ikki at gera tað hann blívur ikki so ræðiliga stórur tí tá letur tú eisini upp fyri tí sum eitur keypsmvig á tí økinum

sum aksel johannesa var inni á í sínari sum sum í veruleikanum ikki hongur saman logiskt og sum mann bara roynir at gykla fólki fyri at mann hevur eina uppskrift upp á hvussu mann kann bjóða bíligari breyð og mjólk til føroyingar við at útlendingar gjalda ta roknstykkið hongur ikki saman vissi tú fert í holt við at seta niður at rokna tað út so lat okkum gloyma alt um tað
jørgun niclasen fyrst ger so væl ø harra formaður
fárhaso ferðavinnan er nokk ein ein blómandi vinna var tað áðrenn men hevur fingið hetta alvorlig bakkast og nú hevur møguleika at koma upp aftur ferðavinnan er sannsýnivís tann vinnan í føroyum sum hevur størst potensialur og so hoyra vit sosialistarnar altso eisini tey undir í gjøldum tí tað bara útlendingar sum betala og tað er í lagi at vera rasist so leingi tað eru útlendingar móti føroyingum altso vita tey ikki av at vit stu hækka prísir so plaga sølan at minka tað vil siga tað at hetta her veldi ein vegeitar tile fa inn frá útlendingum tað verður av nullkrónum og tí gevur null krónur og tískil null krónur til alt annað altso vit hava eina vinnu ferðavinnan leggur er normt eftirsitað tað er størsta vinnupotensjalið vit eiga tí øll onnur ting hava vit troytt fult út mestsum og og tí ræður um at verja um hetta potensialið
fullkomiliga samdí
fjm hjørgun niclasen hetta er eitt veldigt vinnupotensiali og vit hava í so langa tíð snakkað um at føroyski búskapurin skal hava fleiri bein at standa á og áðrenn korona kom var ferðavinnan veruliga tað eina beinið afturat sum hevði hevði fingið fast undir føti kunnu vit siga og tí haldi eg tað eri tað er øgiliga populistiskt at siga tað at ú nú snú skulu vit bara hava rík ferðafólk og tey skulu gjalda eina rúgvu av pengum altso rík ferðafólk eru her forvegin og tey gjalda eina rúgvu av pengum í forvegin tí er tí hongur tað ikki saman at siga tað at at vit vit skulu leggja størri og dýrari gjøld á fyri útlendsk ferðafólk tí tey betala longu tað sum tað kostar har og og keypa tey luksus tilboðini sum eisini finnast á marknaðinum í føroyum men vit hava eisini brúk fyri einari ferðavinnu fyri vanlig fólk tað er har í tað stóra talið og tað stóra potensialið eisini finst vit skulu bara syrgja fyri at skipa tað altso gongd í haga og annað tað r tað er ein føroyskur ein føroysk avbjóðing sum vit bara skulu syrgja fyri at blíva samd um og skipa tað ordiligt so hava vit eisini tað ta inntøkugrundarlagið at at standa á aformaður
eg haldi at okur skulu
leggja okra lóggávu á linju við hvussu ið okara kappingarneytar hava sína lógávu okur skuldu hava sirka somu lóggávu innan fyri tá ið okur tosa avgjøld á ferðafólk ella á ferðavinnu sum mann hevur í okra grannalondum og har sum tey longdini sum okur kappast við tað er líkasum har sum ta tað var mín argumentatión at okur skulu ikki siga tað at alt skal vera mvigfrítt í føroyum bara tí tað skal vera emvigfrítt okur skulu vera kappingarfør men hava nøkulunda somu reglur sum onnur hava tað var míni mín innfalsvinkul til akkurát hetta her við mvig á ferðavinni og um um tað so eri sjálvandi verður tað altíð ein kombinatión av vælhavandi og minni vvandi ferðafólki til føroyar men men grundleggjandi so mugu okur abilljustinsen takk fyri hara formaður
ja eg haldi at
tað er ógvuliga skilagott at halda nøkulunda somu treytir sum onnur hava og so vítt sum eg havi øgivið mær far um so haldi eg ati tær flestu ásetingarnar sum eru í emvigelógini tær eru komnar úr onkrum og ikki minst tí at mann hevur gjørt soleiðisnar í øðrum londum mann hevur brúkt tað sum fyrimynd og eg haldi tað kann vera áhugavert tá ið vit fara at viðgera efta her málið í fíggjarnevndini at fáa eitt sindur meirai innlit í um tað eru stórur munur á hvussu vit skatta í føroyum ferðafólk og hvussu onnur gera tað eri eg samdur við erhard joensen í takk fyri næstu røðari er bjarni
kárason petersen ger so væl takk fyri
harra formaður hetta her er eitt lógaruppskot frá landstýrismanninum í ífíggjarmálum sum sum er nakrar nágreiningar og nakrar broytingar í meirvirðisgjaldslógini tað er millum annað ein nágreining av hvat fyri slag av fólkaflutningi er avgjaldsfrøðir so er tað eisini hendan her staðfestingin av at virksemið sum ferðaleiðari er avgjaldsfrítt og tað er nakað sum sum undirritaði hevur gjørt vart við nakrar ferðir millum annað sendi sendi eg eini fyrispurning til undanfarna landsstýrismann í fíggjarmálinum um hettar her tá ið taks valdi at gera eina aðra niðurstøðu um tulkingarsiðvenjuna innan fyri ferðaleiðaravirksemið um tað skuldi vera avgjaldsfrítt ella ikki tá kom ma til niðurstøðuna tað skuldi mann og tað helt eg ikki vera var serliga gott øhh og tað sær út til nú at mann ætlar at staðfesta at tað er avgjaldsfrítt og tað haldi eg er ordiliga gott øh sjálvandi mann kann gott tosa ordiliga yvirskipað og fara og tosa um hvat hvat skal hvat fyri leiklut hevur mvig altso sum skatta instrument hvat skal tað brúkast til skal tað vera ein skattainntøka til til okkum at brúka upp á vælferð og annað skal tað verða til at betra um ella versna um kappingarføri hjá ávísum vinnum og bransjum tað kann vera eitt sindur farligt sporð at fara úteftir men eg haldi eisini at tað veldst eitt sindur um vissi ein vinna er í uppstarvsfasini og hevur brúk fyri eitt sindur linari treytir at virka undir til dømis tá ið mann í undanfarni samgongu gjørdi hesi her íverksetara feløgini tað var onkursvegna fyri at gera tað lættari at byrja og tá ið mann so hevur etabilerað seg jamen tá kann mann byrja at betala eitt sindur av skatti tá ið tað er betri grundarlag fyri tí og so framvegis eitt sindur up á sama máta hugsi eg um tað viðvíkjandi enveg at vit vilja gjarna insentivera tað vinnuliga virksemið sum er í uppstarvsfalsuni soleiðis at tað verður eitt sindur lættari og raksturin men at mann tá ið tá ið vinnan blívur meira etabilerað og tað byrjar at koma eitt sinur av pengum inn inn inn í fyritøkurnar tá kann mann kanska spakuliga skrúva upp aftur og so betala tey tað emvig sum tey í gásareygum eiga at betala so men men tað er sjálvandi farligt at at at emviglógin yvirhøvur er tí at so kann mann frá degi til dagsskrúva upp og niður upp á hvat mann sjálvur heldur vera týdningarmikið tað kanska eitt tað mest aktuella dømi er at javnaðarflokkurin nú er farin í eina kampanju har sum mann sigur at nú skulu ferðaleiðarar betala nei nú skulu ferðafólk betala eina rúgvu inn til kassan og og so so skal mann ikki betala líka nógv fyri mjólk og breyð og hvørt á sínum nakað sum eg haldi egentiliga er eitt sindur eg veit ikki bíligt tað r ein logthangandi frukt tað er eingin sum er ósamdur við at betala minni fyri mjólk og breyð men tað tað ignorerar eitt sindur at tingini skulu hanga saman og harafturaaft haldi eg tað skapar eina óneyðuga spjaðing í millum heimabúgvandi føroyingar og ferðafólk altso onkursvegna at føroyingurin er fyri vannbýti í mun til ferðafólki tað haldi ikki er ein røtt útlegging orsøkin til at mann vil gera tað lynnligt fyri fyri fyri ferðavinnuna og og matstovuvinnuna og hotelvinnuna tað er tí at vit viðurkenna tað er ein tørvur á at vera kappingarførur í vinnuni tí tey kappast ikki serliga nógv innanhýsis tað gera tey eisini ðúg men tey kappast við okkara grannalond um at fáa hesi ferðafólkiniður til og til tað krevst at mann hevur ein prís sum er kappingarførur og at mann hevur eina tænastu sum er kappingarfør og eitt úrval sum er kappingarført ov áhugavert tí haldi eg at mann kann gott loyva sær at skrúva upp og niður up á tey skatta instrumentini sum vit nú einaferð hava hava ræði á til at gera vinnuna meira kappingarføra og har kann mveg gott vera ein partur av tí øh sum sagt so haldi eg ati at tað tað krevst kanska eina meira prinsipiell diskussión av hvat fyri leiklut meirviðsgjald skal hava í samfelagnum altso vissu mann kann fara út og vissi mann sjálvur rógvur kajakk so sigu meðan kajakkir skulu vera mvigfríar altso tað blívur eitt sindur til vildarligt hvat liggur til grund fyri nær mann setir á morviðisgjald á so tað haldi eg mann eigur at hava nøkur undirligjandi prinsippur at at at stýra eftir øh men eg haldi at tað er ordiliga gott at mann hevur at mann vil gjarna staðfesta hetta her við at ferðaleiðaravirksemið er avgjaldsfríkt tað er nakað sum summ sum undirritaði ella sum sum framsókn hevur gjørt nakað gjørt eitt sindur burturúr og gjørt vart við øh og eg eri glaður fyri at at mann ætlar at staðfesta tað at tað verður avgjaldsfrost líkasum hevu líka sum tað hevur verið galdandi praksis øh tað var fyri sovið tað sum eg hevgi at siga til hetta her lógaruppskotið sum úrgangsstøði haldi eg hetta virkar sum eitt eitt fínt uppskot legge kanska upp til nakar nokk so grundleggjandi diskussiónir um um um mvg øhmen soleiðis sum hetta sær út so so kann g ikki annað við gera annað enn at vera positivur yvir fyri tí takk fyri harra formaður
ja takk fyri harra formaður ferðavinnan hunni
hevur sjálvandi sum øll vitað at verið í stórum blóma í nógv ár men her hevur eisini nú verið í tungu sjógvi orsakað av korona og tí siti eit sindur við sáma spurningin sum bjarni kárasum petersen um hetta her altso hví skal mann nú fara líkasumeftir ferðavinnuni altso hon veriðr í tung sjógvi nú skal ha líkasum til reisa seg aftur og hví skal han fara eftir henni eitt er tað at tað er verið nokk so sjálvsagt hjá nøkrum flokkunum at vara eftir fiskivinnu alivinni men hví skal mann nú eisini eftir ferðavinnuni hví sukan hn ik lata oku hana fáa fræg av at blomstra og so er tað soleiðis sær at fólk skulu fá ágóðar tað kann mann altíð finnaupp á onkra aðrar mátara hví skal an fara eftir ferðavinnuni og teimum fólkunum sum arbeiða harbeint takkfyriharaformaðurbjarni karason
takk fyri harra formaður ja tað er
tað er eini egendliga stuttliga eygleiðing sum beibeini ohannesen kemur við tí at mann mann vil jú nakrir flokkar sum til dømis kritisera hett her við ferðavinnuna tað er teir somu flokkarnir sum tosa um at vit skulu hava fleiri beina at standa á at vit skulu hava meira inntøkur frá vinnuni og í tí sambandi so kann mann siga at ferðavinnan er eitt upplagt ella eitt upplagt vinnuøki sum mann kann dyrka til at fáa inntøkur aðrastaðni frá altso tað er ein ávíst framleiðsla tí tú eksporterar egentiliga tænastur øh og tað haldi eg at mann skal bjóða so hjartaliga vælkomið tí at føroyski búskapurin er viðbrekin vit hava ikki so nógv beinan at standa á men alivinnan og fiskivinnan og ferðavinnan eru kanska tey mest týðandi h men tað eru eisini aðrar branskir sum mann kundi farið í holt við altso til dømis eg veit at mann tosar nógv um tað grøna orkuskifti men eg haldi til dømis eisini at at oljuvinnan kann vera ein inntøka men tað giti eg eisini at tey somu sum vilja hava ein meira fjølbroyttan búskapur ímóti takk fyri jakso er tað landsstýrismaðurin
sum fær orðið uni rasmussen ger so væl takk fyri
ja eg helt faktiskt at tað var eitt nokk so einkult mál at mann vil præsisera nøkur ting fáa ivamál burtur sum taks hevur arbeitt við og tað er serliga tað er við ferðaleiðaranum og og so eisini tað er við ferðafólkaflutningi men sjálvandi tá ið mann kemur inn á tístingini so blívur tað nokk so nógv mvg sum er uppjuvendur men sjálvur haldi eg ikki at tíðin er tann rætta at fara at leggja mvg á hotellkømur og fara tann veginaksarlið johannesen haldi eg fær tað ljóða øgiliga einkult at mann hevur eitt kamar sum kostar túsund krónur ja men mann koyrir tvey hundrað og hálvtrýss krónur uppá og tað er tað so einkult er eitt sovorðið rótstikið sjálvandi ikki tí at mann veit ikki hvat vil ferðafólki betala í eina tikið tá tey koma til føroyar hesar tvey hundrað og hálvtrýss krónurnar eyka per nátt verður tað eyka upp á kamarið ella verður tað neyðugt hjá hotellinum at lækka prísin lækka síni innkenning ella ein annar partur kann eisini vera vissu ferðafólki má betala hesar tvey hundrað og hálvtrýss krónurnar eyka har brúka tey so tær tvey hundrað og hálvtrýss krónurnar minni onkra aðrastaðnis sum hava aðrar inntøkur til landskassan við sær so tað blívur ikki so einkult sum sum eg haldi akselu johannesen fær tað ljóðað sum men eg haldi at hetta her uppskotið er er eitt gott uppskot og eg mæli gudsur til at mann fær hesi tingini upp á pláss og sum eg skilti bjarnakára sum petersen so haldi eg eisini at hann var samdur í tí at at her vóru ting sum vóru góð at fáa upp á pláss sum hava verið ivasom í forvegin so eg haldi at eg havi ikki so nógv meira at leggja afturat her jørgen niclasen greiddi haldi eg væl frá hvussu hatta var við ferðavinnuni og hvussu hatta var við amigunum við bussum og tann vegin runt eisini takk fyri ja takk fyri tað eru ikki nøkur viðmerking
so tí ikki heldur ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið her tað fer tað verður beint í fíggjarnevnd til víðaríkið so koma vit til løgtingsmál nummar hundrað og trý tað er uppskotið í løgtingslógum at endurnýggja asfaltverk og skerverk hjá landsverki og vit skulu hava framsøgufólk jørgen niclasen fyri fólkaflokkin páll á reyna túgvu fyri tjóðveldi erhard joensen fyri sambandi sambandsflokkin henrik gold fyri jflokkin billum stynussen fyri miðflokkin og ruth vang fyri framsóknin so fór jørgen niklas eina ár í fyrstu
lat meg byrja við tí góða partinum av hesum uppskotinum og og tann góðu parturin í hesum uppskotinum tað er at hetta er fíggjað ella við øðrum orðum sjálvsfíggjað tað er tann góður parturin av tí tí hin parturin at vit hava havt skervverk á trimum støðum sow tveit sum hava verið í rættiliga ringum standi ug mann hevur ikki endurnýggja og tað r verið brúkt ein rúgva upp á viðlíkahald í nógv nógv nógv nógv ár

so fyri at velja tað góða í tí so er at nú hevur landsverk lagt á annan bógv og tað er at mann vil hava tavil sig atmann noyðist ikki at hava hava trý faststationeraði stór tungdýrverk standandi runt um kring men at mann fer yvir til mobilverk sum so koyrir í millum tey ymsu støðini og brýtur mann hevur brúkt nakað av pengum til tað og so vil mann sleppa tað stigið víðari og tað haldi eg er ein ein góð loysn tí eitt og hvørt verk hvat tað so er fyri eitt so hevur tað viðlíkahaldsútreiðslur við sær og jú fleiri verk tú hevur jú meira viðlíkahald og øvutu síðu færri jú minni og útgerð tá nýggju útgerðin í dag er so mikið góð at við at hava mobilknúsiverk jamen so fær man væl forsýnað alt tað sum vit í føroyum hava brúk fyri við nógv minni av metali og eykalutum og hvat ið annars hoyri til

so er hendan søgan við asfaltsverkinum á sundi ein ringsøga mann gjørdi ein handil hvat tað blíva nú nøkur ár síðan eftir hondini og tað var eftir mínum tykki ein sera vánaligur handil tí tað sum mann keypti var neyvan tað sum mann helt tað vera ella ið hvussu so er tað tað burdi verið fyri tann prísin men tá mann hevur gjørt tað jamen hvat gera vit so nú nú stendur mann við en asfaltverki sum er í sera sera ringum standi og asvalt skal eg verast sum mann byrjar upp á at at viðlíkahalda og akkurát sum í sjerverkinum gamalt niðurslitið og sera dýrt men mann so er farin í gongd við at fáa tað upptatera og í teirri støðu vit standa í nú so haldi eg tað bera rætt at nú má mann gera tað ordiligt altso nú er mann komin so mikið langt man hevur brúkt so mikið nógvar pengar upp á nakað mann ikki burdi havt brúkt pengar til men tað eru brúktur og og verkið er har og vit mugu fáa asfaltsverkið gjørt í í tipptoppans stand og tað er tað sum hetta uppskotið heimmilar at gera og tann góði parturin í hesum her uppskotinum tað er at til at rinda hetta so eru inntøkur frá hesum virkseminum bæði viðvíkjandi skerv og og tí tí teimum sølum ið framganga har og eisini við sølu av av asvalti tær inntøkurnar fíggja so størsta stóra partin av hesun her uppdatteringum umframt at tær sparingar sum blivu gjørdar á landsverk eisini eru við til at rinda part av hesum og so fyri at gera tann partin av uppskotunum sum er tann góða søgan tavil sega a teg sjálvsfíggjandi so fyri at gera hesa her vælsignaðu góðu søguna enn betur so hava vit tá ið hetta er gjørt at upptatera asfaltverk sum klárar tað sum skal klárast at uppdattera skerverk sum klára tað sum klárast skal nýtt øh og tí skil ikki soviðlíkakrevjandi og tað vil siga t teir pengarnir sum tá verða sum her verða brúktir til hetta her eru tá til meira viðlíkahald av vegunum so ma má siga teg perspektiv í hesum

og vit mugu her frá víðari og so hevur mann sagt jamen so mugu vit fáa upptatterað tær vánaligu greiðir vit hava tað leggur eitta uppskoti upp til og so hava vit tað nýtt og væl virkandi og vit hava pengar at rinda hetta við tá hetta arbeiðið er liðugt jamen so hava vit pengar slp viðlíka halda vegirnar enn meira við so har vit standa so meti hetta eg rætti vegurin slappi at skrúva tíðina fimm tíggju ár aftur tíðina so trúgvi eg ikki at vit viðgjørdu eittsovorda uppskot í dag men sum støðan er nú er hetta eitt uppskot sum sæ frá í dag av og víðari er eitt gott huppskot takkjatakk erhard joensen eina viðmerking

skerv knúsi verkini hjá okkum so hava okur í í eina tíð hoyrt nú at tað verður innfluttur rættiliga nógvurskervur til millum annað atvaltsframlestuna úr norra og at hetta her skal vera væl bíligari enn tað sum okur klára framleiða sjálvur kann lættar erumaðurin siga eitt sindur um um tað g orsaka kann liclasen siga nakað um tað hví i hví ið tað er og og um tað yvirhøvur passar sum sum mann hoyrir at tan norski skervurin skal verða betur og bíligari takk fyri
ja hvussu tingini heilt hanga
tað sama veit eg ikki man hoyrir eisini at at privatir innflyta grót úr norra tí tað er bíligari enn at brúka føroyska grótið og vit eru jú eitt grót land so so so tað er ikki alt sum sum sum sisalmindiligar heilira skilja eg havi eisini fingið frágreiðing um asfalt tað skervurin at tað er bíligari innflyta at brúka í føroyum og og tað hevur verið sagt at tað er tí at tað eru fleiri blandingar sum skulu í og tí blívur tað so umstendiligt í føroyum og tí blívur tað dýrari so eg sá fyri mær nú fór mænn bara brúktur at brúka ítlendskan skerv men eg havi síðan funnið útav at sikkurt hava teir skyldir tað verði eg heilt rætt tí tær asfalteringar eg havi sæð tað er týðiligt tað er gjørt við skervi úri porkeri taðvil siga við føroyskum skervi og tað er munur á á litinum tátá norski nógv ljósari so so okkurt er at tað sum pástandurin var nógv dýrari í føroyum og hann er kanska ikki heilt rættur tá mann nú er mest sum er farin yðuvuir at brúka tað føroyska soeg ivist í as roknstykkinum taðmen men eg kann ikki konstattera nakar viðmerking ger suvæl
uksa kanska eitt sindur mær tann prinsispala spurningin um privatu almenn
hvar fólkaflokkurin stendur nú veit eg at fólkaflokkurin hevur í nokk so nógv ár fráboðan at hugsa fyri sær at strandferðslan skal vera aitt hvussu eftir almenn partafelagus framvegs altso hvar stendur fólkaflokkurin altso tskervframleiðsla í føroyum er tað sovorðligt eg skal ikki gera mæg klókan uppá tar men er tað sovorðuir sum absolutt má vera á almennum hondum altso eg eri tað ikki tað ljóðar mær nokk so privat taðaat at knúsa grót og og so vfrá eri tað ikki nakað sum sum kundi verið útlisterað takk fyrijørginiclasen jó
tað er tað einfalda svarið
øh og tað sum vit síggja í dag tað er at ter størru byggifyritøkurnar tær hava sjálvar knúsiverk og og orðna sítt sjálvar í stórum byggjaríum h meðan tá tað kemur til tey almennu skerverkini so er tað meira til teir smærru enprinnørarnar og so til privat fólk htað sum er í slíkum at um mann skal flyta tað frá almennum yvi til privat so er viktigt at tað hevur virðið so landstýrismaður fekk eg eitt boð upp á aspaltverkið og tað var látiligt alsu tað var nærmastsummat nú skuld man bara forera tað vekk altso tað sum mann ger her er at mann hevur tvær funktiónir sum tað sama kundi verið riknar av privatum men tað er øgiliga viktigt haldi eg fyri borgaran skattaborgaran æt mann byggir eitt virði í tað og tavilsiga fær tað til eitt virði sum mann so kann selja fyri pengar soleiðis at fólki føla tæð frá pengarnar aftur tí eg tók tað sum sum skemt altso tá ið onkur komuð vildi hava asfaltverkið fyri mest sum einki kom í eini látuligum tilboði tað tað er ikki tann vegn eg suldi flyta okkum yvir so hetta her gevur virði og so kann mann taka støðu til tað seinna jatakk næsti røðari er hendrigól

hetta her er diskutera nokks oftani hetta her kanska serliga asfaltverkið øtúhevur havt eina soovnna ymiska samla skepini

at tæna privatin og almennum stovnum og kanska ein av mestu kommunum mkommunurnar eru stórir brúkarar av av tí sum landsverk framleiðir og vissi eingin framleiðir dag so so fáa tær so heso hava kommunurnar hvørfall ein trupulleika tí tað er asfalterað tað e kanska mest summarhálvuna og tað er ikki bara bara at fara og føra asfalt onkra heilt aðrasta frá tað kann ganga annað føra grót aðrastan frá men men ikki at fara asfalt skilda men tað eri tað er ein skylda at at at at tæna hesum fyritøkunum og kommununum

flyt n fytflytbara klúsara í nøkur ár men á einlari merkiligar orsøk so skuldi han endiliga seljast hann bleiv brúktur nokk so nógv meni hann skuldi selligast tað komska kanska fíggjarnevndin kundi spurt um hví ið mann endiliga skuldi selja hendan her knúsarin hann riggaði væl hann var í periotuni í grótbrotini í porkerið og hann riggaði rímiliga væl

nú skal asfals verkja sundi endurnýggjast og ø nú eru vit tað nú eru tað soleiðisnar at har er eitt eit strís um ein ein sáttmánla sum tórshavnar kommuna skal leiða ella skal vátta og tað eri ikki øll so øgiliga væl væl foreint við við tann

so tað er nakað sum kanska sum fíggjarnevndin hyggur eftir eisini at mann hevur tingini upp á plássið men tá ið tað kom til tað flyt bara knúsari so er var tað ein ófatiliga sum eg ongantíð skilti at mann hví mann skuldi selja tan tann fyri fyri kortini til eitta byggifreløgini

eg haldi altso nú nú vísur landsstýrismaðurin á og eisini bíligt á at flyt arur eitt flyt bart skerverk tað skal kosta tíggju milónur at og og eg altso sum tað sær út so er tað nakað so grúvsama stórt hvussu i tað kann flytast til suðuroynna tað lystir meg at vita hvussu tú kanst flyta tað verkið sum nú stendur bílagadag ter partar av tí her

ja eg skal ikki siga smyril ikki tekur tað men tá tað skal tað skavra øgiliga nógvir vognar og útgerð til at flyta tað og tað kostar eina formóð i at flyta og eg haldi at eg eg giti meg til at so móast malsignaði kranin og egeigi pleikin ivissu tað skal fáast í heila takið í millum øh tað er eitt knúsivekk í porkeri sum koyrir akkurát nú hava tær hevur verið trappað niður og tað testeingi skervir suðuroynni á egablikkini ella nú er t eina tíð hevur tað einki fungið meni

nú sigur mann at tær tær altso tað skal niðurleggjast o m um menninir flytast á onkr aðrastani eg veit ikki ordiliga hvar tá onkur snakkaði um at tær skuldu fara og og seta prestar upp og og alt tað tað tað kann vera eina tíð tú kanst brúka ein mánað lga tveir ella tríggjar men tú kanst ikki sita altso valsa runt í suðuroynni alt árið runt og seta prestar upp so so so gali eti ikki at okur knúsa bara prestar niður allastaðina onkur onkur kann koma undir onkran av til men men eg haldi at fíggjarnevndin má hyggja eftir fyrst etta ferð har sum eg skilji a lagnum hví niðurleggur mann tann húsanrin sum er sum koyrir í porki hví næði leggur mann hann og hví snakkar hum um hendan egnorma knúsarin at flyta tað er nakað allarstøðsta hann stendur inni her sum eg skilji ein partaravhini stendur inni á eg koyrdi forbí inni á har

og og og og tað er ikki nakað mann bara flytur uttan so vissi í tað er ætlanin at so verður tað langt ímillum vissi hann kemur til porkeris einaferð so verður tað ein løta áðrenn hann fer aftur hani frá tí at støddin er so innhorm og og tað at flyta hann ikki minni

tað kann vera í lagi at at flyta ímillum her men men men men tað virkar eitt sindur spesielt at mann mann sigur ja mann letur bara teir persónarnir sum eru har kærverkinum í porkeri sigla sýr egna sjógv og og og so g so hevur mann eitt eitt flyt bert verk tá ið hetta verkið koyrir tí tað koyrir sum er nú tað er sjálv fylgur at onkuntíð er onkur smattaríur vegin við men men men teir hava verið heldigur við við fólki soleiðisnar at tað varða hildið tað koyrandi og so var tað sum onkur var inni á eisini at grótið okur hoyrdu tað at grótið í porkirið var nógv betri egnað og tað hevur verið brúkt til alt slag

ført leingi nú hevr tað verið ført av drelnesi í ella seinastu flytingarnir vóru fóru fram av drelnesi bara tað at flyta ein ein sovrnan rampa sum sum bilarnir kunnu kunkudu skuldu skuldu bakka uppá bara tað at flyta rampan úr havn og suðuroyhar kostaði trýss túsund haldi eg tað segði bara tað so eg kann lítið ætla hvat ið hetta flyt bara krúsiverkið fer at kosta tá ið ið í tað einaferð skal flytast men sum sagt fíggjarnevndin skal ansa eitt sindur eftir eisini vittr viðurskiftini eru komiðupp á pláss við við leiðuverkinum uppi uppi á

hitt at pat koyra sum tað varð gjørt í nógv nógv ár tað prøvaði eg eisini meg an eg sat at fáa broytt eg fekk broytti eitt sindur upp á tað at at flyta grót úr útlandinum koyra tað upp á kaiina í kollafjørði koyra tað av kaiini í kollafjørði niðan í hundsarabotn longsta mótibrekka í føroyum tað er longsta mótibrekka í føroyum tað er úr kollafjørði niðan í hundsarabotni tað skuldi altgrót koyrast fyri ein hvønn prís at blandast í asvalt og so skuldu tað koyrast úr hunsarabotni og oman aftur hendan móti høvuðsstaðnum og inn á sund og eit ell annað stað tað mátti vera dýrt tað sigur seg sjálvt tað mátti vera dýrt tað var øgiliga trupult at fáa tað broytt okur eru nokk so nokk so fýst í í mannagongdum og ikki ikki ikki uttan víðari vilju til at at broyta mannagongdir yvirhøvur so men men eg haldi at ati fíggjarnevndin skal hyggja spyrja nokk so noyliga um hetta her við við sjerverkinum við støddini á sjerverkinum er hetta flytuparti í heila tjakið tað sum stendur har inni og er tað grótið sum er í porkeri er te ikki framhaldandi vælegnað til at brúka til asfaltering í føroyum og alt annað sum sum mann fekk at vita fyri nøkrum árum síðani at tað var sera væl tað vóru gjøgnum prøvar á ymiskum sløgum og send av landinum prøvar eg veit ikki hvussu ofta prøvarið bleiv sendar á landinum og teir vóru

takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá fíggjamálaráðnum um at endurnýggja asvalt og skerframleiðsluna í føroyum og tað sum er hugaligt við hesum her tað er tað at hetta er hetta er fíggja hetta er inntøkufjavirksemi sum landsverk stendur fyri og ætlanin er so at athetta skal henda í tveyogtjúgu og trýogtjúgu nakað er gjørt í einogtjúgu og í tveyogtjúgu trýogtjúgu skulu skal restin so gerast og tá hevur tað so kostað tilsamans hálvtrýss komma fimm milliónir øeg haldisum hennikold eitt sum eg kundi hugsað mær at vita tað var í fíggjarnevndini tað var hvussu hetta her mobila andleggi hvussu mann skal fáa tað til suðuroynna eitt mobilt knúsiverk tað er ikki sum at fara stað við einum barnavogni tað sigur seg sjálvt og tí trúgvi eg at mann má fáa greiðið á hvussu tað skal flytast um um tað er altso um tað sleppur umborð á ta farleiðina sum er ella tað skal hava spesial flutning og um tað kemur at hava nakra ávirkan á hvussu oftani tað kemur at verða har suðuri tað at flyta tað í millum hundraðrabotnin og hústoft tað er kanska ikki so trupult men hin vegin so so vita okur at atfarleiðin hevur sínar sínar begrenskingar og og tað kanska skula skulu onnur størri skip til at flyta eina sovorðna eina eina sovorðna støð hin vegin hin vegin so í samband við at okur hava stórar útbúgvingar fyri framman so er tað so er tað upp á sítt pláss at nakað so grundleggjandi sum asfalt og skervur er túkt og okur skulu ikki okur skulu ikki standa í tí støðu at í sambandi við útbúggingar av infrakervinum at okur mangla mangla føroyskan skerv og og asfalt til tær útbúggingarnar sum okur skula í holt við tað er rætt sum onkur hevur nevnt at yvirtøkan av asfaltverkinum á sundi í tvey túsund og átjan var ein ein katastrofa fyri landið tað var mann fekk mann fekk nakað sum mann ikki visti hvussu ringum standi tað var í men tá er mann so tá ið mann so hevur gjørt tað og hevur staðfest tað so er væl einki annað at gera enn at fáa pjøssað so frægt sum mann kann upp á tað og sum eg forstandi so er so eru brúktir rættiliga fitta pengum og og tað er í dag ið standa at levera tað sum tey skulu men fyri at kunna kunna framtíðar tryggja tað so skal meiri meiri pengar til og sjálvandi eftir sum til landsverk ið varðar avu hesum og og hetta er hugar tað fíggja seg sjálvt so dugi ikki at síggja at mann skal liggja uweszon og bara fáa tað avgreitt so sjálvt sum eg yvirhøvur gjørligt takk fyriharra formaður hennikold eina viðmerking ja takk harrafor
formaður eg haldi ja tað sum er á ljós
msen var inni á at mann hyggur eitt sindur eftir hesir flyt bara vúsverki og fíggjarnevndin fer hjá nú síggi eg bíliagda av tí her men heg stendur eingin longd ella partar av tí at fíggjarnevndin fer at vita hvat ið hetta fyllir upp altso hvat longdi er um tay heila takið kann flytast bara tað at flyta tann fly tann tann tann rampan tað tók ein øgiliga ein øgiliga tíð ella ella kostnaðin um tað heila takið ber til áðrenn mann fer at taka tann verandi knúsara niður í porkrið áðrenn tað verður tikið niður at mann tá veit at hetta ber til at flyta fyri fyri ein yvirkomiliga kostnaðin í øllum førumrhard joensen
takk fyri ra formaður ja í samband
bann við knúsiverki í porkeri so komi eg eisini til at seta spurningar um hvørjum standi tað er í hví tað ikki kann koyra um so um tað so koyrdi partar av árunum og eg vildi bara trúð at tá ið mann hevur konstaterað tað tann besti skervurin til asvalt framleiðslu tað er tann skervurin sum kemur úr porkeri so mátti mann so ella so fingið gjørt eina skipan har suðuri sum gjørdi at tað bleiv gjørt rationelt tí at tað er ikki smávegis nøgdur ið tar brúk fyri til asfaltsframleiðslu tí vegakervi tað økist og økist fyri hvønn dag og okur seta størri og størri krøv til tilgóðskuna á vegakervinum hjá okum so alt annað líka fevur mann brúk fyri meir og meira av tí skervinum sum skal brúkast til asfaltsframleiðslu so tí virkar tað eitt sindur eitt sindur mistenkiligt at mann sigur at mann nú hevur mat allegg sum mann skal liggja og flyta ímillum og uttan at mann hevu fingið nakra frágreiðing um tað ikki var skilabest at halda eina serframleiðslu suðuri í skørinum í í mun til at skula leggja tað niður so tað verður ein av partunum av tí sum okur fara at viðgera í fíggjarnevndini eisini takk fyri ja takk næstur at røða er

yvirskipað hevði kanska hugsað mær at at vit viðgjørdu tænastuna meira enn vit viðgera akkurát eitt verk ella tvey tí vit vita at ein av teimum týdningarmiklu fortreytunum fyri at byggja og útbyggja samfelagið hjá okkum er at vit hava fáa til vega bæði skerv og eisini asvalt sum jú er ein stórur partur av tí at at gera alla byggibúning bæði vegir og bygningar og og onkursvegna so hevði eg ímyndað mær at landsstýrið heldur kom við einum einum eina uppleggingi til kjak um hvussu vit síggja fyri okkum at hendan her tænastan skal veitast okkara borgarum framúr vit vita at tann tíðin tá ið tað vóru serverk á hvørjum tanga hon er ikki longur tað er blivin eitt tað er blivið eitt ógvuliga miðsavn og øki og sikkurt av røttum eisini samstundis sum vit hava fingið flutningsmøguleikarn við lastbilum nógv betri enn vit hava havt tað men men tað merkir so eisini at øgiliga nógv fólk eru nógv longri frá teirri tænastu teirri skervveiting sum hevur verið ella asfaltveiting sum hevur verið vist tú taka útgangsstøði í í sandoynni so hevur verið eitt skerverk í sandoynni í nógv harrans ár í hvussur vildi eg matiskjani stutt eftir seinna heimsbardaga meðan meðan ein ung barnafamilja sum skal seta búgv í dag í sandoynni hon má dúga upp á at fáa skerv heilt úr tað er ein øgilig sum hann hugsar eisini tann umhvørvisliga parturin av tí tað er ein øgilig leið at flyta skerv mansiga helvtina av landinum nógv kubikk nógv tóns av av skervi flyta tey allan vegin helvtina av landinum til til til eina eina sethúsagrund tá ið mann veit at at vit í prinsippinum so hava vit grót allastaðni í føroyum tað er ikki soleiðis at summi sum í øðrum londum at at har noyðist so kanska at leita tær grótir og ávísum partum av landinum tí at tú ikki øllum partum av landinum so tað er ein eg sagt tag eitt sindur uppgerðina við ella fatanin av hvat er hvat er tað fyri at leiklutir sum sum landsverk skal hava í sambandi við skerv og asvalt og og kann tað hugsast at vit klára veita eina tænastu upp á ein annan máta eg veit væl at vit snakka summar risastórar verkætlanir sum sum mann skal í verða skerv og og og asfalt til men tað er eisini tann lítli brúkarin eisini tann vanliga familjan sum skal seta búgv tann tað túnið sum skal reparerast ella tann lítli vegasa vegasubbin sum skal skal gerast aftur at nýggjum við asfalti og tá kann tað vera ótrúliga langt frá hundsarabotni til til dals ella til skúvoyar fyri tansar skul og spurningurn er um mann ikki um tað ikki ber til at ati at hugsa hesa tænastuna annaleiðis enn vit gera í dag so eg haldi tað er nokk so nærliggjandi at hugsa at uttan at eg skal kappa høvdið av hesari skipani sum almenn skipan ella undir almennu veingjarbráði hjá landsverki so haldi eg tað at tað er nokk so nærligjandi hugsa hetta er ein tænasta sum sum privat kunnu røkja sum kunnu gera altso harraguld hvussu innvikla er tað at at knúsa grót altso tað kann tað kann ikki vera so innvikla at at at at at ein privat vinnufyritøka ella tvær ella tríggjar ella fimm kunnu finna út av tí at knúsa knúsagrót sjálvandi skal tað vera rationell hugsan aftan fyri tað hvussu hvussu vit brúka orkuna at frægast meni men eg eg eg havi mín stóra iva um at hetta ikki er ein tænasta sum kundi verðar røkt av privatum heldur enn at skula vera ein almenn tænasta og vissu vit longu nú hava staðfest at hendan tænastan skal vera so miðsavna at hon helst bara kann vera á einum stað ella hvussu bara einum stað í senn so so er tað spurningur altso hvussu nógv hvussu nógvum tænar hendan her tænastan hon kann tæna tí tí teimum mest sentralu økjunum í landinum og teimum størstu fólkaríkastu men men tað er hóast alt soleiðis at fólk bæði byggja og ogog byggja búnað allar aðrastaðni í landinum enn enn ella allastaðni í landinum ikki bara her í til hetta ítøkiliga uppskoti so haldi eg t tað er ógvuliga skilagott tað sum landsverk leggur upp til at at vit sleppa okkum av við tey gomlu gomlu og slitnu skerverkini og og asfaltsverkið og eg haldi at at at at mann fær fær dagført hesi viðurskifti tað er bara tað er bara gott og bara gagnist og tað vísir eisini í uppskotunum at tað meta at rakstrar útreiðslurnar av tí nýggju loysnini kemur at verða ein helvt av tí verandi loysnini sum er og tað er sjálvandi at at at gleðast um onkursvegna eg haldi ein partur sum er sum mann fer øgiliga lætt um í hesum uppskotinum tað er umhvørvisárinini nú havi eg lagt merki til eim su sigda ella onnur at at at fólk í kaldbak eru øgiliga ónøgd viðasfaltsverki sum eru inni á sundi og og eg haldi at tað er hvussu e týdningarmikið at vit tá ið vit gera nýggja skipanir ella framtíðar rættaðar skipanir at vit taka atlit til teymest grundleggjandi krøvini á á umhvørvisøkinum eg síggi í í tí vanliga kassanum sum fylgir við uppskotinum har stendur at har stendras ja fyri at tað hevur umhvørvisárin eisini fyri umhvørvisárin og ávísum støðum og eg haldi tað r øiliga týdningarmikið at vit í í fíggjarnevndini fáa lýst tann partin betri enn hann er í uppskotinum tí tað er ikki serliga nógv gjørt burtur úr teimum viðurskiftunum tað soleiðis at vit vit hava framleiðslu sum eru ógvuliga dálkandi antil fyri umhvørvi ella fyri tey fólkini sum sum dagliga skulu liva í tí umhvørvin so mugu vit taka hædd fyri tí tí at tí í tvey túsund og tveyogtjúgu ella frameftir tá tá má tað vera ein grundtreyt at vit at vit innrokna umhvørvisárin bæði fyri fyri náttúru og fyri tað sum livandi er í sambandi við ætlanir sum kunnudálka eg veit ikki um tað er ein nøktandi tænastustøði til allar borgarar í landinum at mann hevur eitt skerverk mobilt skerversum sum upp á skift kann arbeiða við hundsarabotni og hústoft og í suðuri men eg veit eisini at tað eru onnur støð í landinum enn hunsarabotnir hústoft og og og ogporkir tað er tað er nokk so langur teinur og tað blívur eisini ónatúrliga dýrt samsvarandi tekur tú skerv skervin sum útgangsstøði hjá einari barnafamilju sum velur at seta búgv í dali sum skal fáa skervin til vega úr úr

so vit fara sjálvandi at geva hesum málinum góða viðgerð í fíggjarnevndini men her eri sum sagt ja her eru atlit sum sum peika í nógvár ættir og og sumt av tí skal lýsast betur millum annað tað við umhvørvimav

men eg haldi eisini at vit eiga at fáa eina eina breiðari mynd av hvat er tað fyri tænasta tann vanliga borgarinum kringummu í føroyum kann fáa tá ið tað snýr seg um skerv og grótveiting bæði í mun til støðuna sum hon er í dag men eisini eftir at at vit hava lagt um hesa tænastu so haldi eisini tað er relevant at vita um tað kann hugsast at at entirprenørar ella ella hvør teimum mátti verið kundi funnið sær ein vinnu veg at at framleittskerv og grót í tað er einki ivast í at tað eiga vit í hvussu ferð stórtsæg allastaðni í landinum so eg fari at takka fyri forkvinna
hendrik old ger so væl ja takk harra formaður tað er heilt greitt at tey
systir nógv og nógv í árini eru tað blivið longri longri í vegi at koyra frá skerverkuni serliga men nú er tað so vit eisini asfalt men tað er øgiliga longur vegur tað er einki til hindis fyri sum eg dugi at síggja at at privatur kunnu hava eitt lakur sum tað so selja burturav til privatfólk tað hava mann aðrasta er í havn er er onkur sum selja sand og sovorðið og tær kundu so koyrt uppláttina úr hundsarbotni við støðbara til sandstøðmis at koyra av av húsdópt og til vegarveits tað er nokk tað tað longsta strekkið við tú skalt koyra skerv sum er í føroyum í heila takið tá ið eisini øll hava langt úr hundsarbotni vest til bíggjara og gassadals og sovorðið so strekkini eru blivin øgiliga stór men tað er einki til hindurs fyri at við seg ein vinnulig maður ella persónur ella felag heldur ikki at kunna selja hevur eitt lakur sum mann kann hava ymiskar støddir á og so kann seljast meiri nøgdir ja takk pállarin at tú gavst væl
ja
ja takk fyri forkvinnan ja tað er tað er kanska ein skilnar munur har um um mann skal vera framleiðari avskervina altor taðvil sær knúsari og og og og seljari tað er kanska ikki ella tað nýtingina vendist at vera tað sama men eg haldi eisini tá ið tað kemur til uppgávuna at knúsa so er tað spurningur altso vit hava entirmrinørar sum sum klár a gera hevði nærsæð hvat sum helst altso klára teir ikki at at at hvør í sínum lagi ella í felag at at skipa tað virksemið sum er at at knúsa grat tað tað áttu ikki at verið so so framkomið framleiðsla at tað ikki bar til at at funnið út vegur fyri tí men eg havi nú einki ímóti at uppgávan er hjá landsverki e eg haldi bara tað er øgiliga týdningarmikið at vit fárat tryggjað eina tænastu talsið at mann kann fáa skerv um túr býr í dali ella í tjørnuvík sum mátti kunna fáa skerv til ein rímiligan prís soleiðis at og og at prísurinir ikki fara flutningurn fyri ikki asta við í øllum prísunum takkfyri ja takk næstur at røða er billjustinus
senger so væl takk fyri frú
forkvinna ja her er eitt uppskot frá landsstýrismanninum una rasmussen um at um at taka undir við einari verklaðs lóg at heimla landsstýrismanninum útreiðslur upp á fýraogtretivu og eina hálva millión til landsverk at endurnýggja asfaltverk og skervverk og hetta er ein verkætlan sum landsverk hevur verið í gongd við í ja í langa tíð og hevur so lutvíst fíggja tað við teimum inntøkum sum koma burtur úr skerv og asfaltframleiðslu og øh nú verður tað so lagt inn í eina verklaðslóg hvar ið mann sigur at samlaða verkætlanin kemur at kosta fýra tíðir koma fimm milliónir men at annars við líkahaldi av hesum her kemur leypandi at kosta nakrar milliónir um árið sum so verður fíggjað leypandi av teimum inntøkunum sum koma burtur úr skerv og asfaltframleiðslu á ætlanin er so at niðurleggja tey trý skerverkini í hundsarabotni húsdópt og porkeri og so at hava teg her flytføra skerverkið umframt at asfaltverkið á sundi verður endurnýggjað meðan asfaltverkið í hundsarabotni verður niðurlagt eg haldi at hendan skipanin við einum flytførum skerverkið er virkar tiltalandi og yvirst ongar løtu í tí at tey fólkini sum landsverk hevur til at skipafirðistina her vita hvat tey gera og at tað í so máta hevur verið ein verkætlan sum er væl lýst frá byrjan av og eg trúgvi at tað kann hava nógvar fyrimunir bæði við tí at tú við at halda og viðlíka halda og reka eitt slíkt verk í staðin fyri trý má ið longu vera bíligarviðvíkjandi bæði viðvíkjandi vitan og rakstrið og viðvíkjandi viðlíkahaldi og eykalutum øðrum og so eisini tað at tað kann skapa kunnu uppstanda støður hvar ið hetta skerverkið kann setast upp onkustaðni hvar hvar tað ongantíð er í staði fyrr men í eina í eina styttri tíð kann tað standa nær við eitt eitt eitt hugsandi grótbrot til at hvat annað tað skuldi verið so erið poststift innsettlaður yvir fyri hesum og málið er eisini lýst pedagogiskt vil eg siga tað er ikki altíð at mál sum koma frá landsstýrinum er so pedagogiskt lýst og tað er ofta at vit viðgera mál uttan ordiligan at hava fangað høvuðslinjurnar í uppskotum men her er tað víst við myndum og stuttum yvirskriftum og eg haldi at at her sær sær absolutt skilagott út tað sum landsverk er í holt við hesum sambandinum og sum eg skilji á landinum so eru sum mær vitandi eru ikki nøkur privat innitiativ men tað kann gott vera at tað er taðpállin renartøkur var inni eisini her at tað kundi verið eitt virksemi sum kundi verið gjørt á privatum og tað er tað sjálvandi men hetta krevur stórar íløgur og saman við tí at landsverk hevur alt ve veganetið at halda umframt tað at landsverk leverar asfalt til tey stóru tunnilsfeløgini og annað so so er tað neyðugt hjá landsverk at hava tyktargóða útgerð og at mann so samstundis leverar á privata marknaðinum og kanska í einari brandtju sum líkist einari privat vinnubrandskju so so kann tað vera at tey nakrir spurningar stá koma upp men hetta fáa vit so høvuð til at spyrja landsverka um eisini tá hann kemur inn í fíggjarnevndina men eg haldi at hetta málið er hvussu er presenterað skilagott í hesum uppskotinum takk fyri forkvinna ja takk hendrik áld hevur eina viðmerking

hava flyt bara útgerð tað tað ber væl til eg veit ikki visseg i biljustinusen fer ein lítlan biltúr at rinnja núø heva siggurt ikki verið síðan tunnilin kom her han kki verið longur inni á fjørðunum men visti ann koyri forboðað var har tíverri var tað ikki í arbeiðstíð men so kann hann fáa ein peiling av ein parti av týsk at flytast ímillum tað verður hvørfatt trupult við smyrli eg veit ikki nú at andn vestmannadaman e skipari ág hasum har verðurin størsta skipi um tað at fáa tað at flyta anda knúsarin til porkeris við tað er møguligt tat tað er ein útvegur men tað flytist ikki bara við n ein ein ein mognar madreur aftaná i s so kann biljustinusen hyggja at einum parti av tí vist ha ferð fór bíðari eini ja takk biljustinussen ger sovæl
ja hatta fáa vit sjávandi møguleika til at
spyrja landsverk um men eg trúgvi at tað ber til at flyta ting til suðuroyar uttan tað absolutt skal inn á dekki á smyrli tað eru onnur skip til og vit hava nógv fraktskip í føroyum og tað eru góðir atkomumøguleikar át sundi og trúgvi ikki tað er nakrar trupulleiki hjá landsverk atat at atella hvar tað er ella at at leiga eittskip til at taka sær av hesum her tá og um tað verður neyðugt so eg eg giti eg giti at handan spurningin hava tey hvussu so er avgreitt hjá landsverk áðrenn tey er farin í holt við hetta takk fyri jatakk næsta røða er

takk fyri frú forkvinna vil tt viðgera eitt uppskot frá landsstýrismannum í fíggjarmálum una rasmussen at endurnýggja asvaltverk og skerverk hjá landsverki eg haldi í sjálvum sær ljóðar hetta sum eitt skilagott uppskot hevur veruliga att senda rokaligt rundanum serliga hetta her asfaltverkið men nú hevur mann so lagt út í kortið nakrar uppdateringar sum í sær sjálvum ljóða skilagóðar

ja fyrsta er tað tað her við skerverkum tað er soleiðis at í dag eru trý skerverk eitt er í hunsarabotni eitt er á hústoft sum er har á við lambareiði og eitt í porkeri og so í staðin fyri hesi her trý sjálvstøðu skerverkini so fær mann at fáa eitt flytiført skerverk sum millum annað fer at tryggja at tað verður framleiðsla ella tað verður knúsað á hesum her trimum støðunum framhaldandi tað sum ikki framgongur her í uppskotinum tað er um mann eisini kann knúsa skerv aðrastaðni á onkrum byggiplássið ella í samband við havnargerð ella hvat tað skuldi verið men tað fáa vit sikkurt greina nærri í fíggjarnevndini og so er tað tað góða a har hava vit tvey í løtuni eitt er av sundi og eitt er í hunsarabotni og har er so ætlanin at tað ið hunsarabotnið skal niðurleggjast og so tað ið á sundi skal endurnýggjast kostnaðurin er av hesum er tilsamans fýraogtretivu ein hálv millión og tað verður so fíggjað yvir eitt áramál byrjand frá í fjør og til og við komandi ár trýogtjúgu viðvíkjandi tí fíggjarliga so vísir mann á at mann minkar játtanina hjá landsverk til landsveðahald tilsvarandi kostnaðin av at endurnýggja hetta her og mann sær soleiðis upp á tað at tað sum mann brúkar upp á endurnýggjanna fer at geva meira í hinum endanum tí at útreiðslurnar til viðlíkahald koma at minka munandi einar tríggjar til fimm milliónir og tað fer so at gera geva rúm fyri hesum eyka viðlíkahaldinum svarandi til hesar her tríggjar til fimm milliónirnar

tað sum er nokk so interessant tað er henda diskussiónin um

á sundi tað er soleiðis at alt asfaltverkið á sundi stendur á leigaðum øki frá tórshavnar kommuni og sum vit nokk vita so eru kaldbaksfólk ikki so glað fyri hetta her asfaltverkið sum liggur hinumeðna fjørðin frá teimum og tað er serliga tí at mann er stúrin um umhvørvisárinini av verkinum og í løtuni er tórshavnar kommuna í samskifti við kaldbaksfólk ígjøgnum staðbundni nevndina men tað skal ikki vera nøkur loyna at kaldbaksfólk høvdu ynskt at mann heldur helt fast við asfaltverkið í hunsarabotna og niðurlaggi tað á sundi og har vísir so landsverk millum annað á hetta her við logustykkinum at tað er lættari at koma til á sundi og tað er sjálvandi lætt rætt men vit verða noydd til eisini at hyggja eftir hesum her umhvørvisligu áritnum og tryggja okkum at mann ikki ger nakað sum seinni vísir seg at vera óforsvarligt og so skilji eg á lagnum eisini ati leiðisáttmálin við tórshavnar kommunu gongur út í tvey túsund og fýraogtjúgu og tórshavnar kommuna hevur sett sum treyt fyri at leiðisáttmálin kann leingjast at so skal tað yvir til biogass ella natúrgass og tað má eisini takast við um landsverk klárar at innfríða tað kaldbakk fólk hava víst á at johon mortensen hevur eitt lesarabræv í miðlunum í dag og har vísir hann aftur ftil hetta her við árin umhvørvisárin av asfaltverki hann hannvísir til eitt asfaltverk í allirøt har sum frástøðan er sirka níggju hundrað metrar til bygt øki og tað so vítt eg havi skilt skuldi tað verið so nøkulunda tað sum er frástøðan frá asfaltverkinum og til tey nærmastu húsini í kaldbak og har hava fólk klagað um hvalmi og svimbul skræða í hálsinum og høvuðpínu og so vísa tey eisini á at danmark er flatt at har hevur roykur lætt við at koma burtur í mun til kaldbaksfjørð sum evuri lutfalsliga høg fjøll báðum mana við at mann sær fyri sær at tær mátingarnar sum verða gjørdar ikki taka hædd fyri at roykurin sleppur burtur á sama hátt sum hann ger á flat londum eg skal ikki gera meg klókan upp á hattar men eg haldi tað hevur týdning at vit fyri at halda okkum til hendan partin eisini og tað gangi út frá at vit eisini koma at hyggja nærri uppá í fíggjarnevndini og og tryggja okkum at tað sum verður gjørt er forsvarligt eisini út frá einum umhvørvis sjónarmiðu og so kundi eg hugsað mær at spurt lansstýrismannin altso serliga viðvíkjandi hesum her krøvunum í sambandi við leingjan av leigursáttmála um krøvini um biðgás og náttúrugass um tað er nakað sum mann hevði tikið hædd fyri um mann klárar at innfríðja tað var tað sum eg at siga um hetta málið eg haldi annars sum eg havi sagt at málið er skilagott í sær sjálvum og treytað av at hesi tingini eru í ordan so fara vit at taka undir við hesum her uppskotinum takk fyri ja takk næstur at røða er ak
havi til villumssoni johannesen ger so væl ja takk fyri frá forkránna nóg
var hennrikold framsøgumaðuri hjá okkum men eg siti í fíggjarnevndini og eg valdi at taka orðið tí ata at kom inn á nøkr av tam tingunum sum rut vang júst nú kom inná tað er ati sjálvandi skulu vit hava eina ella tað er nokk neyðugt at hav eina asfalt framleiðslu í føroyum og og vit koma at brúka asfalt sjálvandi áðrenni í framtíðini eisini men tað er tann umhvørvisparturin sum eg føldi kanska g fylti t lít sindur lítið í í kjakinum og kanska eisini í uppskotunum meni tað er ein partur og annar partur er at vit tað er at leigaðu í jørð at at asfaltsvirki í a sundr her alto taðer tórshavr kommuna sum eigur jørðina og soleiðis sm eg havi skilt málið út fáatligja frammi í miðlunum so er tað ein sáttmáli leiðusátmanin gongur fram til tvey túsn og fýraogtjúgu og enn er leiðisáttmálin ikki longdur frá tórsara kommunu soleiðis eg havi skilt tað og tí mágu vit í løgtinginu í øllum førum vita áðrenn vit fara at hjálpa pengar um veruliglðivleiðisáttmáli longdur tí t tað gevur ein lítlan meining at at løgtingið brúkar pengar upp á at endurnýggja eitt asfalst verk um tórshavar kommuna ikki vil foreinella leingja sáttmálan tað er tann einiparturin og sum rutt vang var inni á so havi eg skilt at havnarnevndin eg veit ikiumh e havnarnevndin í tórshavan kommunu um hon hevur samtykt tað tað haldi hon hevur íg hvussu heur tíð verið frammvi at tær ætlanir um tað at seta sum ein treyð til asfaltverkið at tað skal nýta biogass ella náttúrugass í seinasta lagi tvey túsund og fýraogtjúgu fyri at dálka minni klárar landsverk at liva upp til tær treytirnar sum útleiðarin í hesum førinum teirsara kommuna setur tað er nakað sum hevur týdning at fáa upp á pláss og at lesa vit annars í viðmerkinum uppskotið somstendur umhvørvisligar avleiðingar sum stendur undir afalverk og skervverki fara at dálka minni við hsn nýggju útgerðini enn tey hava gjørt tað er uttan iva rætt men tað eru ikki nakrar frágreiðingar ela kanningar viðlaktar og eg haldi ati ta málið kemur viðgerðar í í fíggjarnevndini at tað fari eg øllum førinm at spyrja inn til neyvar frágreiðingar hvussu hetta dálkar oghvussu hevta ávirkar og og vit skulu minnast til sum rutt vang eisini ver inni á ati at inni á sundi kaldbaks fyri har eru nógv onnur framleiðslu eisini millum annað aliðvirksemi og hvat ger hetta her við umhvørvi nærumhvørvi kann tað dálka soleiðis at tað sum verður framleitt til mat tað mugu vit vita og so sjálvandi tey sum arbeiða altso also frágreiðingar aðrastaðnis vísa um tekologiin er ikki o góð nokk so er tað eisini sjúku elvandi at vera í nógv ár í eini asfalst framleiðslu tað er bæði fyritey sum arbeiða har men eisini tey sum búgva í grannalagnum mær vitandi býr onkur inni á sundi enn og tað er minni enn hundrað metrar frá alsvatsvirkinum og tað er kanska e lítil kilometrur yvir um til kaldba hva fólk búgva so tað teir spurningarir mugu sjálvandi setast fíggjarnevndini og landsverk má kunna skjal prógva at at hetta ikki dálkar sum sum ávirkar fólk sum búgva á økinum og tað annað vinnulívð sum er í í granladagnum takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er her

frú forkvinna nei eg haldi tað at tað er nógv áhugavert komið fram í hesum her men eg hugsaði bara at at tað er kanska nokk so inderesant at mann nú altso vissu vit nú innan fyri um eitt ár so hava vit bundið meginpartin av føroyum saman og visu vit hyggja eftir vstrekningunum at koyra so kunnu vit hvussu vissu vit útgangsstøði eru á sundi til dømis so kunni mann hyggja eftir hvussu skjótt er tað koyrir sandoynna hvussu skjótt er tað at koyrir vágarnar ella inn í eysturoynna og so víðari tað vil siga at vit eru í einum sirkli sum eru nøkurlunda líka fyri allar føroyar og vit hava at livað við t havt fleiri ausaverk nei ella skerverk og tí haldi eg tað at at alt gott um at gera tað men tað er kanska mann kundi kanska spurt sætt spurningin hví hevur an kki gjørt tað fyrr tá iðið tað var nógv verri ov nógv longri at koyra nú verður verða strekkingarnir nógv styttri og nú fer mann at siga tað at nú fer mann burtur frá tí og fer at hava skerverk sum eru flytbar og tá i mann tosar um hetta her at privatir kunna koma inn so er tað eingin trupulleiki tað er nógvar privatar fyritøkur sum í dag knúsa skerv av ymiskum støddum og tað hevur ikki nógvað upp á seg at finna út av tí og tey hava nemliga knúsarar sum teir flyta runt á hasum arbeiðsplássinum men trupulleikin er kanska nógv meira hettar taðer tað at hjá einum privatum tað er hvar kanst tú fáa grót frá altso hvar sleppur tú at spreingja teg inn í eitt fjall og upp á tann mátan blíva sum partur av at at knúsa grót og tá ið mann tosar um hetta við umhvørvinum so hava vit sæð tað at tað hevur verið soleiðisnar at mann hevur flutt grót úr suðuri fri síðan at koyra tey niðan í hundsarabotn móti brekkuni og feri síðani at koyra tað oman aftur at tað kann so í hvussuer ikki vera umhvørvisvinarligt tí tú brúkar eina rúgvu av olju við at við at fara ímóti brekkuni fyri síðan at fara undan aftur tað gerst tú bara fyri at at at blandistingini saman tí kann mann siga tað at vist tú hugsar tann vegin forbrúk og annað so má tað væl vera ein fyrimunur at tú liggur so niðarlaga sum møguligt og upp á tann mátan sleppur frá at flyta tilfarið í í stórum dii móti brekkuni og ikki minst hetta her hvar hent skalt tú brúka hetta her altso tað at tú liggur so sentralt sum møguligt har tú kanska brúkar tað sum brúkar er mest rundan um tað økið sum tú ert í ø og tá ið tað nú er tað eisini verðuð nevnt hetta her at tú flytur grót úr norra ja tað virkar kanska eitt sindur løgið at tú flytur sigli grót úr norra til føroyar men men men men tilfardi er bara tað at tað tað eina tilfarið veit ikki hvussu er um at har kostaði skervurin hundrað og níggjuogfjøruti enn hálv liverað á kaiina og visti tú tá skuldi keypa tað úr føroyum so var tað ein prísur sum var væl hægri enn tað so at og o so at at og tá ið tú ert sum fyritøka ert í kapping so hyggur tú eftir øllum hesum her tingunum tí haldi eg tað at tað er tað er regluliga fornuftigt at tú hevur eitt asalt verk og at tað liggur sentralt sum taðeinaferð ber til og so spurningur hvar tað skal tað vera øll hasi tingini tað rokni eg við at fakfólk taka sær av í í nevndini ogsovíðari men tá ið mann tosar um at at at at knúsa skerv fyri síðani nú at fara at flyta tað runt um í føroyum samtíðis og vit hava knýtt føroyar nógv nærri saman og tað er næstan sami avstandur allastaðni í føroyum ið hvussu vist tú tekur eitt útgansstøði sum til dømis á sundi so tað var bara faktiskt bara tað sum vildi leggja afturat í hesum her men men og so tað afturat at mann tosar um hetta her at kundi privatir ikki gera heta her jú tað kundi teir saktans trupulleikin er kanska nógv meira hvar sleppur tú at at at plasera tína fyritøku tí tú skalt jú inn í fjallið eftir og harvið gert tú eitt annað í landslagið sum tú so særst sært aftur so at eg helt bara tað at tað var varð tað er veri áhugavert at lurta eftir eg helt tað var kanska kundi verið eitt ískoyti til hetta her sum so nevndin eisini kann taka ogog og hyggja eftir og og spyrja inn til tá ið ið ið hon fer at viðgera málið takk fyri ja takk heru tvær viðmerkingar fyrst
er tað edvar jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað sum hevði sæ
og tað sum kemur inn á tað er eitt gott poang við hesum her at vit ikki altíð hugsa so væl umhvørvið inn tá ið vit hvussu mann plaserar eina í tá mann ger eina broyting innarfeitt her er tað so praktiskt við forhold til at vit nú eru so rættiliga nógv knýtt saman nú tá mann býr eina umhvørvið eisini sum nógv onnur gera har so nógv vinnulívið er og so so er tað í summum førum tað verður ført við skipi og harvið og harvið kemur bara bátur at og tað blívur tømt alternativi er hvussu nógvar bilar inniheldur hetta her og hvussu nógv traffikkur fer ígjøgnum ein bý millum annað við ráðvørðina av ymiskum slag og mann hugsar ikki um árliga hvussu nógv tað slítur eisini bæði báðvegir og umhvørvi at at mann ikki hugsar onkuntíð ser tingini inn tá praktiska ísin er so helt tú líka viðmerkast tað var eitt gott poends um heðin zachariasen kom við takk fyri frá fólkum ja takk heðin zachariasen
ja takk fyri takk fyri viðmerkingina ja í dag
ha r tað eisini soleiðsnar at vit hava vit hava fyritøkur sum rigulert flyta tilfar úr norra fyri síðan at selja út aftur til tilkundar altso bæði vinnuligar kundar og privata kundar og mann hoyrir eisini tað tilfarið sum verður flutt inn er faktiskt ja tað síggja vit eisini t at at tað verður fórt inn tilfar ú norra sum síðani verður blandað upp í asfaltið tí at tann kvaliteturin verður sagt er ein annar altso ein betri kvalitetur um tað so er so ella ikki tað tað veit eg so ikki men men tað verður hvussur sagt og tað verður hvussu r gjørt og bæði innan fyri sum privater at selja víðari og tað sama sum myndugleikin tá ið tú blandar asfalt so at og eisini við plaseringini bæði tá ið tú hugsar um við at blanda tað fyri síðan at koyra útaftur g hvar verður tað brúkt takk fyri ja takk pállareynatúgvu
ger so væl ja takk fyri forkvinnan skilagóð røða hjá heðinsa
skareasen hevði nærsagt næstan sum altíð har sum mann kom inn á bæði tey prinsipiellu viðurskiftini millum landð og og og privat ella landsfyritøku og privat og eg haldi eg haldi at taðr eitt sindur løgið eg má siga akkurátsum eg halda eitt sindur løgið at at at hendan leivdin sum er so mikið liggur so nær at nógvum vanligum eintreprinørvirksemi at hon absolutt skal vera undir undireinum landshætti tað eg dugi ikki ordliga at síggja meiningina uttan tað at tað kann vera av av siðsøguligum orsøkum alt gott ím tag eg sovi væl um tað framvegis er tað men eg haldi eisini tava viðkomandi ta sum sakariasen var inni á spurninginum um um um tað at hava trý ella eitt flytpart verk nú tá ið mann hevur fingið útbygt veðanetið so mikið væl at mann kann koyra stórsa eins í allar ættir takk fyrija takk insachariasen ger so væl

ná tað hevur sjálvandi verið soleiðisnar at at visti mann hyggur eftir innan fyri at blanda asfalt so hevur tað verið landsverk sum hevur havt tað og síðani fyri nøkrum árum síðani kom so eitt eitt annað virki og tá ið talan er um at leggja asfalt út so síggja vit eisini tað at tað er eisini broytseð innan fyri síðstu fimtan tíggjuog fimtan árini hvar ið vit hava fingið privatar fyritøkur sum leggja asfalt út og og tað sum eg haldi e eisini broyttr vð við tí tað er nemliga tað at tá ert t hevur tú kunnað farið inn og biðið um tilboð tú tá kunda fara inn sum kommuna veit eteg veit tað frá kommununi av at tá kanst tú fara inn og siga vit vit hava tann tann vegin so verðu tar komið g hugt eftir tí og síðani hevur mátt avtalu hvat fyri tjúkta asflt skal verða og síðani hevr tú fingið at vita hvat prísurin er tað er hvussur nakað sum hevur broytt grundleggjandi í forhold til tað sum var galdandi fyri bara tíggju fimtan árum síðani so at at í tí førinum dugi eg slett ikki at síggja hatta skal verða nakað innviklað og men sjálvandi skal tað verða gjørt ordiligt altso og tað veit eg eisini at ta hevur verið tað verður gjørdur prøvar av tí asfralsinum sum verður blandað ug so lagt út takk fyri ja takk so er næstur at røða
landsstýrismaðurin unur rasmussen ger so væl takk fyri
ja eg síggi soleiðis upp á hetta her at hetta er hvussur ein stórur fyrimunur í mun til í mun til verandi støðu í hvussur at mann hevur vissi mann tekur knúsingina at mann hevur trý gomulverk og fær eitt nýtt so tann parturin um tað skal flytast runt ella bera einum stað tað kann mann so altíð diskutera sjálvandi sum er er ta eini suðuri so har er so í hvussusur ikki so stutt veður frá havnini til suðuroyar kann man siga tí tað má blíva sjóvegis so so tað blívur í hvussuur øðrvísi hjá tí privata at fáa fatt í visti mann ikki hevur tilfarið liggjandi í suðuri í hvussur men sjálvandi ber tað til at knúsa og so flyta tað men hin vegin visti mann fer á staðin við við knúsaranum og hevur grótið í suðuri og knúsada suðuri so er tað vussusur nógv minni flutningur av tí men tann parturin við við at innflyta skerv har havi eg skilt á lagnum at ein partur av tí at tað kann gera so bíliga tað er tað at mann útflytur ælifóður og so hevur mann skerv heim afturvið so tað vil siga at heldur at hava okkurt heim afturvið heldur enn at koma siglandi tómur heim aftur úr norra so p á tann mátan kann tað gerast bíligari tí so hava teir í hvussur okkurt heim aftur við sær og og fáa í hvussur okkurt fyri at gera tað og hvar eitt asfaltverk stendur best tað er sjálvandi ringt hjá mær at siga men har sum tað er á sundi er í hvussur ein góð plasering so hetta er umhvørvisliga tað eri eg ikki so væl inni í og tað er ikki tað sum umsitingin úti í fíggjarmánlaráðnum hevur arbeitt við tað er ikki umhvørvispartin tí tað evur tað er nakað hjá landsverk so so har trúgvi eg at mann kemur meira inn á tann partin í í nevndini tá ið tað kemur har til so tað ivist ikki í at tann parturin fer at blíva væl viðgjørdur eisini men men eg haldi í hvussusur at hetta er gott at fáa broytt hettar tað blívur nógv minni vilíkahald í mun til verandi og umhvørvisliga burdi tað eisini verið nógv betri so tað haldi eg tað sum eg havi at siga um hettar her nú takk fyri ja takk tað var ein viðmerking
frá heðinsachariasen ger so væl ja takk fyri og har eri púra samdur við landsstýrismannm
í tí at at vit so tekur suðuroynna so er hon líka sum nakað fyri seg tað eg veit ikki at eg segði tað tá ið eg tosaði um hetta við flytbari og og tað er tað sama eisini tá mann tosar um akkurát hvar eftir at ásøk skal liggja men tað at at tú hevur tað liggjandi uppi í fjøllunum í hvussu vit so skalt flyta tilfar niðan fyri síðuna koyra tað oman aftur tað kann gerast betri tí tað er púra rætt og eisini tað er her at at mann í hesum førinum skifti nakað út sum sum er so mikið slit teg og fornýggja tað tað er tað er púra rætt men men altso hin parturin har er tað ikki ein trupulleiki og við at at aðrir kunna koma inn men men tað at tú skiftir greiðirnar út tí so tí at ella amboðini tí at tað er so mikið nógv slitir og at tú so hevur eitt eitt eitt stakinerað skerponur ja takk uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja tann partin sum hevði sæð
kariasen kemur inná við hesun her privatu har har er tað sjálvandi ein politikkur hjá fólkaflokkinum at mann er glaður fyri tann partin tann privata partin og pállarenatúgvu var eisini inni á tí tað síggi eg heldur ikki sum nakað nakran trupulleika um tað skuldi komið har til eitt sindur seinni kanska pollarena tykum ætlar at stilla upp fyri fólkaflokkinum tá i hann er blivin spentur í tí partinum eg veit ikki árliga takk fyrija takk so var orðaskifti
um hetta málið liðugt og málið verður beint í fíggjarnevndina vit fara so undir punkt seks og sjey av skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtsmáli hundrað og fimm tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tænastumenn landsins og fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og seks uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um tænastumannaeftirlønir og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin jørgun niclasen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi hervur polsdóttir fyri framsókn ruttvang og fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyrstur at røða er jørgin niclasenger so vælja tað verður eitt lítið eyabliktil vitfara

að tað var eitt lítið tekniskt óhappir tey sum skulu vera framsøgufólk tað var jørgun niclasen fyri fólkaflokkin eygun samuelsen fyri tað ja nú verður tað heilt skjótt a ja og eykun samuelsen fyri javnaðarflokkin
er har joensen fyri sambandsflokkin har var pálsaftur fyri tjóðveldið steffan klæm pálsa fyri miðflokkin og ruttvang fyri nú fær jørður niklasen orðið fyrst ger so væl harra formaður
av alt mítt lív havti eg hoyrt um at tøknin skal fáa alt at rigga betur men eg haldi ikki tað riggar altíð men nú riggaði so nú var tað ikki tí at eg fara aftur í tíðina áðrenn tøknin kom men men eg fari kanska aftur í tíðina tí vit viðgerða í dag tvær lógir viðvíkjandi tænastumonnum og vissi ið eg skal siga mína meining so meini eg at tænastumannasetanir er lat meg siga htta fýrakant er ein leivd altso tað var nakað sum var var ógvuliga viktigt í sínari tíð at mann hevði tænastumannasetanir líkasum mann knýtti fólk fæst til sítt arbeiðspláss og tey høvdu ikki tað sama rásarúmið og so eisini so gjørdi mann skipanir rundan um tað og tað var ógvuliga viktugt og gott í tí tíðini men tey seinastu hvat tretivu árini eg má líkasum farin burtur frá tænastumannasetanum hog farin yvir tili sáttmálasett

prestar verða framvegis sett sum tænastufólk tænastu menn eitur tann eisini menn eitur tað enntá h og aðalstjórar í landsstýrinum thavi eg so alla mína tíð tosað frá tí eg haldi ikki tað geva nakra meining altso ein tænastumaður hevur gott nok ikki log til at strika altso eg rokni við at um tað skuldi hent at tann aðalstjóri strikaði nakrar dagar altsor tað hevði neyvan tá tá vil eg siga at tað var viktigari at at at fólk sum sum arbeiddu á ein einum heimi fyri tey allarveikastu samfelagnum tað eg rokni við at tey starvsfólkini eru viktigari at hava til arbeiðis hvønn einasta dag ei kanska ein agalstjóri ikki tí tað er virðið í tí men allar skipanir eiga at appilera til at fólk sum p á nakran máta kunnu arbeiða so leingi sum møguligt eg pástandi at jú longri ein hevur tilknýti til arbeiðsmarknaðin jú longri hevur ein

tí eg ímyndi mær attá mann kemur til tann dagin nú fari eg heim og so er er arbeiðslívið liðugt at tað kann virka sum ein hvøkkur fyri summi men ikki øll tað eru sanniliga nógv sum duga at nýta tað við hesum uppskotinum ø taðheur veið arbeitt í rúm a tíð við tí so hevur fráfaringaraldurin hjá sáttmálasettum verið hálvfjerðs ár og hann skal hækka upp til tveyoghálvfjerðs ár tá tað kemur til tænastumenn so hevur hann verið sjeyogtrýss ár og tað er ikki ein spurningur um fólk hava sambært lóg verið bara send til hús sum sjeyogtrýss ára gomul og hava ikki kunnað arbeitt longur tað hava verið dømir um um skúlastjórar sum verða koyrdir til hús hóast teir eru sera væl egnaðir og eiga nógv eftir at geva h tað tekur mann so nú í hesi lógini og hækkar upp á æh fyri at halda meg til fráfaringaraldrin so kann onkur siga jamen hví tveyoghálvfjerðs ár hví eg ikki bara geva lest og eg haldi at tað at ein kann arbeiða so leingi sum mann vil á tí eini síðuni fyri tann einstaka er tað virkuliga gott at mann kann so leingi mann kann men á hinari síðuni vissi ið mann segði vaska tað er einki áramál á tað er bara so leingi sum ein sjálvur hevur hug so merkir tað at fyri alment sett so skulu vit inn í fyrisitingarlógina og inni í fyrisitingarlógini eru greiðar ásetingar um at vissu a fólk skal sigast úr starvi so skal tað vera tíð og tí og tí og tí tað skulu vera sakligar grundgevingarfyri og vis mann ikki hevur eitt hámark á so merkir tað at tá ið ein alment settur so skal fara úr starvi so má tað skrivast í eina uppsøgn og tað má forteljast fyri viðkomandi sum hevur tænt hesum starvi í fjøruti ár ella kanska meir at nú kanst tú ikki brúkast til hatta og hatta og hatta og hatta tú dugir ikki nóg væl meir altso tí tað má grundgevast fyri hví ið viðkomandi var góður nokk fyri trimum árum síðan men ikki góður nokk nú og at verða sendur til hús við einum slíkum pappíri tað meini eg er er meir ella minni ómenniskjasligt altso aldur kann koma hjá okkum øllum og og vit halda okkum øll vera ung se eg havi hildið meg ungan alt mítt lív og eg fari sikkurt halda rungan aftu mítt lív so tí skil vil mann ikki kennast við aldur eg havi hoyrt onkra av sunm ungu kalla meg gamlan altsu eg blívi hálv fornermaður altso men so so tískil tað at mann hevur eitt sovorðurt marka á sum sigur ja tveyoghálvfjerðs ár tá er tíðin komin men siga vit so jamen so kunnu vit gera eina avtalu um fungerar jú fínt heri jú altvið eviða deilt at um tú hevur hug so so kanst tú halda fram og so sigur mann eg upp til tvey ár í senn taðvilsig at mann letur tað upp fyri at viðkomandi kann arbeiða so leingi tað skal vera men men líkasum at mann ikki skal koma har til at mann skal til at skriva fólki eina óbrúkligheitsváttan at hava við sær tá ið tey gevast arbeiðsmarknaðin so eg veit at onkur kommuna hevur sagt at tað skal vera bara forevvur eg haldi at hugsa vit menniskjagt so er tað rætt at hava eitt mark sum hetta men við undantøkum so tað kann leingjast

tað er at ein tænastumaður hevur higartil kunnað farið upp á pensjón sum trýss ára gamal og hevur tá fingið so so stóran part av pensjónini við sær tað er fyri nógvum árum síðan hækkað upp til tveyogtrýss ár í danmark tað gera vit nú men ikki fyri verandi tænastufólk bara fyri tænastumen sum verða settir nú frá frameftir í danmark hevði mann gjørt tað afturat altso tað ræður um hjá okkum at fáa fólk at arbeiða leingi at tað hevur verið í so logrativt at tikið pensjónina fyrr tí tað gevur forroldsvís nógv at tí gjørdi mann tað í danmark jamen fór mann tíðliga trýst tveyogtrýss ára gamal jamen so var tað forholtsíst lítið mann fekk í pensjón minni altso meðan vilt tú taka hesi árini afturat ja men men so slær tað nógv kraftíðari út í í verandi skipan sum vit hava so tey síðstu árini geva ikki serliga nógvar pensjón tí er tað líkasum eina appell til fólk vast hvat líkasum frá tá tú gerst fyrr og tað haldi eg ongantíð at vit skuldu gera men sum sagt aso tað fekk mann ikki semju við tænastumanna ella tey feløgini sum hava tænastufólk til tað fekk mann ikki semja um men mann fekk so hækkað tað upp á tveyogtrýss ein onnur skipan sigur at um viðkomandi fer lil sjeyogtrýss og í verandi lóg sum skal úr starvi so fær viðkomandi pensjón sum um viðkomandi arbeiddi til hann var hálvfjerðs tað var ein mótvekt ímóti at hitt við at fara frá sum trýss varð so logrativt so právaði mann at bjóða nakað í hinum endanum og tað sjeyogtrýss ár er nú eitt sindur flótandi sjeyogtrýss ár stendur í lógini tí tað var bara fólkapensjónsaldurin men sambært lóg so kemur hann at hækka áðrenn eg framyvir so tískil kemur handan reglan nú at verða galdandi ikki frá akkurát sjeyogtrýss men frá fólkapensjónsalduri sum í dag er sjeyogtrýss hetta broytir einki nú men í

at fyri landskassan a hava tænastumannasett tað merkir at mann rindar út løn men pensjónin sæst ongastaðni viðkomandi færsotænastumannapensjón tá i mann fepuaa pensjón og tá verður tað útreiðsluført tað vil siga vit hava faktiskt eina fíggjarlóg sum ikki lýsir tær útreiðslur vit hava tí tí pensjónin er har at hon verður útgoldin um tíggjuogtjúgutretivugfjøruti ár ja men men tað er statvekkan útreiðslur fyri tar tað fer landskassan er ikki gott og og sjálvur haldi eg at vit eiga at halda fram við at at sleppa vekk frá tænastumannasetanum og tað vil siga at mann fer yvir til sáttmálaløn og og eg vóna at mann kundi samráðast seg fram til tað tí at at tænastumannaeftirlønir eru betri enn venuliga eftirløn og vit síggja ofta við tænastumonnum at teir hava lægri løn enn kanska líknandi bólkar so tí kundi ein slík samráðing við at flyta seg yvir til sáttmálaløvn verið at sjálv lønin blívur hægri og og so blívur pensjón goldin pp á sama máta sum hjá øðrum starvsbólkum og harvið hevði hon verið kanska eitt sindur minni so eitt sindur meira til tey í teimum góðu árunum kanska tá mann hevur familju na og sovíðari og á eldraárum eitt sindur minni sum mann kanska eisini kann klára seg við eitt sindur minni so eg vildi hildið at mann skuldi sett datu fyri nær ið vit gevast at seta tænastufólk og fingið tær samráðingarnar í gongd við tey feløgini sum eftir eru hvussu kunnu vit frameftir seta tænastumánas takk fyri vomanditakk fyri so er tað næsti røðari
ja nú komar viðmerking til jørður niclasen nakað seint men vit taka hana herhærdi joensen gjørt væl harra formaður ja tað var sum
í hvønn fall er tað bett men tú nevndi jøk niclasen at her við at at tænastmenn kunnaði ikki streika og um ein aðlastjóri fór í streiku so hevði mann kanska ikki merkt tað so forferdiliga hart úti í samfelagnum kann jøk niclasenini siga nakað um partvíst hvussu eri arbeiðstíðina hjá tænastumum settar altso er tað er tað er tað fjøruti umma viku ella ella er tað døgnið runt at ein tænastumaður so at siga er í arbeiði og fer og so allík ein spurning afturat visti visti tá mann tekur prestarnar vist teir fær eitt streyki og og tað blívur nakað langvarligt og tað doyr nakað fólkið hvussu hvussu fara teir so í jørðina verður tað verður tað gjørt av av onkrum øðrum ella fara okur bara at orðna tað so ella so hvá hvamsvís kann jøk niclasen siga nakað um tað takk fyri niclasen ja nú
nú nú vari eg eitt sindur freistaður á
at at nú er tingmaður tað kundi verið spurt onkran í landsstýrinum hvussu mann ger jenusarana ella onkran sovorðna men men tað er eingin ivi um at at at streykrætturin eigur at kunna verða brúktur men ikki misbrúktur og tí haldi eg sjálvur mon burdi havt eina lóg sum segði at ja streykrætturin skal vera har men ikki at seta fólk í í í vanda sum tað onkuntíð hevur verið gjørt streykun í føroyum tað meini eg heilt erligt tað skuld er gjørt við lóg altso bara tú kanst strikast sum tú vilt bara ikki seta fólk í vanda tá tað kemur til prestar ja altso í korona var nokk so friðarligt rundanum har men men jaðrðarferðir vórðu hildnar allíkavæl og so so eg haldi at tá ið vit kunnu liva í einum landi har tollarar ikki eru tænastumenn so eiga vit at kunna liva við at prestar eisini hava tann møguleikan at at streykum tar skuldi men tað er lagaligt fólk so so eg vænta ikki tað vera tær stóru strikurnar av av teimum

vit hava sum sagt tvær tvey tvey lógaruppskot til viðgerðar undreinum tað er lógin um um tænastumenn og tað er lógin um eftirløn til tænastumenn og tað mann kann siga tað yvirskipaða í hesum her við lógini um tænastumenn har eru nakrar broytingar fleiri men tað yvirskipaða broytingin tað er hetta her við fráfaringaraldrinum hjá tænastumonnum sum mann vil hækka frá hálvfjerðs upp til tveyoghálvfjerðs ár og undanfarni røðari hann tosaði so um hetta her við at fólk skulu arbeiða sum longst eg vil siga at fólk skulu sleppa at arbeiða kann mann siga so leingi sum tey hava hug og orku til tað tað eri eg samd við honum í men men hann tosaði so ímóti hesum her við ati at mann sleptu lest at mann ikki hevði nakra aldursáseting og nú er tað so mann kann siga tað er ikki mín uppgáva at forsvara samgonguskjalið hjá hesari samgonguni men men tað kann undra eitt sindur tí tað stendur jú í samgonguskjalinum at at mann skal at aldrin eigur ikki at verða avgerandi fyri nær mann fer frá arbeiðsmarknaðinum og tann broytingarnar sum mann skal gera í tænastumána lógum í øðrum lógum stendur í samgonguskjalinum tað skal so vera út frá tí og tað er tað so ikki hetta her hetta er at hækka aldrin frá hálvfjerðs til tveyoghálvfjerðs fráfaringaraldrin ø tað við at tosa um aldur ella ikki aldur tað er man siga visti mann fer yvir til tað at aldrin ikki tað avgerandi tað er faktiskt eitt heilt annað prinsipp mann tosar um tá tá tosar mann um at at tað eri at tað er førleikin og ikki aldrin sum avgerð nær mann fer av arbeiðsmarknaðinum og tað er líka sum upp til hvønn einstakan ati taka støðu til tað soleiðis skilji eg tí hvussu er og og at tað er tað er tað sum líkasum skal verða tað berandi nú vita vit at at tórshavnar kommuna hevur avtikið fráfaringaraldrin fyri kortum og eg meini eisini at tá ið núverandi borgarstjóri varlandsstýrismaður í arbeiðsmarknaðarmálum tá núverandi borgarstjóri tórshavnar kommunu tá meini tað var eitt uppskot sum kom niðan her við javn viðgera arbeiðsmarknaðin har aldrin varð tikin úr men eg meini tað fall burtur tá ið valið var útskrivað men tórshavnar kommuna hevur so í hvørfalli strika fráfaringaraldrin og er tað trupulleikar í øðrum lógum sum til dømis fyrisitingarlógini sum mann nevnir so so sjálvandi so kundi mann trúði at so hugdi mann eftir tí men tað er í hvørfalli heilt annað prinsipp at fara yvir til at í førleiki og ikki aldur heldur enn at hava eina aldur kann mann siga annars so eri so er hetta her so er sum tað eisini verið sagt her so varð tað nevnt eitt so ar hevur eitt líknandi uppskot verið í tvey túsund og trettan altso at broyta tænastumállógina nokk fleiri av hesum her punktunum og eg minnist nú tá eg lesi tað síggi tað stendur at fíggjarnevndin var samd tá um at mann skuldi samráðast og koma til semju við tey fakfelni sum tað snúði seg um og tí feldi løgtingið tað uppskotið tað minnist eg væl nú tá eg lesi tað eg var sjálv fíggjarnevndini tá tað er so ikki tilfeldi í hesum málinum her eru fimm feløg nei seks feløg sum mann hevur havt tveir hoyringsfundir við um tey feløgini sum hava samráðingarrætt fyri tænastumenn mann hevur havt tveir hoyringsfundir og og mann er ikki blivin samdur um tað er eitt felag sum tekur undir undir við hesum her at hækka fráfaringaraldrin og hini fimm taka so ikki undir viðtí hetta frá hálvfjerðs til tveyoghálvfjerðs ár so sum eg lesi hetta øher eru so aðrar broytingar eisini eitt stendur eitt sum undanfarni røðara eisini var inniá tað er hetta her við at mann sigur at mann fer ikki at seta fleiri tænastur menn framyvir tað stendur eisini í í í uppskotinum ø og at at at mann kannska skal seta datum har mann kemur har til men eg havi bara hug at viðmerkja at tað hevur hvørfall verið eitt kjak um hetta her eg sigi ikki at mann skal seta fleiri tænastumenn innan fyri vælferðar øki men men tað hevur hvørnfalt verið kjakð um tað fleiri ferð tá ið verkføll hava verið um tað at mann at teir tænastumenninir fækka sum mann burdi havt fleiri ella ikki tað veit ikki um tað erta rætta men her verður so hvussur sett fram at mann fer so ikki at forseta við at seta fólk í tænastu tænastumannastørv ikki tey innan fyri fólkaskúla og og innan fyri námsfrøðiligu øki og so víðari har sum mann hevur havt nógv nógvar tænastur men fyrr øh her eru so aðrar broytingar sum er sum mann kann siga ki kanska ikki hoyrir nú tín er til altso at mann kann fáa innlit í upplýsingar um hvørhevur søkt størv tað verður verður strikað tí at øll onnur uttan tænastumenn kunnu søkja størv í trúnaði og og so er taðhettaher við royndarsetan tað havi eg hug at niðaum eitt sindur við mann hevur eina royndartíð upp á tvey ár og tað ætlar mann so eisini at gera galdandi fyri prestar ella tænastumenn í fólkakirkjuni sum tað eitur og tað er prestafelagið harðliga ímóti og eg helt tað var nokk so relevant sum sum tey hinevna har at hvør skal døma um ein prestur er egnaður ella ikki og hvørji skulu kriteriun e vera um presturin er egnaður til sítt starv annað enn tað sum gongur fyri seg millum bisp og og prestarnir tað haldi eg er ein nokk so relevantur spurningur at mann og harafturat minnist eg eisini og tað hevur so ofta verið frammi at tá ið fólkakirkjan bleiv yvirtikin tá lovaði mann at viðurskiftini hjá prestunum skuldu ikki broytast men eg tað er jú broytt tað vita vit øhso har er í hvørfall nakað ø og so er nakað við reiðu løn hetta her við at at hesa lønina sum mann kann fáa at visti mann fer í annað almenn starv so verður hon mótroknað ella so so fær mann ta hægru lønina men ikki tvær lønir tað er nakað sum kanska ikki er so býtt og so er tað eisini hetta her við at mann í staðin fyri at fara frá teimumtrýss fer frá í tveyogtrýss og mann kann siga í dag tá ið vit mangla nógva arbeiðsmegi tað er nemliga tað at kunjukturarnir ganga upp og niður í samfelagnum tá ið vhava kanska hava arbeiðsloysi tá ivu mann hug at gera skipanir sum fólk sleppa fyrr av arbeiðsmarknaðinum øhog tá ið mann so hevur mangla arbeiðskraft so hev man hug at leingja tað og tað er nokk hetta her eitt sindur at mann setir frá trýss í staðin fyri at kunna fara frá sum trýss so fer mann frá sum tveyogtrýss ár ára ára gamal men har er tað so hvørnfall ta góða við tí at vilja siga at tað er bara galdandi fyri tey sum koma í størv tað er ikki afturvirkandi og sum prinsipielt sæð so sjálvandi haldi eg at tað er gott at tey sum hava hug og og orku til tað sleppa at arbeiða so leingi sum tey vilja eitt annað sum eg haldi er gott í hesum her tað er tað man leggur upp til eitt slag av seniorðsetan av tænastumonnum altso tað at mann tá tá ið tá ið pensjónsaldrin nærkast so kann mann fara visti mann til dømis er ein eðalstjór ella almenn stjóri ella eitt annað sum mann kanska hevir hug at hava eitt starv sum ikki er so krevjandi so kann mann fara í ta starvi og allíkavæl beat halda eftirlønirna sum tí eftirlønirnar tann eftirlønarrættin sum mann hevði øh tað haldi eg vera øgiliga gott tað sum eg sakni tað er meira enetað er tað generella við ceniorsskipanin um tað er so nógv ár síðani atat mann hevur tosað um hetta her gransking innan fyri hetta her við tá ið fólk fara av arbeiðsmarknaðinum at ella verða verandi arbeiðsmarknaðinum aftan á tey til dømis eru sjeyogtrýss ella hvat nv hvat fráfaringaraldri nú er at tað sum er øgiliga viktigt bæði fyri arbeiðsplássið og fyri viðkomandi persón tað er tað at mann tosar við tann persónin og finnur útav hvat skulu uppgávurnar hjá viðkomandi vera frameftir at tað er øgiliga gott fyri arbeiðspláss og persón at mann líkasum tekur eina sovorðna eftirmeting í staðin fyri at mann verður verandi bara forseti bara automatiskt trý ár afturat fimm ára afturat at mann ikki tekur tað upp eldrieldri arbeiðskraft hevur ofta nógvar royndir og nógva vitan sum kanska kundi koma í arbeiðsplássinum til góðar upp á ein øðrvísi máta ella bara tað mann hevði fingið sett orð á hvat er tað fyri mann kann siga spískkompitansir sum hesin persónurin hevur tí bara tí at hann hevur havt hevur so nógvar royndir og hevur verið so nógv ár í starvinum at mann líkasum ger sovorðnar seniorðsskipanir har har mann líkasom tekur støðu til hvussu skal tín framtíð vera á hesum tað hevði eg hugsað mær at fíggjarmálaráðið gjørdi meira við so at mann fekk seniorðsskipanir í heila tikið ikki bara innan fyri hetta økið men samanumtikið so kann mann siga at at her er ikki alt sum fakfeløgini taka undir við og tað má mann so hyggja uppá í fíggjarnevndini hvat mann ger við við tað um mann tekur undir við teimum tingunum ella mann velur at at gera sum síst at mann sigur tann partin sum tað ikki er semja um skal man fáa semja um

øeykun samelsen hetta lógarupskotið nokk so nokk so gjølla og og eg púra samdur í tí sum sum eykun samulsen før fram um at vit skulu hava eina góða cnioskipan fyri fyri fyri starvsfólk og og at tað er enávísir fleksibilitetur inni tað haldi eg eisini nakað sum sum fíggjarmálið sum eykun samunsen sigur eigur at arbeiða meira við og tí rtí eru hetta her uppskotið haldi er tað er bæði tað er nógv góð ting men taðer eisini kanska onkur minni góð ting altso hetta her við ati at tú kann fara í eitt annað lægri lønt starv og samstundis varðveita eftirlønina tá frá tí uppruna hægru lønir tað er øgiliga gott gott átak og og oger tað at fólk ja attað tað tað tað ger tað at fólk kanska eisini blíva longri á arbeiðsmarknaðinumtað kanska óhepna er kanska tað at mann lóggevur við teimum tey sum longu eru sett við afturvirkandi kraft a tað er kanska tað óheppina í hesum her takk fyri harra formaður eygun samuelsenja takk
fyri hetta
taða her við ceniorð skipanini sum eg skilti tað har haldi eg ikki mann vil sig av listarætt mann lóggevur afturvirkandi tað verður galdandi frameftir men mann kann siga at tað tað kann ljóða kanska løgið at mann kann fara eit lægri starv og varðveita tí hægru eftirlønina men har skal mann minnast til at at at tænastumannin á størvini har eru har eru nøkur rættindi sum tænastumenn ikki hava sum ger at tey so fáa til dømis tað á tænastumenn ikki kunnu fara í verkfall tað ger so kanska tað at lønin er eitt sindur hægri ella eftirløn er eitt sindur betur altso tað er tað er sovorð sum verður við o upp ímóti hvørjum øðrum tí eri er tað kann mann siga tey rættindini at tey verða varðveitt tað haldi eg fínasta lagi tí at ein tænastumaður hevur frásigið sær eisini nøkur rættindi tá ið mann verður settur í í tað slagið av størvum takk fyri harra formaður jatakk næsti røðari er erhard

ø ja bæði málini eru til viðgerðar undir einum hundrað og fimm hundrað og seks tað er um tænastumenn landsins og um tænastumannað eftirlønirnar

gev deilt eitt sindur upp tað er fyrsti fráfaringaraldurin hjá tænastumonnum sum verður hækkaður úr hálvfjerðs árum upp í tveyoghálvfjerðs

soleiðis sostatt verður tað sum hjá øðrum almenni starvsfólkum fakfeløgini eru sum heild ímóti hesum sjálvt um tað er púra fríviligt at arbeiða til tilmælin eru tveyoghálvfjerðs tey sóu heldur at fráfaringaraldurin lekkaði millum annað tí tey meta tað er ikki forsvarligt at lata so eldri fólk arbeiða á millum annað tolleftirlitumborð á smyrli fiskiveiðaeftirlitnum mrcc og so víðari

verandi tænastumenn kunna tó framvegis fara frá við eftirløn tá teir eru trýss tað er tó eitt krav at teir skulu hava verið tænastumann tænastumenn í tíggju ár ella meira í dag eru tað umleið tvey hundrað og fjøruti tænastumenn í starvi tað eru í høvuðsheitunum lærarar pedagogar prestar serlæknar skiparar navokatørar maskinmeistarar aðalstjórar og tollari fyrimunurin við at hækka fráfaringaraldurin er millum annað at tá ið tað er trot á arbeiðsmegi og fólk meta seg at kunna vera virkin á arbeiðsmarknaðinum í longri tíð so vil mann lata upp fyri tí møguleikanum á fríviligum basisi

broyting sum verður tað verður um innlit tað er soleiðis at tá ið eitt tænastumánaðstarv verður lýst lest so kunnu hinir umsøkjararnir biðja um at fáa innlit í hvør annar ið søkir ømann verður heldur ikki revsaður um mann boðar frá ella fortelur hvør annar ið hevur sjúkt tað er tað ikki heimild fyri tað er vanligt at tá mann søkir starv eisini hjá tí almenna at so kann mann gera tað í trúnaði men hendan verjan er altso ikki galdandi fyri tænastumenn og við hesari lógarbroytingini so gevur mann ta verjuna til tey sum søkja sum tænastumenn tí mann metir tað at við tað at tað kann vera ítrúnaði so kann mann fáa nakrar fleiri umsóknir enn um tað var um eingin verja var ímóti innliti til sovorðnirmál

hon skal rameftir verða galdandi fyri prestar eisini um hendan her lógin kemur í gildi hjá tænastumonnum generelt so er tað soleiðis at tey fyrstu tvey árini eru royndarár men hjá prestum hevur mann ikki havt hesi her royndarárini og tað sum mann gjarna vil við hesari lógarbroytingini tað er tað at mann sigur at royndarárini skulu verða galdandi fyri prestar eisini tó undantikið um so er at ein prestur sum hevur verið í tænastumannastarvi søkir eitt annað starv so skalt tú kunna taka tað við tær og soleiðis sleppa undan royndartíðini

tað verður eisini sett forboð í móti alment at siga frá tænastumanna forhoyrir og frá tilhoyrandi rættafundum hetta er longu galdandi men við hesum verður tað meira presiserað at forboðið fevnir um upplýsingar fignir til vega bæði fyri fyri og undir tænastumanna forhoyrinum og rættarfundinum í málinum og uttan mun til um talan er um munnligar ella skrivligar upplýsingar

um ett starv hjá einum tænastumanni verður niðurlagt vegna umleggingar í fyrisitingini ella størri broytingar verða gjørdar av arbeiðslagnum av arbeiðs slagnum og tað ikki er gjørligt at ávísa viðkomandi eitt annað so hevur tænastumaðurinm í dag rætt til at fáa sína núverandi løn í trý ár fram hendan lønntað er tað sum mákku kalla fyri reiði løn um tænastumaðurin bert hevur til dømis eitt ár eftir áðrenn hann kann áðrenn han røkkur pensjónsaldrinum so kann hann tó ikki fáa reiðiløn í meira enn hetta her eina árið inntil hann kemur upp undir loftið

sjálvt um tað leggur upp til at tænastumaðurin verður settur í okkurt annað alment starv innan eitt trýáraskeið í lokið so steðgar reiðulønum heilt ella partvís argumentið er at tað er ikki rímiligt at ein persónur sum fær reiðuløn eisini skal fáa løn fyri taðn nýggja almenna starvið hjá lógaruppskotið leggur eisini upp til at tænastumaðurin skal vera tøkur meðan hann fer reiðiløn hetta merkir at um hann gerst álvarsama sjúkur sum missir hann reiðilønina tann sama er galdandi um tænastumaðurin verður ávíst er eitt annað starv sum mann hevur skyldu at taka av sambært tænastumannalógini tí tá missir hann eisini ta hesa her sokallaðu

eftirlønaraldurin hjá tænastumonnunum hann kemur eisini sambært hesum lógarbroytingini at hækka frá trýss upp í tveyogtrýss ár men veverandi tænastumenn tað vil siga teir sum eru í skipanini í dag teir hava framhaldandi rætt til at hava trýss ára fráfaringaraldur so hetta er altso bara galdandi fyri teir sum verða settir av nýggjum og so kallaða seniorðsetan og fyribilstænastan í hægri starvi sum er so verður eftirlønin roknað út frá tí lønarstaganim sum mann tænastumaður hevur nátt tá ið hann fer fer frá við eftirløn men við hesum uppskotinum so kann ein tænastumaður sum velur at skifta starv til eitt starv hvar hann fer eina minni løn í eina tíð so kann ein statvek velja at halda ta tænastumannaeftirlønina sum tað hægra lymta starvið gevur heimiltfyrði

góð tað er tað at um ein tænastumaður verður uppsagdur tí at hann fer ein minkandi vinni førleika tað kann vera at ein tænastumaður kemur til skaðus og vissi hann missir sín førleika meira enn trýogtretivu prosent so fer hann rætt til at eftirlønin hjá honum tá ið hann fer frá verður roknað sum um hann hevði havt starvast alt lívið og uppnátt fullan ansenitet tavil siga at um tú kemur soleiðis fyri at tú fær ein ein varandi skaða tað kann verða av sjúku ella av av av øðrum orsøkum so so beheldur tú statiðvekk tín ansennitet tá mann tá tað tá tú so kemur til tann aldurin hvar tú skalt frá við eftirløn og fáa tínar tænastumanna eftirløn og hatta haldi eg er ein ein góð

sjúku ella ella skaða sum minkar um teirra arbeiðsførleika men tað skal minkast iður við meira enn trýogtretivu prosent

soleiðis ja vit viðgera broytingar ílógini um tænastumenn landsins og í lógini um tænastumannu eftirlønir tað eru fleiri ymiskar broytingar sum æala komað inn á tær so líðandi so er tann eina broytingin ati at ásetingin um at umsøkjarar og feløg kunnu fáa fáa innlit í nøvnini á øðrum umsøkjarum ella fó nøvnini á øðrum umsøkjarum at vita at tann ásetingin verður strikað hendan ásetingin hon kann hava við sær at tað verður alment hvør tað er sum hevur søkt størv og tí kann tað eisini hava við sær at fólk halda seg aftur frá at søkja so tað tað er ein góð broyting tað verður eisini gjørd ein nágreining í paragraff átjan har tað verðurlagt eitt stykki afturat sumljóðar at ásetingin í stykki átta fevnir um upplýsingar ið fingnar til vega bæði fyri og undir avhoguog rættarfundim sum verða hildin í málinum og er galdandi fyri bæði skrivligar og munnligar upplýsingar so nágreinar hvat ið hvat innlit kann fáast í hesi viðurskiftini taðverð eisini gjørd á ein nágreining í ni ásetingini um royndarsetan og nærundantøk kunnu gevast umframt at ætlanin er at gera broytingar soleiðis at tænastumenn í fólkakirkjuni verða settir verða royndarsettir í við einari royndartíð í tvey ár har ið setannamynleik hevur møguleika at meta um viðkomandi er egnaður til fasta setan í einum hoyringsskrivi so hjá frá prestaðfelag føroya sum verður tað víst á hvør tað er sum skal meta um um viðkomandi er egnaður tað verðu eisinigjørdar broytingar viðvíkjandi tí sum eitur reiði lønni sambært lógini so hevur ein tænastmaður rætt til sína higartil galdandi løn í trý ár tá ið starvið verður tikið av vegna umlegging at fyrisitingin ella broyting av arbeiðslagnum tá og tað ikki er gjørligt at ávísa tænastmanninum eitt annað starv har sum mann hevur skildi at taka av heta tó bara galdandi fram til tann dagin fyri starvið galdandi freðingaaldurin uppskotið leggur eisini upp til eina at ein heimild verður fingin til fyribils heilt ella partvíst at steðga reiðilønina hjá tænastumanni um viðkomandi fær starv hjá tæmenna í trý ára tíðarskeiðnum altso kann landsstýrið í ávísum førum mótroknað reiðilønina um tænastuma fær í almanna alment starv samstundis sum hann fær reiðiløn so verður kapittul ellivu um lønarforskot og slønar skuldarbending í lógini um tænastumeð landsins strika

fráfaringaraldurin verður hækkaður úr við hesum uppskotunum vi úr hálvfjerðs árunum upp í tveyoghálvfjerðs ár umframt at mann hækkar aldrin fyri nærir tænastumenn kunn fara frá við eftirløn frá trýss árum upp í tveyogtrýss ár mann kemur eisinivð einari cnioskipan við siniorsetan har tað verður ásett at landsstýrismaðrin kann gera av um tænastumaður sum fer í eitt lægri lønt starv kann veita rættin til at fáa roknaði eftir hægru lønini og har verður víst til eitt dømi um visti ein tænastumaður sum er stjóri og hann viðkomandi ynskir at fara frá sum stjóri men heldur vilda halda fram sum vanligt starvsfólk sumkannha varðveita eftirlønina frá hjá frá stjórastarvinum vissi mann so hyggur eftir viðmerkingunum til uppskotið so verður tað sagt at hoyringartilgongdin hevur verið rættiliga long tí at feløgini sum hava samráðingarrætt fyritænastumenn hava verið á tveimum hoyringarhoyringsfundum í tinganesi í samband viðhesar broytingarnar men tað verður eisinivíst á feløgini hava fingið uppskotið sen sent til eina stutta skrivliga hoyring og tað eru fleiri av hoyringspartunum sum ískrivlja hoyringini vísa á ati at freistrin var alt ov stutt bara tríggjar dagar otað tað er simpultenn ikki nóg gott sjálvt um feløgini hava verið á fundum so má mann tryggja at tey hava eina nøktandi hoyringsfreist at verið at tey ikki kunnu koma við einum fullfíggjaðunum hoyringsskrivið tí at freistin bara vara tríggjar dagar og tá tað so vísir seg at feløgini heldur ikki eri serliga samd við uppskotinum og at tey beinleiðis eru ímóti fleiri broytingunum so so haldi eg ikki at tað er heilt rætt farið fram tað er nokk so viktigt haldi eg tá mann ger broytingar í hesar lógini at at mann kann fáa eina eina semju við feløgini so tað vóni eg vóni at fíggjarnevndin fer at taka hesa hoyringspartarnar inn sum mann ær viðgjørt at málið væl og mann kann hoyra frá pørtunum hvat tað er tey vísa á og so víðari eg haldi eisini at tað hevði verið rímiligt at tað var eini betri meting gav hvat fyri fíggjarligar avleiðingar hetta uppskotið fær tað tað verður vístur at tað kann hava sparingar við sær at tað verðu ikki ordiliga víst á hvat fyri fíggjarliga ævringar eru og tað haldi eg tá mann gert broytingar hesari lógini at tað kundi verið rímiligt at tað var eitt sindur sindur betur greinað mentað eru sumi góð ting við hesum uppskotunum og tað eru summi sum sum kanska summi ting sum kanska reisa nakrar prprinsipiellar spurningar tað vænti e at fíggjarnevndin fer at taka upp í nevndini í nevndarviðgerðini og at tey fara at taka tann partarnir inn sum skuldu hoyrast soleiðsat mann fær eina góða viðgerð tað var alt eg hevði at siga um hetta
klein poulsen fær orðið ger so væl
tænastumannalógina og og tænastumenn sum heild ikki nakað sum eg visti so ræðuliga nógv um áðrenn eg setti meg hesa lógina harra formaður tí prøvaði e líka at hyggja eitt sindur eftir søguni hvar hvar byrjaði hetta og og hví og annað og et ikki endiliga so lætt at finna svar upp á tað men sum eg skili ta so byrjaði tað við við starvsmannafelaganum sum bleiv stovnað í nítjan hundrað og áttaogfjøruti samstundis vit fingu sama ár sum vit fingu heimastýrislógina og og í starvsmannafelagini hevði mann tvær deildir og tað var tey sum arbeitdu undir løgtinginum og tey sum arbeiddu undir ríkinum sum tað stendur skrivað og í hesum felagnum hevði mann bæði starvsfólk og tænastufólk men áhugamálini soleiðis gingu ofta upp á tvørsur av hvørjum øðrum og tí fór felagið í tvíningar í nítjan hundrað og einogtrýss og tað fekk mann

og og lógin um tænastumenn hon er frá hálvfjerðs og og støðan tann at vit hava brúk fyri fleiri dagføringum og og tað er tað sum mann roynir at gera her her eru fleiri broytingar sum fóra og koma inná øhmen fyrst hyggja eftir hvussu nógvir tænastumenn eru so hava vit sambært viðmerkingum tvey hundrað og fjøruti tænastumenn í føroyum og har eru hálvtrýss lærarar fjøruti pedagogar fimmogtjúgu prestar fimmogtjúgu serlæknar fimmogtjúgu navigatørar og maskinmeistarar sum arbeiða innan vaktar og bjargingartænastuna og síðani hálvfjerðs tollarar og og stjórar innan tað almenna og og talið er lækkandi innan fyri tey flestu økini sum eg ramsaðu upp her má man fása tað út og undantikið hjá prestinum og og navikatørum og maskinmeistarin í vaktar og bjargingartænastuni soleiðis sum eg lesi ta og so er tað líka aðalstjóranir sum eisini verða settir eftir tænastumannað treytum og og út frá tí kann eg bara staðfesta at vit meir ella minni fara frá hetta við at seta tænastumenn og hesari hesari skipanini og tað spyr mann sjálvan hví ja hvør hvat var orsøkin til mann byrjaði upp á hesa skipan og g hví fara vit frá henni nú øtí tænastumenn teir kundu ikki fara í verkfall var tað ein av ein av teimum bigdi o treytivnum fyri ella orsøk til at mann setti tænastumenn samstundis hava teir øgiliga eina eina trygga starvssetan og sum kanska skuldi veri neyðugt fyri tær viktigu funktiónirnar men samstundis verður sagt og og lesa fram til at at so siga øll sum arbeitt innan fyri tað almenna ella nógv fleiri enn í dag vórðu sett sum tænastumenn og ein avleiðing av tí er at pensjónsútreiðslurnar blíva øgiliga høgar tí at ein tænastumaður kann fara frá longu sum trýss ára gamal og og fáa pensjón fyri alt lívið so tað er kanska mest tað síðsta tað fíggjarliga sum eg skylda at at hetta botnar í at mann ikki setir fleiri tænastumenn innan tey flestu oykjuni og vissu vit hyggja eftir lógaruppskotinum so fyllir hetta við aldrinum mest og vit hava viðgjørt tað fyrr í í hesum valskeiðnum nú hækkar mann aldurin sum ein tænastumaður kann arbeiða frá hálvfjerðs til tveyoghálvfjerðs ár og tað merkir at ikki at tey skulu arbeiða til tey tey kunnu jú fara frá longud tá tað eru trýss men tey fáa møguleika til at arbeiða inntiler tveyoghálvfjerðs ár og møguleikin til eftirløn hann er tann sami men har eisini ein verður eisini ein broyting gjørd soleiðis at nýggir tænastumenn ikki kunnu fara í eftirløn fyrr en teir eru tveyogtrýss ár og eykun samensen var inni á hesin her við ella nevndu samgonguskjali at mann vildi útfara tí sum stendur í samgonguskjalinum jamin so burdi ikki verið nakað loft so burdi mann bara strika loftið ella ella hetta

ja ttað er tað sum samgonguskjalið leggur upp til men hinvegin so so flytur mann seg spakuligan tann vegin nú frá hálvfjerðs til tveyoghálvfjerðs ár og tað eru eisini deildar meiningar um hetta her roynt pragtiskt við hesum markinum teg minnist at at summir hoyringspartar vístu á tá vit viðgjørdu eitt líknandi mál í rættarnevndini ati at tað kann vera praktiskt at hava eitt mark tí at summi hasum fólkunum síggja kanska ikki sjálvi at tey eldast og ikki megna uppgávuna á sama hátt og tí bleiv tað sagt soleiðis at jamen so var tað meir pragtiskt at bar hava markið íðani nú nú fert tú nú ert tú komin til hendan aldrin og so nú nú fert tú frá tí at mann onkursvegna ikki dugir at kanska kanska eta ett sindur føroykt at mann dugir ikki at at konfromtera og siga og veist hvat vit hava brúk fyri einum nýggjum her og tað tað kann vera ræðuliga ringt men hinvegin so haldi eg at erfaringin sum hesi fólkini hava kann vera ótrúliga virðismikil og og otí tí kann tað eisini í fleiri førum vera ein stórur fyrimunur at mann kann hava hesi við allari faringini at arbeiða saman við yngri fólki og og og læra tey upp

støðuna á arbeiðsmarknaðinum so hava vit eitt øgiliga lágt arbeiðsloysi

alt annað líka so ger hetta at at tað er verri hjá ungum at sleppa til men vit hava brúk fyri so nógvum hondum og og høvdum á á arbeiðsmarknaðinum at at út frá tí so haldi eg tað øgiliga skilagott at mann leggur upp til at tey sum eru komin upp í hendan aldrin kunnu kunnu forseta so so tað haldi eg er øgiliga skilagott og og ja ja er eitt stig rættan vegin í mun til samgonguskjalið øso umframt hesa broytingina so eru aðrar tiltrongdar broytingar øog millum annað hetta at tú kanst søkja eitt tænastu mann á starv ið trúnaði uttan at at onnur skulu síggja tað og ella at kunnu kunna fara út við tí alment uttan avleiðingar og og so er tað hetta við royndarsetan og og reiðiløn og annað øog og tað er ónøgd um flei av hasum tingunum og ein reiði løn tað gevur einum rætt til løn í trý ár vissu tað starvið sum hann er settur í sum tænastumaður hvørvir ella ja verður tikið vekk so fær hann rætt til at fáa løn í trý ár og visi eg lesarætt so gev man eina broyting soleiðis at mann ikki fær reiði løn og løn í t nýggja starvinum samstundis og tað haldi í útgangsstøðinum er rímiligt men visi vit so flyta okkum yvir til ummælini harra formaður so eru tey

tænastumannafelagið vísir á at hetta skuldi yvir árin vísa teg á at alt hetta skuldi verið gjørt í samráðing heldur enn at mann bara kemur við lógini uá upp á hendan mátan men g ivistiki í at ein ein ávísu samráðing er longur r farin fram men mann kanska ikki heilt samdur um um hetta her so verður nevnt í mun til at hækka aldurin at ja men vit hava tænastumenn innan fyri bjargingartænastuna er tað skilagott at at mann hækkar aldrin har í mun til tað krevjandi arbeiðið og og starvið sum sum í tollinum verður eisini nevnt sum eitt annað dømi har tøkni og og og kanska eisini fysiskar treytirnar eru nokk so høgar og fyri at taka fast í prestarnir so so skriva prestarnir at at hetta við at seta onkran í í royndarstarv ikki er serliga gott tí at presta tað stendur á prestaðfelag vísir millum annað á at prestaembatið er ikki hóskandi til eina royndarsetan tí hetta kann ávirka samvitsku og boðanarfrælsiprestarná so prestarnir eru eisini kritiskir um hetta her oog tað einasta felagið sum er nøkulunda ja jalig tað er maskinmeistararnir og tó er onkur eisini kritiskur í tí felagnum so tað eru ein ein ávís ónøgd um um hetta her

viðgera og ogeg ivist ikki í at at hesir hesir partarnir verða allir kallaðir inn fyri at fáa greiði á tí ømen altíð alt so er tað fleiri av hesum tiltrongdarbroytingar takk harra formaður ja eygun samelsen eina viðmerki
takk fyri harra formaður eg eiti her við
at at strika aldurin tað er t at mann fer yvir til faktist eitt annað prinsipp har mann sigur at førleikar og ikki aldur skal avgera nær mann fer á arbeiðsmarknaðinum og hetta her við ati tað krevur sjálvandi eina hugburðsbroyting men vissi mann einki ger við tað so fær mann heldur ikki broytt nakran hugburð so verðr tað altíð sagt hetta hr jamin vit duga so illa at siga fólk úr starvi í føroyum og tað er so føroyskt men men tað virkar at vera óansæð aldur havi eg inntrykk av ato vist mann ikki dugir tað so dugir manikki óansað nakra men tað virkar miðflokkurin eg hevði indrikv av tannvar miðflokkurin sum fekk hatta inn í samgonguskjalið ella hon hvussu hev fór seg fram uppá tað men hann er kanska blivin eitt sindur meira fleksibul við tíðini tað hendir oftani hjá teimum flestu takk fyri steffan klein poulsen
ja har fór mær tað blivu rópt øgiliga hart um hetta her við at
at strika hetta markið tí at førleikarnir skuldu takast framum aldurin og tað kom akkurát hetta her fram sum eg vísti á at freint praktiskt er tað fleiri partar sum dámdi væl um at hevð hetta markið tí at má upplivu tað trupult at at konfentera fólk ella at skula siga teg frá av onkrari bestemtari orsøk men tað haldi eg faktiskt at vit føroyingar burdu lært okkum tí at tað er spurningi er um tað er rætt at at goyma seg aftan fyri einum sovorðnum marki og o visu mann dugdi tað jamen so var so var kanska eingin orsøk til at at at vit høvdu hatta markið og so hugdi mann bara eftir førleikum men hatta var tað sum hoyringspartar fóru fram tá og og eg haldi sjálvandi at at førleikar eiga at verða raðfestir hægri enn enn aldurin altso tað tað er ikki aldrin man skal hyggja eftir men hvat hvat førleikar mann hevur og hvussu manklar útføra sítt arbeiðija tak
síðan er tað rut vang sum fær orger væl takk fyri harra formaður
og viðurskiftini hjá tænastumonnum eru reguleraði í tveimum lógum sum hesi uppskotini snúgva seg um tað er løgtingslóg um tænastumenn og løgtingslóg um tænastumanna eftirlønir í høvuðsheitum er nokk størsta broytingin tað at mann broytir fráfaringaraldrin frá hálvfjerðs til tveyoghálvfjerðs sum so eisini merkir at áraella aldurin har sum btnei har sum tænastumenn kunnu fara frá verður fluttir frá trýss til tveyogtrýss ár og so eru nøkur onnur viðurskiftir eisini sum verða broytt ella hvussu er nágreinaðir fyrst um etta her um tænastumenn nú ev verið deskuterað eitt sindur um hava vit tørv á tænastumonnum og tað verður oftani tikið fram í sambandi við verkfall og sjálvandi eru nøkur størv har sum tað er meira óheppið enn aðrastaðni at mann hevur fólk sum fara í verkfall hinvegin eru vit seinnu árini nokk so regluliga mint á at vit hava starvsfólk her á landi í sera sera týdningarmiklum størvum sum fara í verkfall og tað hugsi eg serliga um øll hesi her umsorganarstørvini hvussu tað økið kemur undir trýst men ein onnur orsøk sum eisini er til at mann hevur tænastumenn ella hvussu er sum har tað hevur týdning eri serliga hetta her embætisfólk i íikki minst í í politisku skipanini hugsi eg at til dømis ein aðalsstjóri hann veit at hann er tryggur í sínum starvi eg ímyndir mær hvussu roint teoretiskt og eg skal slett ikki siga hatta kemur fyri seg í praksis men at mann ið sum embætsfólk í politisku skipanini kann í vissum førum koma undir eitt vist trýst og so skal mann vita at mann sum embætismaður kann halda upp á tað sum mann metir er rætt og at mann ikki kemur undir politiskt trýst og kann verða hóttur úr starvi til dømis eitt annað sum hevur verið viðgjørt í dag er hetta í heila tikið at hava ein fráfaringaraldur í tórshavnar kommunu hevur mann valt púrasta at avtaka fráfaringaraldurin eg eri ikki sikkur upp á at tað er so ræðiliga smart eg eri spent upp á hvussu tað fer at roynast og eg skal vera glað vist tað vísir seg ati at tað er at tað fer at rigga fínt uttan avbjóðingar men eg e eg eri enn eitt sindur skeptisk og eg vil gjarna síggja hvussu tað virkar í verki grundin til at vit bara viðgera tænastumenn er tí at tey sum eru í sáttmálasett tey eru ikki lógarreguleraðar á sama hátt og har broytir mann fráfaringaraldrin í rundskrivivit hava í dag tvey hundrað og fjøruti tænastumenn innan ymisk øki er

ná nú finni eg tað ikki men tað kann eisin vera líka mikið men har eru alt frá lækna og aðalstjórum til til skiparar innan fyri strandferðsluna til dømis og so eisini prestar kundi hugsað mær at tikið heta her við prestum fyrst tað er soleiðis at tænastumenn vanliga hava eina royndartíð upp á tvey ár tá ið teir verða settir hetta er ikki galdandi fyri prestar man hevur áður roynt og komið við uppskotið í løgtingi um at fáa hetta at galda fyri prestar eisini tað hevur nevndin so valt at broytt aftur nokk tí mann hevur tikið til eftirtektar hoyringssvarið frá prestafelagnum soleiðis at enn í dag verða prestar ikki settir í royndartíð sum tænastumenn sjálv haldi eg at vit skuldu hugsa okkum væl um áðrenn vit gera hesa broytingina hetta at verða settur í starv sum prestur er ikki heilt tað sama sum at verða settur í eitt annað embætsmannastarv tað er ein øðrvísi tilgongd millum annað er tað kirkjuráðið sum hevur nokk so seuntralan leiklut tá ið ein prestur verður settur tað verður nógv gjørt burtur úr hesum her at tað er eitt eitt kall at verða settur í eitt prestaðstarv og tí haldi eg at vit skulu vera eitt sindur ansin við at bara taka fyri givið at treytir sum galda fyri onnur alment sett fólk automatiskt skulu galda fyri prestar so hatta er eitt av teimum tingunum sum verður skotið upp í lógini sum eg fari at forhoyra meg nærri um í nevndini so er tað onnur viðurskiftir sum ikki eru órímilig men sum kanska er ein forverring hjá tænastumonnum og her hugsi eg serliga um hetta her við reiðu løn sum mann fær í trý ár og tað ertað kemur upp á tal tá ið mann verður sagdur úr starvi ella tá ið eitt starv verður niðurlagt so hevur mann rætt til løn í trý ár og ommbært hevur tað verið eitt sindur ógreitt hvørjar treytir hava verið galdandi tey trý árini nú verður tað so nágreinað soleiðis at tann lønin er treytað av at tú ikki fert í eitt annað alment starv ver tað soleiðis at tú fert í eitt annað alment starv sum hevur lægri løn jamen so fært tú lutvísa kompensatión soleiðis at tú tilsamans fært somu løn sum tú fekk í starvinum sum tú mátti fara úr so verður eisini nágreinað at mann fær bara reiði løn innnærkast ella ilinntil man nær fólkapensjónsaldur tað er sum so ikki s nógv broyting í tí annað enn tað at pensjónsaldrin jú fer at broytast komandi árini og í staðin fyri at siga sjeyogtrýss ár so sigur mann nú pensjónsaldur og so eisini í fall mann er so sjúkur at mann ikki kann taka ásæð eitt annað starv so fær mann heldur ikki reiðuløn tí prinsippið í reiðulønini er at tú skal vera tøkur til annað starv og er mann ikki tøkur vegna sjúku so missir mann tann rættin til reiðu lønina tað kann kanska tykjast eitt sindur órættvíst í mun til vtimann er sagdur úr starvi

ja tað tað tað er so eitt av tí sum vit mugu hyggja nærri at

er tað í sambandi við hetta her við at mann hevur havt rætttil innlit a so mikið nógv innlit at tú kann fáa upplýst nøvnini á umsøkjarum til eitt tænastumannastarv og tað haldi eg er nokk so innlýsandi at tað eiga vit at broyta soleiðis at tað ikki nú fæst innlit hjá almenninginum í hvør ið søkir eitt starv tað er nakað sum bara er galdandi fyri tænastumannastøv í dag og og eg undri tað skuldi undrað meg um tað ikki var undirtøka fyri at fingið tað broytt her eru nógvar aðrar ella nakrar aðrar smáar broytingar sum kanska ikki hava so nógvan týdning eitt er til dømis at tænastumenn hava rætt til at fáa lønarforskot altso visu teir eru í serliga fíggjarligum trongum korum so kunnu teir fáa lønarforskot og tað er nakað sum stórt sæð ongantíð verður brúkt so tað er meiningin at avtaka tað annars etta her tað mest grundleggjandi í hesum uppskotinum at hækka fráfaringaraldurin til tveyoghálvfjerðs ár og so samtíðis hækka aldurin fyri nær ið tænastumaðurin kann fara frá til tveyogtrýss ár tað haldi eg ikki er órímiligt

nítjan hundrað og fimmogfýrs er livialdrin í føroyum meðan livialdrin hækkaður við átta uttan at vit tilsvarandi hava hækkað pensjónsaldurin nú hava vit í sambandi við pensjónsnýskipanina samtykt at fólkapensjónsaldurin sannlíkt eg sigi sannlíkt tí tað er treytað av at lividurin aldurin framhaldandi hækkar at hann í tveimum umførum fer at hækka eitt hálvt ár soleiðis at hann kemur upp á áttaogtrýss ár tað haldi eg er ein øgiliga besegin hækking og sjálv havi eg verið fortalarur fyri at vit saktans kundi hækka tænastualdurin meira sjálvandi stigvíst og yvir eitt rímiligt áramál og eg ivist faktiskt ikki í at vit fyrr ella seinni koma har til at vit gera tað sjálvandi skal tað gerast á ein skilagóðan hátt ja sum sagt okkurt er sum eg havi okkurtfyrivarni við í hesum her uppskotinum okkurt haldi ag í fínasta stag eg skal so hvussu gera mítt til at hetta málið verður lýst væl og virðiliga í fíggjarnevndini takk fyri
hava biðið um orðið og hesi bæði málini verða orðaskiftið í enda hesi bæði málini verða beint í fíggjaranevndina so fara vit undir punkt átta á skránni fyrstu viðgerð av løgtingsmál hundrað og áttaogtjúgu uppskot til løgtingslóg í broyting í løgslóg um føroyar realkredittstovn og forsmennan skal biða um framsøgufólk fyri bíða nú fyri sambandsflokkin er tað helgi abramsen fyri miðflokkin aksel williamson johannesen fyri miðflokkin stefan klein poulsen og fyri framsøk ruttvang hei og fyri tjóðveldið pállareynatúgvum ja so fingu vit tað upp á pláss ja fyrstur at røða er aksel willamsson johannesen ja takk fyri frú forskoynla til viðgerðar
ger eitt uppskot frá landsstýrismanni o fíggjamálaum um at gera nakrar broytingar í í føroya akytrytsstovni ella sum eg vanliga veða nevnt ír realurin og tað eru nakrar fyrst og fremst kat skal nakra tekniskar broytingar men eisini nakrar aðrar broytingar tað er soleiðis ati í lógini er heitið sjálvsognarstovnur brúkt um realin og tað vil mann broyta og í staðin fyri at kalla tað fyri ein sjálvstýrandi real kadytsstovn tað verður sagt í í viðmerkingunm til uppskotið at talan er ikki um broyting í virksemi hjá realunum eg veit ikki heilt um tað er rætt men tað r tað eru lokk ikki iki stórar broytingar taðe dar ikki meni sum tað verður sagt altso er lóggáva soleiðis í dag at landsstýrismaðurin kann ella mann hevur eina heimild útlandsheimild til upprunaligar var tað til fiskiskip so eg haldi at tað er víðkað fyri nøkrum árum síðani minnist meg rætt fyri enntíggju árunum síðani soleiðis at eisini kann víðka til ferðamannaskip tí eg haldi nóttupp realurin tað var í samband við at realuri skuldi kanska inn at fíggja norrønu um eg minnist rætt og kanska eisini innan fyri frálandavinnuna soleiðis at skip sum eru í oljuvinnunm kann orealrin eisini fíggja minnist meg rætt so varð tað broyt vi nøkrum árum síðani men annars er tað landstýrismaðurin sum hevur eina heimild til at víðka um láninið virksemið hjá realunum sjálvandi til til sjóvinnu ella til fyritøka inanfrð sjóvinnu og tann heimildin verður sog strikað nú og í staðin fyri so verður tað ásett at at tað er upturealin sjálvan akkurát júst kallar fíggjar men tær vinnu greinar til øll før og flótandi oyndir við heimstaði í føroyum dugi eg ikki ordiligan at síggja at tað er tann stóra broytingin uttan tað nú skalman ikki spyrja lanstýrismannin tí visti eg rætt sum sum eg haldi meg minnast at te itað er kki bara fiskiskip men eisini ferðamannaskip og innan fyri fralandarvinnuna so dugi ski eri atsíggja hvør annar bólkur møguliga kundi komið komið undir undir hetta tað e ikki nakað av týdningiiur vussuur og so er tað ein broyting um um at tá tú fíggjar á skip so er tað krav aftur úr heimstað í føroyum og tað tað skal tað sjálvandi vera meni onkuntíð hava skip tað ann vra tildømis fiskiskip tørv á í styttri tíðarskeið at flagga út tí tað kanska fiska kvotu hjá einum fremmandum landi kravi er a tey flagga undir ta landi tað ber ikki til eft lóggávun í dag sum eg skilji lagnum tá man lesur eita uppskoti og tí kemur han ein broyting at mann kann flagga út í upp til tólv mánaðar og tað er kanska skilagott bæði fyri tí einstøku fyritøkuna og fyrirealin tí um tað er soleiðis at skipi eri er kanska í í í fíggjarliga fíggjarligum trupulleikum teir at mangla kvotu so er tað nokk gagnligt bæði fyri skipi og fyri fíggingarstovnin at tað hevur møguleika at flagga út og fiska kvotuni onkra aðrastaðni tað er gott fyri skipið og tað ger kanska eisini tað at realurin hevur størri møguleikar fyri at fáa fáa sínum lán aftur so tað halda vit eisini er í lagi umframt tað eru aðrar broytingar ømen eg haldi ikki tað err stórar broytingar so javnaðarflokkurin fer at geva tað ein góða viðgerð í fíggjarnevndini g og so fáa út frá hoyringunum taka støðu til um vit taka undir við uppskotinum júst sum tað liggur ella um tað er neyðugt at gera onkra broyting ella strika onkrar broyting men tað koma hoyringarnar at vísa takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða er

orkvinna ø hetta jú uppskot um føroya realkredittstovn og eg má siga at sjálvar haldi eg at tað slíkt uppskot hevur trongt til lógin og og virksemi hava eftir mínum tykki ikki heilt samsvara og og kanska hevur tað heldur ikki verið full semja ímillum landsstýrið og realin sjálvan hvussu skal realurin uppfatast og tað hevur kanska verið eitt sindur av stríði og fyri at taka líkasum tað útirliðgangandi so hevur mann sagt jat marialurin var ein so at stovna í sínari tíð var á donskum raði og í nítjan hundrað og eg meini at tað var áttaoghálvfems verður hann e so yvirtikin av landsstýrinum tá sat ein ein sambands løgmaður og og tí kundi uppskotið ikki eita yvirtøka men men tann sambandsløgmaðurin edmund joensen segði at tað var heimtøka av føroya realkredittstovni nú enú er sambandsmenn og kvinnur farnar at tosa um yvirtøku est tað var forboðið tá men men tá æta heimtøka men sjálvandi tá er tað í tað er sjálvandi tí at at landsstýrið tá yvirtekur og fyri at taka tey terlisu sjónarmiðjuni so hevur kanska realurin ímyndað sær sum eit ein sjálvsognarstovnur altso ein sjálveigandi og manrerandi stovnur sum ein lánistovnur sjálvandi ikki kann vera tað er jú ein landsstovnur hog bara fyri at fáa tað staðfest so verður tað staðfest í her hvat tað er fyr nakað ikki tí mann ætlar at broyta nakrar virksemi soleiðisnar sum aksel johannesen eisini vísti á men at mann bara fær staðfest at tað er ein sjálvstýr andrialkredittstovnur við navni føroyalegalkredistovnur og tað vil so siga at at tað er altso ein ein stovnur undir landinum men at hann hevur ræðast er ikki soleiðisnar at landið skal liggja og blanda seg upp í tingini tá tað so kemur til hvat realurin kann og hvat hann burdi kunnað og hvussu tað skal skipast so hevur lógin verið aftur útsild nú havst spurt her av undanfarna framsøgufólki hví i mann sigur før og flótandi eindir eg haldi meg minnast at orðið flótandi eindir kom inn í teirri tíðini at tað vóru flótandi eindir kanska serliga í sambandi við alivinnuna tá sum flóta men ikki var eitt far ella ikki var eitt skip so líkasum hann helt seg til tað sum sum var á á sjónum og tað er ertað hevur havt stóran týdning tá ið tað ikki gekk so væl kanska á tí økinum men kanska minni týdning nú men nú verður tað so bara staðfest í lógini tað sum hevur verið regglan hvat mann hevur kunnað fíggjað og ikki eitt annað sum hevur verið inni er attá mann tók fígging so var reglana so skalt mann betala so so nógv inn til realin í ein grunn og tá mann so avviklaði virksemið jamen so fekk mann henda peningin aftur altso tað gevur so slett onga meining altso at at fyri at fáa itt lán so skal mann depponera nakrar pengar har sum sumann so fær aftur tá ið tað er yviststaðir tað gevur ikki meining altso antin fært tú et lán ella ella fært tú ikki e lán tað er tað sum verður staðfest í hetta hevur verið nógv diskuterað veit eg av góðum grundum millum fíggjarmálaráðið og reakadistovnin og tær orðingar mann nú eru komin til mann vera altani samdir tá ið hetta byrjaði men mann hevur brúkt tíð og og tí er mann komin til eitt uppskot sum sær út sum hetta mann líkasum staðfesta hvat ið er fær nakað eftir ein almennur stovnur ja men hetta er ein sjálvstýrandi stovnur tað sega tað ikki nakar sum kann liggja blanda seg uppí hvat skal fíggjast og ikki tað er jú verir púra galið og so hevur mann eisini eina leivd at tað eitur at mann hevur eina stjórn taðvisi atmann hevur tríggjar stjórar og so ein fyrisitingarpersón men men í veruleikanum er tað jú ein nevnd og ein stjóri og tað er bara tað mann staðfestir her at landsstýrið velur eina trýmanna nevnd og tað er tann nevndin sum so setir stjóraotey viðurskiftini so tað er fyri sovitt í lagi øh tá tað so kemur til reglugerðir so so verður sett í her at atat reglugerð fyri stovnin skal gerast a landsstýrinum so sjálvandi í samráð við stovnin sjálvan um hvat er tað fyri reglur mann arbeiðir eftir eitt sum hevur verið nógv diskuterað vir jakudesstovnin ervinningsbýti og tað varð innført her í løgtinginum at alt vinnuligt virksemið hjá landinum og serliga tað vinnuliga virksemið sum er í kapping við onnur skalskal um tað er eitt avlop at rinda vinningsbýtið í hesum førinum til eigaran sum veri landsstýrið og tað hevur manerialinum ikki verið serliga fegin um tí mann meinti ikki at at at landið skuldi kunna fáa nakað sum helst tí hetta var nakað sum stovnurin átti sjálvur og so víðari eg avi hvussusur altíð hildið at at tað er rímiligt at umrealurin fíggjar skip tað gongur væl og realurin tjenar nógvan pening jamen so er ta ikki annað enn rímiligt at tað verður latið at vinningsbýtið taval sæð ein ein partur av yvirskotinum tað er nakað mann hevur verið ósamdur við reálina um men men tað er jú løgtingið sum og landsstýrið sum bestemma tað og alt annað vildi verið órímiligt enntá sjálvt eg veit ikki oriliga hvat ið betri er fær nakað so eg eg haldi eg haldi eingin eigugt ella ella ella øll eiga tað ella eingin ovøll eigata eg veit ikki ordiligt tað tað er eitt sindur ringt at finna útav men sjálvt har velur mann at rinda vinningsbýti men tað er so til tey útvaldu sum til feldivíst hava trygginghar eg veit ikki ordiliga hvussu samanhangurin er men eg hvussu so er at at hevur tú eitt avlop ja men so er ta ikki annað rímiligt enn at eigarin fær ein bita burtur av tí og í hesum førinum er eigarin føroya fólk so tað vildi verið órímiligt um mann ikki gjørdi tað men tað eru so ting sum hann tekur upp í í reglugerð fyiri ein stovn og tað er bara burtur av einum vinningi talisi a tað pengarnir sum verða kentir fyrst árnanr fær tosa nakað sovorðt eg haldi at við hesum uppskotinum so hevur mann fingið ruddað upp í einari lóg sum kanska hevur verið í so leingi ikki dagførd mann hevur fingið hetta her líkasum til tað sum realurin faktiskt í veruleikanum er so mann hevr fingið upptaterað lógirnar upptaterað reglurnar fingið lúkað út tey óhepni tingini sum eru ví so sum so er hetta ein góð lóg tað bleiv spurt eitt sindur í áðni um tað skal verða skrásett í føroyum men í summum førum kann tað verða skrásett aðrastaðni og so fellur lánin til gjaldingar og so víðari tað kunnu vera fleiri dømir um tað men eg kann nevna so tað eina dømi at tað var eitt rakiskip sum ikki hevði nóg góða atgongd í eina tíð ta hinum nógv ár síðan men kundi sovið at flagga út til eitt av baltisku londunum fáa rættiliga logrativar kvotur í eina tíð fyri síðan og tað gjørdu tey so fyri síðan at flagga inn aftur vissu lógin tá var knívskarsp jamen so hevði

so hevði lánið fallið til gjaldingar tí mann gjørdi tað sum lønaði seg tí sjálvandi skulu føroysk skip um tey fáa møguleikan kunna flagga út í eina tíð og og vinna pening í tí tíðini um tað ber til fer síðan at flagga inn aftur so at heri kanska meir ella minni meg sjálvfylgir tí tað dragar seg altíð um at fáa tað ganga so væl sum møguligt fyri fyritøkurnar men eisini soleiðisnar at har sum best møguligt er føra fyri at rinda lánini aftur tað er tað ið ein og hvør lánistovnið skal arbeiða fyri so eg fari absolutt at mæla til at løgtingið tekur undirvið hesum uppskotinum hetta er sum sagt eftir drúgvar fundir og nógvar fundir við realin sjálvan so er man komin til hesa niðurstøðuna og tí er at vóna at løgtingið tekur undir við teg takk ja takk her var ein viðmerking frá høgna hoydal gerso
vælhøgni frú forkvinna
eg var ikki so ølia ósamdr í øllum tí sum jørgn iklasen fórdi fram men g eg kenni me noydd ein at rætta eina ein skeivleikasum førdi fram og tað var um nær ealurin varð tikin á føroyskar hendur tað var altso ikki undir edvund joensen eg skal ikki skuffa sambandsfólk um tað ella jørgun sjálvan tað var altso í samband viðta fulla samgongan hevði gjørt avtalu við donsku stjórnina um bankamálið tvse undir ameri kalsberg h og tað var tá fekk mann realin við í tí avtalun mann gjørdi umbankamálið og eg hugsaði eisini at orðið heimtøka var neyvan nakað heldur sum sum sum ebum joansen hevur brúkt eg haldi skal eg vera heilt neyðugur g haldi kristina háfossur o innført ta hugtakið í lóggávuna í føroyumja takk jørguniclasen
ger so vælja nú nú altso tað var um tað
tíðina um tað var áttaoghálvfems níggjuoghálvfems tvey túsund tað tað kann fyri so vit gera tað sama og tað sum eg bara minnist frá teirri tíðini tað var at yvirtøka hjá einum sambandsmanni tað var eitt banniorð og vit plagdu at skemta við at edinneváin byggindi tað siga at her við heimtøku so var tað jú fullstendiga sambandslíkt legalt og men nú skilji eg at nýtala at at sjálvt kristina háfvóða so tjóðveldi ikki tordu at tosa um yvirtøkur so hon fór eisini at tosa um heimtøkur so ja ja er tað kristina háfussur sum vit komu við tí ja men lat meg siga at vit í fólkaflokkinum vit tora enn at siga yvirtøkur og eg veit ikki hvussu leingi vit tora tað afturat ja takk næstur at røða er helgi
si abramsen ger so væl eg kann eg kann so treista bæði undanfarna røðara og við
merkjari við tí at flestu yvirtøkurnar blivu gjørdar jannítjan hunrað og áttaogfjøruti tá ið vit fingu heimastýrislógin tað bleiv øll fyrisitingtingin heim og tað var hvørki tjóðveldi ella fólkaflokkurin við men sambandsflokkurn var við so so kundu vit kalla tað heimtøka ella yvirtøka við tú vilji ná men hatta var so tað ah hetta er so eitt uppskottil broytingar løgslóg um realkreditstovnin ella føroyar realkreditstovn tað sum vit í dagligari tali kalla realin tað er uppskot sum uni rasmussen lansstýrismaður lagt fram og tað endamál í uppskotinum er í stuttum at gera nakrar tillagingar øneyðugar tillagingar sum tað stendur og dagføringar soleðsat realurin kann virka eftir somum treytum sum líknandi lánveitarar sum virka undir líknandi ella reka líknandi virksemi men allíkavæl so eru mann tykist tað við at realin er jú stovnar við einum endamáli so hann fær ikki so frí at teymar at hann ikki skal halda seg til endamálsorðingina og tað eru nakrar broytingar við gjørdar og eg skal ikki fara ígmgjøgnumganga í allar tí tað haldi undanfarnu røðarar hava gjørt væl og virðiliga men til dømis ett her at realurin hann skal kallast sjálvstýrandi realkredittstovnur heldur enn at vera ein sjálvsognarstovnur og og so er tað eisini verið okra ivamál um hvørjar heimildiralurin hevur í sambandi við útlán og tað verður so nágreinað at ati hann kann læna út til vinnulán til øll skip við heimstaði í føroyum og so verðu eisini tað nevnt at vi okkurt skip sum eru í føroysku skipaskrásetingin fass øh so kann tað líkasum flagga úti upp til tólv mánaðar uttan at missa hesa fíggingina so eru eisini nakrar dagføringar gjørdar leiðsluni og tað er sum onkur er longur er nevnt at har eru trý fólk sum eru í stjórnuni og ein undirstjóri og tað skal so blíva broytt til at tað verða fólk sum era í nevndini og undirstjórarnir so stjóri so tað eru nakrar sovrar tillagingar tað er eisini nakar viðvíkjandi ogn og landtøku og onkrar viðvíkjandi at realur færá heimilt at strika skuld og gera cretistoavtalur og so er tað nakað um eftirlit roknskapur og grannskoðan eg fari iki at ganga ígjøgnum hetta her tí at tað hava undanfarni røðara longu gjørt má eg mol at nevna eitt og tað varðr ein spurningur til til landsstýrismannin tað var ein spurningur landsstýrismannin og tað er tað at tað verður hevur verið mælt til at realurin verið partur av landsroknskapinum men tað framgongur sm ikki av hesum uppskotinum og tí fari at spyrja landsstýrismannin um hví tað er nøkur serlig orsøk til tað eghaldi annars ikki eg fari at gera meira við hetta takk fyri ja takk næst

endurmeta lógina um umreali ella realkredissovnu

fyri ein stovn sum er stovnsettur í fimmtiárunum so er tað ógvuliga viðkomandi at at gera neyðugar eftirmetingar ella at hampa upp á tað lóggávu sum er grundarlagið undir stovnunum so tað er yvirskipaði r einki ivast í at tað er at tað er eit rætt stig at taka at gera tað vit vita eisini at at útlandsheimildin hjá realkridistovnunum er øgiliga stór ella øgiliga høg í í mun til tað sum er er praksis í í útlandsvinnu í dag og har verðr eisini mælt til at avmarka útlandsheimildirnar og eisini at nágreina tær soleiðis at hvør er tað sum sum bindur til heftistovnin í tilfeldi av a mann veitilán so so so yvirskipa er einki ivast í at eg haldi tað er rætt at mann at vit fáa fáa viðgjørt hetta málið væl sum landsstýrismaðurin er komin fram við og tær tey tilmælini sum eru eru eru

loyva skipum sum hava fígging í realunum at flagga út í eitt tíðarskeið eri eitt sindur áhugaverdur eg veit at sambært viðmerkingunum eisini í uppskotinum ati vinnan hevur mælt til ati at mann kann fáa eitt upphæddur longri skotbráð enn tað árið sum landsstýrismaðurin mælir til heilt upp í fimm ár men tað haldi eg altso eg haldi ikki at tað er rímiligt altso eg haldi um vit hava ein føroyskan fíggingarstovn sum skal hava til endamál at fíggja sjóvinnu í heila tikið so haldi eg so haldi eg at vit skulu eisini royna at halda fast um tær avmarkingarnar sum eru at a tað snýr seg um um føroysk fskioføroysk føroysk føri í heila so at at gera tað skotbráðið forlangt ella tað tað heimildina forvíða tíðarmessa tað haldi eg ikki er rímiligt men um um eitt ár er akkurát tað rætta tað tað skal eg heldur ikki gera meg til harryvir a onkursvegna er tað eisini nokk so langt tíðarskeið eitt heilt ár og eg eg ivist í um um skipflagað út við ter at fara at fiska eina kvotu onkurstaðni so eg ivist í um tað er eitt heilt ár tey at gera tað so so tað tað áttu vit kanska at fingið lýst betri í nevndini um um um um tað er tað rætta tíðarbilið upp á eitt ár

annars kundi tað kanska verið áhugavert at fingiðog upplýst í nevndini hvussu nógv lán hvussu nógv lán eru aktiv í dag ella hvussu nógvir móttakarar eru av lánum úr raðlinum tí sjávandi t ið vit tá ið vit viðgera stovnar í føroyum so hava t í flestu førum fatan av at hetta eru stovnar sum eru fyri okklum øll men realiteturin er oftasleiðis er tað ikki og samstundis sum talið av reiðaríum er minkað betýðiligt tey seinnu áruni tey seinnu árini so so kann mann eisini siga tað ela seta spurnartekin altso er realurin fyri nakrar fyritøkur í føroyum eitt amboð hjá lániamboð hjá nøkrum fyritøkum í føroyum ella er tað eitt reelt

allar vinnuliga áhugaðar ella sinnaðar føroyingar otað haldi eg er nokk so viðkomandi tí t tað ekren ki ivað seg saman við miðsavnani av fiskiloyvum og og og allari tí broyting sum er hend síðani fimtiárini á tíøkinum so kann tað gott fatast mat realurin blívur blívur ein lánistovnur eitt sindur eksklosivur lánistovnur fyri nakrar fáar fyritøkur í landinum tí kundi tað verið áhugvert at vita altso hvussu hvussu bæði hvussu geografisku umboðanin er og eisini hvussu hvussu nógv miðsavna lánveitingin er úr realinum tað at hava tjúgu prosents eginfígging kundi mann kanska eisini diskuterað er tjúgu prosent er tað er tað eitt hóskandi støði t at hava so tá tað snýr seg um skipabygging soveit mann tað at serliga teir nýggju spírarnir ella tey tey tey sum royna at onkursvegna at atberja seg fram í skipanini invinnuliga tey hjá teimum kann kanska tjúgu prosensv eginfígging av einum størri skipi verða vera eitt øgiliga tungt tak at at koma uppá eg sigi ikki at mann ikki kann útviðar fígging aðrastaðni eisini men men spurningurin er um tað ikki er eitte ein eginfígging sum liggur íyvirkantinum av hvat eru rímiligt fyri fyri nýggjar vinnusýar at at at onkursvegna at royna at skula at klára ella megna tað er ikki altso fyri fyri yngri fólk vinnufólk sum byrja á heilt á berunum sum ikki hava nakra

slag av avav stuðli aftan fyri seg so skal tað faktiskt nokk so nógv til sjálvt um tú útviðar tær ella keypir eitt eitt eitt eldri skip fyri hálvtrýss milónur so eru hóast alt tjúgu prosent av av í eginfígging eru rættiliga nógvir pengar avsu at leggja tíggju milliónir til síðis sum tú skalt klára skjóta inn so tað er tað haldi eg at tað er eitt mark sum vit kanska skulu diskutera um um um tey tjúgu prosentini ikki er í ikki eru í í meira lagi ella at at tað adrealin kann læna fýrs prosent um tað ikki er í í minna lagi men sum sagt tað erur gott at fingið it samlað yvirlit yvir hvørjir ikki ikki hvørji eksakt hvør er sum læni frá realum men í hvussu stóran mun

so júgangsstøði haldi at uppskotið er er er fínt men ati ov gott og tiltrónt eisini tað er altíð gott at fáa eftirhugt og dagført lóggávu serliga lóggávu sum eru hálvtrýss ára gomul ella meir enn so tað er eitt kærkomin stig frá landsstýrismannunum men samstundis eru sjávandi eisini nøkur nøkur av hasum viðurskiftunum sum vit sum vit áttu at fingið lýst betur eg haldi eisini at spurningurin sum helgi abramsen er lýsti í sínari røðu um tilnýti ella tað at realurin r ikki eru fevndur av landsgrannskoðanini hjá landinum er er avgjørt relevant og tað kundi ver gott at at vita hví mann hevur valt ikki at taka tann partin við teimam og velur at eftirmeta ein stovn sum hevur so nógv ár a baki so takk til landsstýrismannin fyri at vera komin við uppskotinum og takk fyri forkvina ja takk næstur at røða er steffan
manglain poulsen ger so væl
takk fyri forkunnuna her ja vit viðgera realin og eg loyvi frá forkunnuni so tað er eitt stutt brot úr heimasíðuni hjá realinum ger so væl har stendur um realin
føroya realkriststovnur ella realurin varð stovnaður í nítjan í nítjan hundrað og áttaoghálvfems kom realurin undir føroyska lóggávu og heldur fram sum sjálvsognarstovnur realurin var í í síni tíð sett á stovn fyri at fáa gongd aftur á fiskivinnuna eftir seinna heimsbardaga stovningarstæið var tíggju milliónir krónur endamálið hjá stovninum er at veita lán við veg í fiskiførum flótandi oyndum og førum í frálandsvinnu og fiskaæling sum hava heimstað í føroyum sitering enda serialurin fíggjar so at siga alla vinnu á á sjónum kann mann siga altsum flýtur flótandi oyndum og og bleiv sett á stovn av fólkatinginum í fimmoghálvtrýss og løgtingið samtykti so at yvirtaka tað í

vissu vit hyggja eftir roknskapinum hjá realinum so so eg havi funnið en rokskap sum sum vísir fyri tey seinastu fimm árini og og har er hava orslitini verið góð burtursæð frá sekstand seytjan har tað var eitt negativt úrslit av minus fjøruti men annars hava hava tað verið góð orslit frá átjan og fram til einogtjúgu har yvirskotini liggja ímillum ellivu og fimmogtjúgu milliónir

við hesum løgtingsuppskotinum so verður skotið upp at gera ymiskar broytingar miteralurin er ein ja eitt gamal sjálvsognarstovnur øh sum mann nú vil kalla sjálvstýrandi realkritissovnur tað er ein av broytingunum og og her eru fleiri aðrar broytingar fara ikk t nevna allar men

verið treytað at at tað eru bara skip undir føroyskum flaggi og sum sum kunnu fíggjast men vissu eg skili tað rætt so vil mann gera tað eitt sindur lukari altso soleiðis at skip kunnu skrásetast uttanlands ella flagga í øðrum flaggi í eitt styttri tíðarskeið øog tá ið tað er avmarkað so haldi eg at at at tað er tað tað virkar skilagott og tað tað gevr tóðen eitt sindur meir fleksibilitet tí at nógv av fiskiføruni kunnu hava torført við at fáa kvotu og tí kann tað vera at mann í eitt styttri tíðarskeið hevur brúk fyri at at leiga skipið út til annað øki ella til annað virksemi og og tá tað kannhatta koma væl við og og so seinni kann man koma aftur til føroyar og og fáa ein skilagóðan

ja skilagóðan kas s ka mann siga virksemi í skilagott virksemi í føroyum aftur eftir mann hevur brúkt henda møguleikan tað vóru ikki gjørdar broytingar í leiðsluni tað stendur at tað eru tríggir stjórar og og so ein undirstjóri og ta taðtey heitini kenni eg ikki til í mínum stutta lívi sum eg havi livið í fimmogtjúgu ár og ongantíð hoyrt at mann hevur tríggjar stjórar so ein undirstjóra í dag kalla vit tað nevnd og stjóri og og tað tey heitini vara eisini broytt og so ger mann tað soleiðis at at mann situr í fýra ár í staðin fyri fimm ár og og allir limir vera ikki valdir samstundis o tað haldi er øgiliga skilagott at man ikki skiftir eina nevnd út í einum men tað verða ein ella tveir limir skiftir út á gangin ella sum standa fyri vælliga gangin og jaso eru tað hesi her mørkini fyri also ja útlandsmørk ella hvat veg skuldi kalla tað sum prosent av høvuðsgrunnunum í dag er tað soleiðis at nevndin hevur heimild til at ja vissu nevndin er sand so kann mann gegera útlan sum er fimm hundrað prosent av høvuðsgrunnunum og við loyvi frá landsstýrismannini sum ganman far upp á sjey hundrað prosent tað samsvara ikki heilt við við tað ágna mann hevur í dag í mun til ta og tí skjútur mann upp at broyta tað til hundrað og tvey hundrað prosent altso vsnevndin gevur grønt ljós so kann tað verða upp til hundrað prosent meðan landsstýrismaðurin kann eisini gera loyvi at mann fer upp á tað dupulta tvey hundrað prosent men men men mann liggur um um hesi fimmogtretivu til fjøruti prosentini í útlandinum av høvuðsgrunnunum og tí er mann í dag nokk so langt frá frá hasum markinum

í staðin fyri at verða noyddur at koyra felag á tvingsulssølu sum kann føra til størri tap hjá íálinum og uttan færa detaljur sum veður tað gjørt greiðari ella mann eg haldi at mnn fær eina greiðar heimild so at mann kann brúka tað tann loysnin so her eru fleiri smábroytingar og tann tann síðsta sum evu farð nevna her tað er vinningsbýti harva eisini ásettar ella altso ásetingar dagførdar oog gjørdar meira tíðarhóskandi og har verður nevnt sum ein r stendur at vegleiðandi meginregla er at realurin rindar tjúgu prosent av skattskyldugu inntøkuni í vinningsbýti tað vil siga at tjúgu prosent av skaltskyldu inntøkuni fer sum vinningsbýti í landskassan og su vit hyggja aftur í roknskapin so so merki tað at fimm milliónir høvdu farið í landskassan í tvey túsud og einogtjúgu út frá hesari meginregluni tí at orsúrslitið var ja knappar fimmogtjúgu milliónir og tað síðsta sum eg hrhug at komin á frú forkvina tað er ummælisskrivið hjá landsbankanum tí at landsbankin mælir til tað stendur í teir skrivað at landsbankin vær til at tað eisini var møguligt karialunum at læna frá landskassanum og og argumentið er stutt og greitt tí at tað stendra hetta er tann bíligasti háttur hjá realinum at taka lán og vágin hjá landskassanum er óbroyttur tí trygd er aftan fyri útlátinum og og tað er ikki so ringt at skilja at at renta og vági ella risiko hanga saman so lítið virki fer út og læna pengar jamen so og tað er resikapilkt virksemi jamen so verður rentan hægri í mun til eitt væl pálstravirki sum fer at leiga tær teir kunnu forhandlast løna nógv lægri rentu men landsbankin skjýtir upp at teir skulu kunna læna frá ella læna úr landskassanum og eingin er so væl ella tað r altso tað er fáir bakkar sum eru so góðir at hava sum sum landskassin og kunna læna har frá og og tað er skjótt ókent roknstykkið ímillum búskaparfrøðingar at mann brúkar ella ja mann brúkar landskassan sum garant fyri at fáa eina lægra rentu men fíggjarmálaráðið skrivar hinvegin at teirra tí fatan at útládinið hjá ralinum eiga at verða grundað á eginpeningin hjá stovninum ø so teir altso hett havar ikki gingið at møti men eg haldi athatta er nokk so interssant hjá fíggjarnevndini at at viðgera og argumentini báður menn eru øgiliga stuttligt greið landsbannksskipa tað er tað bíligast loysnirin meðan meðan fíggjamállaráðið svarar aftur og siga at at tað skal vera grundað eginpening men eg haldi at mann kann fara eitt lít sindur gybri í í ta diskusiónina um realurin skuldi havt ta heimildina sum landsbankin skjýtur upp tí at tað er ein áhugaverd diskussión í mun til at fáa hena lægri rentu so altíð alt so eru hettar tiltrongdarbroytingar dagføroyingar sum í so nógvum øðrum lógum og
realurin er komin væl við eg segði nógv við árini hann o virka hann evur verið fantastiskur og og tað er í lagið at gera onkrar broytingar menn men men hann setti hvørjaf tær eru hvussu okurt ar aftur eru tað at tríggir stjórar að tað er tað verður betraktað sum er nevnd men men sovur ein dagligur leiðari men tað var kanska serliga sum okur laði merki til serliga tá ið kreppan var upp á tað allarharðasta at tá var realurin trygdin fyri at fiskiflotin slapp útaftur í heilla takið okur fungu nakrar villar bankastjórar frá útlandinum av totalt villar og ein fyrrverandi løgmaður fór so tíbetur úr tinganesi og niðan aftur í ralunum tað gjørdi tað at nøkur av teimum bestu skipini sloppið út aftur teir villumenninir sum vóru bankastjórar hevði sloppið át rátt so kunnu teir aldrin út aftur sum mann ansið itt sindur eftir hvat er hvat egvar hvar broytingarnar ger tí han hevði verið fantastiskur íja takk steyppir hann klaiðin ípoulsu
ja fyri forskuna tað tað søguna kennir
henik old ebetri enn eg so eg kann ikki ordiliga striga undir baat har men eg eg kann bara staðfesta tað at roknskapurin er góðir hjá hjærialinum í øllufyrðin hesi seinastu árini og og og ivist ikki í at aterialurin hevur góður fyri fyri okkara flota sum hennik old vísir á og eg haldi ikki at hetta er tær tær ógvusliga hasi broytingarnar sum verða gjørdar í hesum uppskotinum faktiskt verður mann avmarkaður meira í mun til altso útlandsmarkiða hvussu nógv mann kann læna læna út í mun til høvuðsgrunnin so har har har verða markini sett niður sum mann faktiskt ikki fær kyra seg mann fær faktiskera seg minni enn enn hvat mann kann í dag so so mítt inntriv er at at hetta eru smáar og og skilagóðar dagføringar og og eg ivist ikki í at realurin hevur verið ótrúliga góður fyri flotan í føroyum hesi árá tíggjuni hann hevur virka í takk fyri ja takk næsta røða er ruttvang ger sovæ
takk fyri frú
frur forkvinna landsstýrismaðurin í fíggjarmálum uni rasmussen skjýtur upp at vit gera nakrar broytingar í lógini um føroya realkredittstovn í løgtingshøpi so hevur realurin livað eitt sera friðarligt lív hvussu er hesi árini eg havi verið her tað einasta sum eg havi havt soeiðis við realin at gera her í løgtinginum hesi løgtinginum hesi árini hevur verið í sambandi við fíggjarlógarviðgerðina har hevur mann fleiri ferðir bæði tá ið vit sótu og haldi eisini hendan samgongan minnist meg rætt so hevur mann roynt at kraddað sær eitt sindur av vinningsbýti frá realunum til at fíggja raðfestingar men tað hevur ikki gingið akkurát eiðis sum sum tingfólk hava viljað men eg síggi at viðvíkjad vinningsbýtið so verður er tað eisini ein partur av hesum her uppskotinum undanfarni røðari steffan klein poulsen fór nokk so stávíst ígjøgnum hesar broytingarnar sum eru av nokk so tekniskum slag og eg skal ikki fara at endurtaka tær úr enda í annað men eg fari at taka fatt víð okkurt tað verta skotar upp nakrar broytingar í leiðslustovnsins øh har ikki so nógv har verða ikki sett nýggj krøv til leiðsluna og eg veit ikki um tað e tað sum tryggingareftirlitið vísir á í sínum hoyringsskrivi har sum mann heldur at mann eigur at dagføra krøvini og nú snakkaði hennikold um vilmenninir í bankunum meni eg kann fortelja hennik old at síðani fíggjakreppuna eru krøvini til nevnd og stjórn í peningastovnum herd ómetaliga nógv soleiðis at tað er síða upp og síða niður av krøvum til persónlig krøv til bæði stjórar og nevndar formenn bæði til teirra persónliga integritet altso teirra persónlig søga teirra útbúgving tær skulu útbúgva seg regluliga og og í heila tikið eru teir undir øgiliga strammum eftirlitið tað kann mann ikki siga um realu íheila tikið er visti mann samhedtir vanliga lóggávu peningastovnslóggávu við lógina um realin so er taðso er stórur munur á og nú veit eg faktiskt ikki altso eg gleði meg p á ein máta til viðgerðina eisini í fíggjarnevndina tí eg kenni øgiliga lítið til realin her er ein lóg sum er upp á ja fýra tríggjar á fýra síður tað er ikki nógv upp á fyri ein stovn sum hevur lán fyri eina milliard hin vegin er tað nokk so avmarkað virksemi tað er tað veita lán til flótandi før í føroyskndrføroyskum flaggi sum nú so eisini verður nágreinað soleiðis at hesi skipini eisini í styttri tíðarskeið kunnu vera undir útlendskum flaggi

eitt sum eg haldi er áhugavert er at tað hevur verið ein tiltaksgrunnur sum hevur virkað soleiðis at lántakararnir hjá realunum hava skula rindað eitt prosent av høvuðsstólunum í grunni tá ið teir taka lán og eg veit ikki um tað hevur verið bara ein máti ati líkasum at vaksa um útláns grundarlagið ella hvat hevur verið men mentað er nokk so áhugavert tað hevur so verið soleiðis at mann fekk tað afturgoldið tá ið lánið varð útgoldið altso tað er nærmast soleis at mann hevur betalt eitt positom í realin tá ið mann hevur tikið lán har tað tað skjýttur landsstýrismaðurin sá upp at vit nú strika og so er tað eisini hetta her við høvuðsgrunninum ati stovnurin kundi læna upp til eina upphædd svarandi til fimm hundrað prosent øh og at mann kundi við serligari góðkenning fjá landsstýrismanninum fara upp á sjey hundrað prosent og tey tølini eru eg ikki broytt síðan byrjan og nú er altso stovnsfai í grunninum er munandi størri so nú skjýtur mann upp ati at mælt verður ístaðin til at stovnurin kann læna up til eina upphædd samsvarandi við høvuðsgrunnin um allar nevndarliðinimi taka undir við tí og við góðkenning frá landsstýrismanninum kann mann læna upp til tvey hundrað prosent av høvuðsgrunnunum og vissi eg minnist rætt so meini eg bestent at grunnurin er eini eini átta hundrað nei har má vera meira enn tað tí eg haldi útlátini eru meira enn átta hundrað milliónir ná eg skal ikki geva meg klókkan upp á tað so er tað nakað viðvíkjandi fyrsta øðrum vegrætti soleiðis at nú strikar mann tað púrasta tí tað hevur víst seg at vera eitt sindur trupult í í mun til aðrarlángevarar so tað verður púra strikað so er taðhetta her við at mann ikki skal hava ein

tað er heilatykið eitt eitt grundprinsipp í øllum bankavirksemi at tú skalt ikki lána for nógv til ein ella fyri nakrar sum sum hanga saman mn mann brúkar hetta her konsórn hugtakið og tað er ta mann fær nágreinað nú í lógini tað at mann lænir til tvey feløg sum onkursvegna eru samanbundin í í kanska einum hálvum selskapi ella hvat tað nú skuldi verið tað ger at tey bæði feløgini verða mett sum eitt og tað merkir at tey bæði tilsamans mugu ikki fara upp um fimmogtjúgu prosens markið

so er tað nokk so spennandi ati hetta her at tað verður mælt til at realurin verður partur av roknskapinum tað er nokks intersant og tað sendrað verður mælt til tað hevur verið øgiliga trupult at fáa hesar her stovnarnir upp í landsroknskapin tað hevur verið mótviljað við ella møguligum orsøkum nú veit eg ikki ordiliga hvussu hvussu tað fer at ganga her men tað verður so skotið upp í hesum her uppskotinum ogsso er tað hetta her við útlutingini altso vegleiðandi meginreglan skal vera ella er at realurin rindar tjúgu prosent av skattskildaðu inntøkuni í í vinnings býti ja og so hevur tað verið til hoyringar forskeljastaðni

har hevur landsbankin okkurt praktiskt við búskaparskipan landsins at vera partur av tí og og tryggingareftirlitið sum hevur eftirlitsskyldina hevur eisini vísir á at tað eru onnur viðurskiftir sum treingja til at blíva dagførd og har lovarfíggjarmálaráðið at tað fer undir at kanna at um ein nýtímans gerð av lógini er neyðug á øðrum økjum

fíggjartekniskar broytingar er ikki so nógv politiskt í hesum her realurin hevur stóran týdning fyri okkara høvuðsvinna so sjálvandi skulu vit tryggja okkum at vit ikki gera nakað sum nakað í óføra men tað haldi eg tað dugi eg ikki at síggja at nakað er soleiðis at at rægast í hesum her uppskotinum takk fyri frú forkvinna ja takk er ein viðmerking
frá hendri goldnú hevur hon sigur eru rottvanga at tú
man verða sett tað verða sett heilt onnur krøv nú til banka nevndir og annað slíkt og tað er tað nokk nakað um eg veit ikkihvussutað fer at roynast men í lealun hava tað verið ganska vanligur menniskjur í nevndini sum hava havt forstáilsi fyri føroyska samfelagnum púra vanligu menniskjur sum hava havt tað forstáilsi fyri hvat eð verið neyðugt at gera og visti ikki vórðu normalur menniskjur tá ið kreppan var pá ringasta so hevði okur ikki sigt so frætt undantí sum okur gjørdu tí teir vilmennini sum komu í bankarnir tá teir hevði eitt endamál og tað var at fáa so nógv ligt sum møguligt og tað lukkaðist fyri ein stóran part burtur frá at ralurin bjargaði nøkurum hanamum ell hevði okur aldrin komið í gongd at visira realurin ikki var so hevði okur aldrin komið í gongd aftur aftan á ráðni hjá ádonsku bankastjóru ja takk ruttvang ger sovæl
takk fyri eg eg skal viðganga
a at tann gold veit nógv meira um virksemið hjá realinum enn hvat ið eg geri eg veit tað eitt sindur um bankavirksemið og sjálvandi mann hevur tikið til eftirtektar altso nú er tað donsk lóg sum er galdandi fyri bankavirksemið eisini í føroyum og tann lógin ella tann royndin at forða fyri eina endurtøku av fíggjakreppuni sum vit upplivdu fyri nøkrum árum síðani hevur gjørt tað mann nú sett eitt heilt ótrúliga umfatandi regluverk í gildi og faktiskt er størsti kritikkurin ímóti tí regluverkinum at tað er so umfatandi at stórt sæð eingin gjøgnumskoða tað tað er jú eisini ein vandi í sær sjálvum so eg vænti at mann kanska eisini har verður noyddur til at endurskoða og tryggja at tað blívur meira gjøgnumskykt lógarverk eisini á tíðøkinum takk fyri fyri ja takk næstur at røða er uni rasmusk
send landsstýrismaður ger so væltakk fyri
ja so er tað realurin og er hava eg havi fylgt við orðaskiftinum og eg haldi tað heugjøgnumgangandi verið ógvuliga jaligt í mun til at gera broytingar og sjálvandi tað eru eisini fleiri sum hava nevnt fleiri onnur ting sum mann ikki ger nakað við akkurát nú tað bitýðir ikki at at mann hevur lassið fastan í hettari men eg takki í hvussur fyri at tað hevur verið ein positiv viðgerð um hettar uppskotið og í sambandi við at landsgrannskoðanin og løgsgrannskoananir hava víst á hetta fleiri ferði at mann at realurin ikki er í landsróttskapinum so verður tað í paragraf sekstan stykki trý víst til tað at mann ynskir at fáa tað við í landsrókskapin nú nú veit ikki um tað var akkurát har ruttvang vísti á hasa orðingina men tað eri eg ikki so púra sikkur í akkurát orðingina sum sum er har í paragraf sekstan stykki trý men eftir hvat eg havi skilt á umsitingini so er tað tað at mann inkir at fáa tað við í landsráttskapin so tað vóni eg at tað verður við í landsróttskapinum eisini annars haldi eg ikki at eg havi so nógv at leggja afturat eg haldi er ógvuliga grundaga gjøgnumgingið av fleiri her í dag takk fyri ja takk her var onkur viðmerking aksel willemsson
johannesen fyrst gjørt væl ja takk fyri frú forkunna
ja e eri samdur við við una rasmussen at eg haldi er positivt at tað kemur ívið í landsráttskápin og og landsgrannskoðararnir rannskarnir eisini víst á kanska áður ea landsgrannskoðarain hvussur at onnur ting eiga eisini koma við á landsrotnskapin sum landsrotnskapin vísir so rætt úrslit sum møguligt sjálvt um virksemið liggur uttan fyri landskassan so er tað í vist tað gongur galið landskassin sum heftir og landskassin sum so so hevur ábyrgdina av tí ella landið so at fáa fleiri ting inn á landsroknskapin soleiðis at tað vísir so rætt úrslitismøgligt tað haldi eg er positivt ja takk uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja har eri eg
púra samdur við aksel ve johannesen so eg haldi ikki at eg havi so nógva viðmerki afturat í takk fyri ja takk so er tað steffan klein poulsen eina
ja fyri forkunnuganina nú kom eg á heilt stutt
fút inn á hetta her í mínari røðu um tað sum landsbankin vísir á sum skjýtur upp at at ein grein verður sett inn afturat sum loyvir jalinum at at læna úr landskassanum og eg veit ikki hvussu nógv nýggi landstýrismaðurin hevur við í í tí kjakinum men er tað heilt henni í veðri at at at taka hetta her við ella ella skal ann bara halda seg til vera til loyst hevur landstýrismaðurin meieina meining um tað ja takk uni rasmussen ger so væl
akkurát handan partin
nei hatta kenni eg ikki so væl til so eg haldi hatta hatta haldi eg bíði við inntil tað kemur í í nevndina eg rokni við mammurn innkallaður í nevndini og og kann vera meir fyrireikaður upp á akkurát handan spurningin til ta tíð takk fyrija takk so eru ikki fleiri sumv
hava biðið um orðið og orðaskifti er enda og hatta málið verður beint í fíggjarnevndina síðani fara vit til punkt átta á skránni fyrsta viðgerð av løgtingsmáli hundrað og áttaogtjúgu uppskot til løginóg nei orsaka hatta var tað sum vit akkurát hava avgreitt punkt níggju á skránni er tað løgtingsmál hundrað og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg og broyting í løgtinslóg um ræði á málum om málsøkjum at taka loftrúm og flogferðslu undir føroysk ræði og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin aksel villemsen johannesen fyri sambandið jaspur langaard fyri tjóðveldi høgni hoydal fyri framsókn bjarni kárason petersen og fyri miðflokkin billjustinussen fyrstur at røða er beinur johannesenger so væltakk fyri
hetta her eru eitt uppskot sum høgna hoydal legna tjóðveldi er lagt fram og tað handlar um at yvirtaka loftrúmið altso tað ovara loftrúmið og tað eru eitt gott mál og sjálvandi eru vit í fólkaflokkinum sum ynskja at vita at tað yvirtaka øll málsøkir og leggja tað undir føroysku ræði so prinsippi í málinum tað taka vit sjávandi undir við

mann kann siga eitt menn men tað skal koma til seinni tá hetta er sum sagt ein yvirtøka av loftrúminum og tað eru ofta við tosað um tað og eyvirtók av loftrúminum har fylgir so sjálvandi ábyrgd og millum annað tað at vit skulu hava eftirlit av loftferðsluni í okkara loftrúmi vit skulu hava tilbúgving og vit skulu hava eina veðurtænastu og so framvegis og oftan verður tosað um tá eir pengarnir fylgja við einari yvirtøku av loftrúminum og teirteir skulu so brúkast til hesi tingini

so høvdu inntøkur av ein sovorðnum inntøkurnar frá yvirtøka av loftrúminum tey høvdu eisini verið brúkt til millum annað kom ma at hugsað t tager lofteftirlitsradara sum er nokk so relevant nú og hevði yvirtøka av loftrúminum sjálvandi

sum kanska kansn síggja meir enn vit gera í dag hava vit tørv á tí at í verandi síggja bert í

og tað eru jú ein vaksandi ferðsla við millum annað privatflogførnum í okkara loftrúmi so sum ger tað torført hjá millum annað teimum ið sita í kontroltorrvinum á váa hágan at á stýraøllum men sum tað eisini verður nevnt í viðmerkingum so hevði ein yvirtøka eisini framt nógv meir arbeiðspláss og eisini nógv vitnartung arbeiðspláss sum vit ikki hava í dag

hesum uppskotunum og ofta tá hann tosar um loftrúmil so tosar an ofta um hetta her at at tað eru nógvar inntøkur í tí og men tað eru sera ymiskt at vita hvat hvussu nógvar inntøkur koma og hygg mann í viðmerkingunum sum høgni hoydal gjørt hetta uppskotim so metir hann at ella hann vísir til onkrar metingar sum siga tað tað r millum hálvfjerðs og tvey hundrað o hálvfjerðs milliónir har ímillum tað er nokk o stórt spennin so eg haldi hvørfalt tá ið uttanlandsnevndin fer at viðgera hetta hr at mann burdi tikið upp líkasum um tað ber til at fáa ein nágreining av hvussu nógv loftrúmið kann geva her tænasturna sum so fylgja við einar yvirtøku

og tað hevur verið fyrr eitt uppskot til samtyktar í tvey túsund og tólv har faktiskt eitt uppskot frá framsókn sum bleiv einmælt samtykt um at yvirtaka loftrúmið men

so tað er ein góður spurningur úr hvar akkurát hettaher málið liggur í løtuni og vissi eg skal koma aftur til menninis sum eg hevði í jáðni so er hetta sjálvandi eitt andstøðuuppskot og hava vit í samgonguskjalinum tíverri kann hon siga ikki raðfest nakrar nakrar yvirtøkur og tað er sjálvandi harmiligt og tað er kanska ein prísur tá mann er í samstarv við aðrar flokkar at mann má víkja frá nøkrum tingum

men hetta her málið eg vænti eg skal ag fáa eina góða viðgerð á uttanantsnevndini har mann eisini kannmillum annað haldi tað er gott at reisa tann spurningin hvussu nógv kemur inn altso hvarja hvar fri inntøku mann okkum hevði fingið nágreinað tað soleiðis at tann spurningurin ikki altíð hongur leys loftir akkurát hvussu nógv mann væntar og eisini um tað er nakað sum hann arbeiðir við í løtuni og úti í landsstýrinum og eg moini hetta uppskotið var fyri her beint ítingarin í tvey túsog tjúgu ella fyri einum ári síðani og tað var helgi abramssen sum umsæt øki og eg veit ikkioliga hvussu sinnar handvar við at arbeiða ið hesi yvirtøkuni men nú havi hasa nýggja landsstýrismanninr eg veit ikki um tað eru nógv broytt akkurát av tí økinum so hetta her málið ferð of r uttanandsnevdina har siti eg so ikki men eg hetta her skal fáa eina góða viðgerð frá fólkaflokkinum og og tað skal eisini sum sagt fáa svar haldi eg mann skal viðgera hesum spurningarnum í hesi ivamálini sum oftani eru rundan um loftrúni takk fyri frú forkvina ja takk her eru nakrar viðmerkingar hal
kanji hoydal ger so væl frú forkvina ja eg haldi beini johannesen
vísti koma seg væl vilja móti uppskotinum men vísti á tær bindingarnar skulu vera í samgongu tað tað er tað sum tað er men eg fari at loyva mær at minna beinini hannesum á at fólkaflokkurin fór til særasta fólkatimsvæl tá var hetta fremsta mál í teirra valskrá at taka yvir loftirúmið tá ið tey høvdu nakað útrokningar so beinin pøliskir fara so langt fyri at finna tær men eg kann tú uppgáva við at sum mann nevnir undir viðgerðini seinast at vit hava eina ørgrynnu av duglendingum fakfólki í føroyum sum hava kannættarar og sum meta um at tað er mann kann ikki hetta ikki bara ein kassaparrætt men tað skal vera í mun til nakrar til nakrar tænast mann veitir á og tað kom eg væl við teg at fór útgreina í og eg veit at tað eru fakfólk í føroyum sum veruliga hava gjørt tað eftir hann í tøkstul uppskotum hvussu hvussu lætt ella hvussu hvat tað krevur at gera tað í tøkilumja takk beinir johannesen ger so væl
ja vit hava eina inntøku sum fylgir eisini tá
ábyrgdinin sum fylgir við tá vit yvirtaka heftir øki og tær inntøkurnar sum koma inn til hettir eru oyramerktar verða oyramerktar til nakrar serlig ting og tað ermillum annað tilbúgving og veðurtænastu sum vit hava eisini setta á stovnir úr føroyum men hon kundi gott verið betri vit hava kanska ikki eina fulla tíð verðurtalan sum er so tað eru tað eru absolutt nøkur ting sm sum eg haldi at uttanandsnevndin skal takað og venda og eisini fáa nágreina betri takk fyri frú forkvina ja takk so er tað jaspur langaard ein
eina viðmerking ja takk fyri forkundi næ
eg haldi tað var ein ein góð sigirlig røða hjá beinir johannesen tað sum bara er eitt sindur spesielt hjá okkum sambandsflokkinum at sita við tað er tað at vit vit vilja also viktit at eg má áminna umaftur umaftur yvirtaka ta tað gevur meining beint nú liggur eitt mál í uttanlandsnevndini at yvirtaka epdemilóggávuna sum ein landstýrismaður í hjá sambandsflokkinum hevur lagt fyri sum eg vóni at vóni eisini kemur ígjøgnum vit hava sagt øgiliga ofta fyrr at so okkara avrikslisti við yvirtøku er kanska dupilt e so langur sum tann há tjóðveldi so tað e eitt sindur strævi og bleiv við hoyri beinan imen vivit vit vilja gjarna men vit kunnu ikki jú vit kunnu vistu tey gevu meining og tað er til at føroya fólki so skulu við ganga á odna fyri at yvirtaka og ver hetta av tað so eru vit eisini við tá ið tað kemur har til takk fyrijn ger suvæ
jú takk fyri og
tað gleðir meg tað at landstýrsmaðrin heilsumáli hann er í gongd við at yvirtaka smittulóggávu á føroyska hendur og vónandi so haldi eg atjaspur langaard g sambandsflokkurin tey skulu kort setas mál nú nú kanska reypar hansara um at tey hava yvirtikið dupult so nógv málsøki sum tjóðveldi eg haldi altso saman við fólkaflokkinu kunnu gotte hækka tað v kanska koma upp á trýfalt o tað haldi egr also hvørsfaldi her nakað sum jaspur langord kann seta sær fyri takk fyri harra formaður ja og so er tað bjarni kárason petersen gersuvæl
takk fyri harra formaður ja takk til beinji johannesen fyri eina góða
brøðu tað er tað er rasman sigur at í tvey túsun og ellivu tá løgdu táverandi valdu tingmennir fyri framsókn janus rein og pál mikkelsen lat uppskot fram og tað uppskotið var eitt væl gjøgnum arbeitt uppskot kanska serliga tí at janus rein sum tá var sat fyri framsókn hann var nokk so inniliga í teimum málunum nú sigur beini johannesen at nú hevur mann eitt samgonguskjal sum hann heldur seg til og tí kann mann kanska ikki tí er kanska ikki pláss til at gera nakað men má minna á at tað uppskotið bleiv samtykt einmælt samtykt av øllum flokkum á tingi um at landsstýrið skuldi fara samráðingar við donsku stjórnuma um heftar her so tað er væl saktans galdandi fyri allir flokkar eg giti ikki teir flestu hava skift meining aftan á tíggju ár so tað er í øllum førum demokratiskman dat hjá landsstýrinum at farast til samráðingar eisini nú eisini hóast ær samgonguskjali sum sigur nakað annað ella einki um sama máltakk fyri

jog altso vit vilja gjarna fara í gongd við yvirtøkur og fáa við grønt ljós frá okara feløgnum so fara vit sjálvandi í holt við tað men soeiðis sum støðan er so er tað kanska ikki so einfalt sum mann kanska oftan ger tað til men sum jaspur langord nevndi so arbeiðir landsstýrismaðrin í heilsumálnum fyr sambandsflokkin við at yvirtaka smittlóggávu og tað er korti vat gott stig og eg vóni eisini at í tí tíðini vit hava eftir herpeint at vit eisini kunnu fara í gongd við aðrar yvirtøkur tað er ella set skjøt til á tað tað er hvortfan fyri øgiliga gott takk fyri harra formaður ja takk fyri
næsti røðari er aksel v johannesen gerst væl harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot
frá tjóðveldi um ati yvirtaka loftrúmið og fáa tað undir føroyskt ræði tað er soleiðis at tjóðveldið skrivar í viðmerkingunum ella uppskotsetarin skrivar í viðmerkingunum at í nítjanhndrað og tveyoghálvfems yvirtóku vit tað sum er undir okkum og nú er tíðin komin til at yvirtaka tað sum er yvir okkum og vit í javnaðarflokkunum eru samd í uppskotsstillaranum í tí tað er soleiðis at sum tjóðveldi vísir á níjanartveyoghálvfems so yvirtóku vit ráðevnini í undirgrundinum undirgrundini og tað var tá verandi løgmaður ættir pdam og táverandi forsætismálaráðharri í danmark poulsditter sum gjørdu avtalu um tað øh tað hevur verið ppátal í nøkur ár eftir hondini at yvirtaka loftrúmið minnist meg rætt so var uppskot eg veit ikkvu nær tey fyrstu ferð men fyrstu ferð g men eg havi verið her var eitt uppskot frá póul mikkelsen og framsókn aftrí tvey túsund og tólv trettan haráleið og undanfarna samgonga hevði samgonguskjalinum og settu sær fyri at yvirtaka loftrúmið og samráðingar fóru fram við danskar myndugleikar um at yvirtaka tað men tað vísti seg vera trupult h millum annað tí ati altjóða flogferðslustovnurin ikao setir ymisk krøv og ymiskir treytir bæði um hvussu tað arbeiðið ella hvussu tey skipað og hvussu eftirlitið er skipað so framvegis men tað varðso gjørd ein avtala at yvirtaka tað kalla tæ so kallaða niðar á loftrúminum ta er sjálv innflúgvingin tað var so yvirtikið tað gjørdi ein avtala at tað varð yvirtikin men frammanundan var tað ein donsk privat fyritøka sum eitur naveur sum umsæt tað og te ger hon enn men tað er so

a tí øhí dag er tað soleiðis ati at sjálvt um um hetta er ikki yvirtikin málsøki so hevur danmark fræið altso danmark er lóggevandi myndugleiki økinum men tað er ísland sum er sula umsitir øki danmark er gjørt eina avtalu við íslanda tit umsita loftrúmi yvir føroyar men danmark er sjálvandi myndugleikin sum hevur heimi til at lóggeva og skipa økið men lvumsitingin av tí liggur hjá íslendskum myndugleikum

eit sindur trupult at siga heilt heilt ítøkiligani hvat inntøkur er av hesum her sum eg havi skilt tað áður so eru ta kanskar góðar hundrað milliónir krónur uppskotsetarin skrivar í viðmerkingunum at tað er millum hálvfjerðs og tvey hundrað og hávfjerðs milliónir krónur tað kannuptsetaran nokk greiða nærri frá hví teir koma til tað ella hvíta hava ta metinguna tað hava tey onkustaðis árokni við men eg haldi um eg hava hoyrt hvussu ta var góða hundrað milliónir árliga og tað er soleiðis ati at tær inntøkurnar kann mann ikki bara brúka bara koyra í landskassan ella í í kassan hjá vága floghavn ella annað tær skulu brúkast til at umsita loftrúminum og tað er nokk so breiðin høpi um eg skilji ettað havi skilt tað rætt hvussu tað gongur fyri sæg aðrastaðnis millum annað í íslandi tað vil siga at vit kunnu gott brúka tað til tænastur sum skkulu veita í sambandi við við at umsita loftrúmið til størv sum skulu hava í samband við loftrúmi tøkni tað kann verða til til á flogvøllinum tað kan verða radarar og annað og til til tilbúgving um ø ein flogvanlíka sum kuldi hent í føroyskum øki harundir eisini til dømis til eitt nýtti vaktar og bjargingarskip kundu pengar brúktu til

aftur nú eg eri ikki heilt sannførdur ella vísur í akkurát hvussu tað hongur saman í dag tað eit indur trupultat fært innlit í ta avtalan sum er millum danmark og og ísland eg haldi ikki at vit føroyigar taka tar fingið tað inlitið men har er ein avtala sjálvandi so skilji eg at ísland fær megimeginpartin av inntøkunum frá føroyska loftrúmunum fyri at umsitra tað men danmark fær ein part vit íg javnaðarflokkinum síggja onga forðing í yvirhøvur at yvirtaka loftrúmið og halda vit eiga ati at gera tað men tað at yvirtaka lúm umsita loftrúmið er kans eit sindur ymiskt tí um vit yvirtaka loftrúmið her og nú ella seinni ár ella um eitt ár so eg vit nokk ikki førurt fyri beinanvegin at umsita tað vit mugu fara í forhandlingar við ísland og ekao hvussu vi vit gera ta men tað ber okk eisini til men at yvirtaka tað og so siga at fyribils heldur ísland fram við at umsita tað sum dú gera tað tað tað skal eingin trupulleiki veri sum fær við nakrar ávísar inntøkur sum mann kanska eisini kann brúka til fyrireikingarnar til sjálvi at umseta tað øh sum eg skilji á lagnunum esum upskotinum her javnaðarflokkurin fer at taka undir við hesum uppskotinum tað einasta sum vit hava ov lítið fyrivarni við tað er í gildiskoman hon er ólavsøku tveyogtjúgutað er fýra mánaðir eg veit ikkium tað gongur altíð so skjótt vit høvda inki einki havt ímóti tað bleiv útsett til fyrsta januar trýogtjúgu ella ella ólavsøku trýogtjúgu su van hevði eina ávísa tíð til at fyrireika ta yvirtøkuna men ikki tað bara at yvirtaka uttan at taka umsitingina heim frá íslandi vil siga tað soleiðis tað eigur ikkiat krevja ta stóra men tað er tað sum hendir aftaná kanska at mannska tosa við ko og ísland um at føroyar sjálvir skl umsita loftrúminum men avgjørt hetta er ein ein yvirtøka sum it halda er skilagóð sum gevr okkum nakrar møguleikar og nakrar inntøkur og kann gera at vit kunnu hava eina betri tilbúgving í føroyum fíggjað við flogførimu sum lúgva okkara loftrúmi og kanska eisini nøkur vitjanartung størv millum annað nú nú hava vit tosað nógv um at at fáa eina føroyska veðurstovu og tað hava vit fingið eg veit ikki u tað ernakar fyrimunur tað er nógv sum ivast í tí og sum hygur eftir hvussu veðrið er verið higartil í ár men men tað haldi at vit skuldu hava su eini sm eini sum ein fiskivinnu tjóv so er eingin ivi um tvit kula okra egnu veðurstovu og tað er eisini nakað táð tað kemur til til flogferðslu so eru að nógv at siga at mann fær prinsis og góð
joensen takk fyri at formaðurin við akstur og jóannesi lýsti okkara støðu
jónaflokinum vit hava havt tað soleiðis at vit vilja gjarna yvirtaka málsøkir tá tað gevur meining og tá tað ikki gongur við tí við vælferðum í føroyum og hetta er eitt uppskot sum ger at at vit skapa kanska fleiri arbeiðspláss tað vil siga at tað økir um okkara vælferð her so tað gevur sanniliga stóra meining at vit yvirtaka økið takk fyri tú
tað at hetta hetta er skilagott
menni avbjóðingin altso eitt at yvirtaka tað ahaldi ikki eru likur avbjóðing í men avbjóðingir í at fáa ina avtalu við ekao við sjálvi umsitata ttað er itsindur trupult men tað ber oftanat liva til eisini men sjálvt um tað tekur tíð so at monn gott yvirtaka tað nú og so letur mann fyribils ísland umsita tað til til vit eru klár og hava eina avtalu við ekao til dømis hvussu vit umsita málsumsita loftrúmið tí at tað er tað er nkar øgiliga greiðar reglar soleiðis at tað ikki er munur á um aitt flogfar flýgur gjøgnum føroyskt bretskt lort ella íslendskt íslendst loftrúm prísurin skal vera tað sami og so framvegis so men hvat tað ber til hoydal færta viðmerking
jarðformaður eg haldi altur við ohannesen lýstir hetta málið ógvuliga væl
og serliga hettar atsjálvandi til at veita ta tænastu sum tú seinni kann krevja nøkur gjøld fyri so krevur tað sjálvandi eina uppbygging men fyribils kunnu vit fara inn atso vi sega verða hetta samtykt so at verða verða avtalupartur við íslands sum umsitur hettar vegna danmark í dag og koma á teir eina samráðigarstøðu og fáa at fult innilit í málini tað haldi er ella skilagott atlit og so skal bara siga við javnaðarflokkinum at um tað er hetta við við nær nær nær sjálvur yvirtøku dagurin er tað kann mann sjálvandi broyta í upskotnm við tað viðstað krevst men tað skuldi ikki ver so ræðiliga trupult tí tað einasa sum hendir er at løgtingið fær ræði og so samráðist mnn víðari í íslandija so er ta aksel johannsenja
tað er týdning
yri fyri politisku skipanina u eisini uppskotsetaran og og og eisini borgarin í føroyum at tað mann fremur yvirtøkurar tær væl fyrireikaðar soleiðis at at tær tað virka frá degi eitt ella ella kunnu fólk blíva kanska eit sinur ov hhóvvit vit vilda ikki yvirtaka fleiri máltøðjakitu at tae fyririkan terkunda ikki ordiligt og tað tí eg hugsi um tá mann yvirtekur okkurt man hevur ett dátu sum mann hevur møgulikar til at fyrireika seg men umillumpartin tað kemur nevndar viðgerðina at vísa so kann tað væl vera so vit bara yvirtaka hetta her alt tað sum er í dag við tí avtalu mn hevur í íslandi sum danir hava við íslandi vit í staðin fyri danmark at tað ikki krevur tær stóru broytingarnar so kann ann møgula yvirtaka tað skjótt men um tað er neyðugt táð kemur nevndarar bviðgerðina at vísa at eg kanska negðugt at útseta yvirtøkudagin so haldi man eigur at gera tað so er tað helgi abramsen gersovæl
har formaður tað er ikki soleiðisnar at vit bara kunnu stovna til dømis eina
veðurstøð ella okkurt so og so senda rokningina til ikao altso sum eg faal vita at eg var landsstýrismaður í samband við eitt sovrt uppskot var fyri tað var tað at ekao kann koma við ynskjin um at vit gera eitt o annað og so kunnu tey betala tað men ðynski skal koma frá teimum astu tí tað e ikki soðsin at vit bara kunnu kunnu fáa fáa senda rokningar til teirrara og og sum eg havi fingið at vita so so manglar tæir ongar tænastuløtni so tað koma ongar eyka inntøkur av hesum her so so eg haldiatmann skal líka hugsa um at at tað ljóðar næsta sum at vit smugu bara yvirtøka hetta her so koma nógvir pengar sum í dag endaði onkur aðrustaðin kumn endar tað hjá okkum soleiðisat hongur taso ikki samantakk fyrijú
ja so sum helgi leggur tað út ella helgi áprasa eina
ferðir at landsstýrismaður eisini í oyggjunum so er støðan tann í dag at tá danmark og íslanda hava eina atali og tað er ísland sum umsitur loftsrúmið hjá føroyum so er tað ísland sum fær inntøkurnar og eisini veitir tænasturnar tá vit yvirtaka tað og eg eri ikki hundasin vísur men eg havi hoyrt tað og skilt tað soleiðis at danmark fær ein part av inntøkunum og ikki tá nógv tann størsta partin at vit vit yvirtaka tað og eisini fara at umseta tað sjálvi so eru tað vit sum eisini í størri mun skulu veita nakrar av hasum tænastunum her í føroyum í staði fyri í ísland sum veitir tær tænasturnar í dag takk fyri tað var ein viðmerking at tað
krúsinussen ger so væl ja tað varfaki
tað sama sum helgi abransen var inni á at hetta var jú eitt mál sum undanfarna samgonga arbeiddi við øhvar endaði tað málið og hvussu langt rakk hvussu langt rukku tær ætlanirnar og var ta ikki júst soleiðisnar sum helgi abransen vísti á ati vit kunnu gott samtykkja bæði eitt og annað her beint men hetta hetta snýr seg um eina eina gamla avtalu sum gjørd heilt aftur í nítjan hundraðog fýraogfjøruti hvar ið hvar ið loftrúmini kring allan heimin eru býtt sundur ímillum lond og og tey sett upp í øki og og út frá tí hevur mann síðani stýrt loftferðsluni altso ber tað til hjá føroyum sum er eitt ógvuliga lítið øki at koma inn í ta avtaluna og og gera broytingar í í tí avtaluni so er tað aksel johannesen
h
eg vet ikki hvssu hvussu hvussu ja eg kann svara biljustinusen soleiðis at sjálvandi kunnu vit yvirtaka tað tí vit kunnu sama sama hátt hava lóggevandi mindugleikan á økjinum danmark hevur tað tí danmark umsitur tað heldur ikki tað er ísland sum umsitir tað men avbjóðingarnar sum eg havi skilt í udnundnfarna samgongu nú er tað landsstýrismaðurin í uttanríkismálunum tá páll mikkelsen sum tók sær av teimum samráðingunum so vóru tað nakrar avbjóðingar við íkao tí har er sum billjustinuse inni á i nakrar avtalu sum er galdan di so framvegis men vit kunu gott yvirtaka tað og so halda fram við teimum fráforhandlingunum tí at statves vil yvirtaka eis sáttmála sum er galdandi at tað er ísland sum umsitur okkara okkara loftrúm og so taka tað harfram men at yvirtaka tað dugir ikki tjkvar trupulleikar í ja takk fyrinæsta
røðari er jaspur langaard ger so væl ja takk fyri hara formaður
ja til viðgerðar er eitt uppskot frá høgna hoydal um at yvirtaka loftrúmið og eg haldi tað er verið nógv gott sagt eg haldi vit hava tað ikki so øgiliga langt síðani at vit viðgjørdu akkurát er ta sama uppskoti eg veitk ola hvar mann skal byrja tað verið ett sindur frammi um at síðsta undanfarna samgonga hevði eisini sæðt sær fyri at tá ið tey vóru við so skuldu tey yvirtaka loftrúmið og eg haldi tað var pál mikkelsen ta eg veit tað vera pál mikkelsen sum sat á økinum og onkuntíð hevur mann líkasumsett eina yvirskrift fyri tað samgonguna sum sat tá sum var ætlanarsamgongan mann ætlaði eina rúgvu og tað var eisini ein av teimum tingunum sum hanni setti sær fyri sum mann ætlaði at gera og eg haldi vit kunnu bara staðfesta at tað sum hendi tá var akkurát tað sama at mann ætlaði men har hendi ikki meir nú mást tú prøva lagtað fram aftur og tað er so tað er so komið har til at nú kann mann kanska prøva fara at fara eitt sindur frá at ætla men kanska at handla eg haldi at tað eruppskotið í sær sjálvum kanska er skilagott visti tað gevið meining visti hetta her er nakað sum eg haldi gevið nakað til føroya fólk tá ið vit høvdu hetta uppskotið fyri seinast tá høvdu vitlandsstýrismannin sum tá var inni tað var helgi abramsen sum eisini kemur at taka orðið seinni sum eisini hevði gjørt nakrar kanningar hvørjir møguleikar vóru og hvat hvat var millum annað liggur í uppskotinum her at eg hetta her skal geva okkum eitt stað millum hálvfjerðs og tvey hundrað og hálvfjerðs milliónir í inntøkum om vit kunnu siga hyggja vit aftur í tí so hevur verið øgiliga ofta at tosað um hvussu nógvar milliónir vit kunnu fáa við at yvirtaka nógv økir men eg haldi onkursvegna eg skal ikki siga at hetta kann vera rætt men eg haldi eg má vistuman hyggur aftur so hevur tað ofta víst seg at tær yvirtøkurnar á rokniarkinum hava verið øgiliga góð tað hevur givið nógvar pengar men tá ið hso veruleiki verið tað kann verið p postað og eg kann nevna nógv onnur dømir men tá ið mann so hevur yvirtikið øki veruliga fingið tað heim so hevur tað víst seg at tað hevur ikki altíð verið tann tað stóra avlopið sum mann hevði sæð fyri sær so ofta tá ið mann yvirtekur eitt øki men so hevur tað bæði eina inntøkusíðu og eina útreiðslusíðu eitt av teimum tingunum sum mann eisini verið verið frammi um tað er mann tosar um hesi her fyrðøkini og hetta er kanska eitt ynski hjá okkum at vit høvdu høvdu eitt fyriøki her hjá okkum men tað er heldur ikki ta ikao sum kemur fram og og og skal góðkenna okkum sum eitt øki og eisini har vís tað seg men tað er ikki bara siga tað nú vilja vit vera við og so fáa viti so fáa vit tað økið yvirtikinð viðt tað vit ynskja tað ertað er tað krevsti góðar heimildir fyri hví vit skulu fáa tað og hvussu vit skulu gera hvussu skulu vit fyrireika hongum til at kunna yvirtaka fyriøki visu vit yvirhøvur fáa tað góðkent og eg haldi eisini at eg havi fingið tað fortalt attá i eg so næruman yvirtøku eitt øki so er tað ikki soleiðis at tað eru pengar í tí at vvita ikki soleiðis at hetta liggur ein gullgrubba við at yvirtaka tað teg er ikki talan um tað tá skal tað vera soleiðis sum helgi abransen eisini var inni á í áðni í spurninginum at hetta verður soleiðis at vit kunnu fáa nakra tænastur men í síðsta enda so gevur tað null men tað kann gott vera at tay vera tað hevi givið givið okkum nøkur arbeiðspláss og tað haldi eg er eisini vert at kanna so tí haldi ikki tað er rætta okkum bara at avvýsa tað men men eisinihan fara inn og siga men vit í einum opnum sinni fara at finna útav kann hetta geva meining fyri føroya fólk og so ahar at fara inn og og samanbera tað við undirgrundina tað haldi eg er heilt heilt hvør sítt mál at yvirtaka undirgrundina har har ið própnum eingin ferðsla var ella har tað bara liggur nakað stilt olja ella onnur minmineralur og so samanbera tað luftrúmið hjá okkum har tað ein rúgva av tingum ganga fyri seg í dag og er heilt aðrar tænastur sum talan er um tðg haldi tað er eitt sindur skal ikki siga tað misvísandi men mann kann eg vil siga eg havi ringt við at samanbera tað at vit skulu fara inn at yvirtaka undirgrundina og samanbera tit tað sama galdandi í lortrúmi tí tað er heilt hvør síni ting sum ganga fyri seg er tað nakað sum eg trúgvi øll ynskja taðer ta mann er uppi í luftinum tað er tað mann hevur verið trygd at trygdin er í hásæti og at tað sum gongur fyri seg har skal vera í lagi so so eg haldi at hetta uppskotið eri hetti verið fyri fyrr og eg trúgvi atað er ikki so einfalt sum uppskotstillarin ger tað til og eg trúgvi var tað so einfalt so so dugi eg ikki at skilja at hví mann ikki gjørdi tað tá tá ið mann hevði møguleikan og mann eisini g veit eisini m mann var í gongd men í tøkum tíma so so datt tasum niðurfyri so tað er heiltsikurt har eru nakrar forðingar sum e eru orsøkin til tað so eg haldi at vit vit skulu vera fara á veg einum opnum sinni og prøvar vita hvar møguleikar eru men samstundis verða realistisk um um hetta er ein ein tíðarætlan sum er longur nú til summar tað haldi eg er ikki realistiskt takk fyri øgni hoydal ein merki viðmerking
harra formaður eg haldi royndin vera at at
til røðan hjá jaspur langurd var var alts ikki so galin tí hann segði um tað gevur meining og hvat tað sum merkir h og so reisti hann nøkur ivamál sum í veruleikanum eru svaraði í uppskotunum sjálvum nevniliga hvat merkir hettar hvat skal til oghvussu er tað við gjøldunum og esindi felags fr økinum ømen roynd veru o uttan at gera tað uttan at gera ta einfalt at veita tænastuna so merkir tað at atføða fyri hesum uppskotinum at løgtingið fær ræði og lóggávuvaldið á økinum tað sum í dag liggur í danmark og at tann avtalan sum eg gjørdi við ísland hon heldur bara fram við føroyum sum avtaluparti í mun til danmark og harumfram kat mast tú tosa um hvussu tekur mann so sín part sum við teirru vitanini so so vóni eg at at jaspur langaad fer at geva ta viðgerðina sum hann lovaði tað roknaðig eisni við hnn gera uttanansnevndini tí vit hava altso nógv fólk sum vita rættiliga nógv um hetta øki og tað haldi er kanska týdningarmesta at fáa ta vitanina fram a
hvar formaður ja eg haldi at vit
skulu fara inn við einum opnum sinni men eg veit at hetta er ikki ikki so einfalt hetta er hetta er eitt vanskiligt trupult mál og tí er tí er tað ikki komið longur enn tað eg komi í dag men hinvegin altso eg eg haldi vist vit skulu gera tað so el taði gevu meining ikki fara inn og fyrigikla okkum attað gevur nógvar pengar til okkum tí tað eru vísur í at tað ikki vil gera men at tað hinvegin kann geva okkum nøkur starvsfólk so og og og um vit yvirhøvur fáa tað altso ikki teg trúgvi ikki tað e bara við sum bestemma tað men har eru eisini aðrir instansir sum eisini skullu siga gott fyri tí so so eg trúgvi at tíðarætlanin sum eitur í summar er ikki rel men at tað at tað nokk skal fara at at koma við sær ígjar meining takk fyri ja takk fyri
áðrenn næstu ráðari fær orðið so skal eg boða frá at formaðurin fer at taka tað seinasta málið á skránni í dag av skránni tað er lagsmælt nummari hundrað og tveyogtjúgu uppskot til samstyktar og miðvísar íløgur og átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgund øld tað verður so sett á ein annan dag hetta málið so fær bjarni kárason petersen orðið ger so væl takk fyri tað
harra formaður vit viðgera eitt eitt uppskot frá tjóðveldi illa høgna hoydal vegna tjóðveldi um at taka taka yvir loftrúmið og og og flogferðsluna og fáa tað undir føroyskum ræði tað er nú einaferð soleiðis at grundarlagið fyri umsitingina av tí føroyska loftrúminum tað er tað gongur faktiskt heilt aftur til ein eini ein altjóða sáttmála sum bleiv undirskrivar av ymiskum londum undir ikao sum er ein stovnur undir st har sum mann skipaði loftøkið í norðuratlantshavið saman í eina felags umsiting sum sum galt bæði ísland og grønland og føroyar og hetta her er stutt aftan á seinna heimsbardaga hetta er tann sáttmálin kom í gildi í í fjørutinum og síðani verður ratifiseraður nakrar ferðir í gjøgnum hálvtrýssini og tað skipaði millum annað loftrúmi meni men skipaði eisini fíggingina og oppiratiónina av til dømis loranstøðunum sum vóru í vík í íslandi og tann tann sum var í føroyum tað er nokk so umfatandihar nógv umfatandi dokumentir rundan um hettar her eg var akkurát inni á heimasíðuni hjá hjá ekao las senda her joynt finansholagríment sum er millum partarnar sum bleiv undirskrivar í skinev í nítjan hundrað og áttoghálvtrýss har har har forklára tað eitt sindur um fíggingarloystin og tað er eitt dokument á yvir trý hundrað síður so tað er ikki bara bara farið í holt við at líkasum t greiða hesa fløkina um hvat vendir upp og hvat vendir niður so havi eg eisini gjørt mær tann ómaka at hyggja hjá isavia har sum tað stendur hvat tey fáa av eksternum inntøkum í hesum førum í kraft av hesaeri jint finainshjólagrímin sum hann er undirskrivað og fyri ári tvey túsund túsund og nítjan sum so vítt eg kann lesa tað kann gott vera ta ikki alt við har men sum vítt eg kann lesa so er tað í øllum førum í minsta lagi áttaogtretivu milliónir krónur

er ikki einki á peningi og tann peningurin sum verður distiboeraður í dag hann fær hann verður tikin inn av teimum flogførinum sum flúgva yvir tá loftrúmi ta íslendska grønlendska og føroyska tað verður tikið inn ígjøgnum flogferðaseðilin og tað verður regdistiboerað eftir einum loysti sum í dag er nøkulunda tað at ísland fær fýrs prosent meðan danmark ella tað stendur í grønlandi føroyar men rí elsaa er tað danmark gjøgnum avia ar fær sirka tjúgu prosent so umsitingarligi parturin er í høvuðsheitum undir íslendskum fíggjað og og ritjav av íslendarum øhtað er so vítt eg veit standpunktið hjá ikao at mann vil heldur hava færri størri firðir og tí hava tað kanska ikki tíma so øgiliga væl hetta her við at føroyingar gjarna vilja hava loftrúmið undir sítt egna ræði og roynt umsitingarliga kann kunn tað gott vera nøkur ting sum tala fyri at tú útiligerar nøkru nakrar uppgávur til ein part tað er til dømis tað sum danmark og íslanda hava gjørt ta hava viðurkent tað økið er so stórt fyri tvey lond sum eru luffasliga lítil at tey gera ein sovor joinfinanchol ogrimin soleiðis at tað eru meira kostnaður efektivt men tað tann umsitingarligi parturin av loftrúminum kann saktans orðnast tað er bara ein spurningur um vilja og hvat mann leggur seg eftir og hvat mann følir mann hevur tørv á hin parturin at loftrúmið formelt er føroyskt tað er nakað heilt annað hvussu mann skipar luftina avigatiónina í einum loftøki tað kann mann gera upp á túsund mátar vit kunnu gott fáa stýrið í symbabbi til at umsita føroysk lofturin vissu vit vilja tað men at tað er undir føroyskum raði tað er ein politiskur ein grundleggjandi politiskur spurningur so hendan er diskussiónin um hvussu nógvir pengar koma og hvussu nógv arbeiðspláss kemur hetta at merkja tað er alt relevantir spurningar og tað er avgjørt nakað sum kann geva nakað til tað føroyska samfelagið antin innan fyri servitan ella fyri fyri inntøkur og arbeiðspláss og so framvegis men tað er eisini nakað meira grundleggjandi og prinsipielt undir tí og tað er tað at føroyskt loftrúm er føroyskt og tað verður eigur at verða undir føroyskum raði tað er so mikið sjálvsagt í mínari verð at eg eg føli tað slet kki neyðugt at greiða at útdjúpa tað pingi líkasum at danskari ikki sseta spurngartekin við hvat danskti loftrúmi hvar tað hoyrir til og amerikanar erta saman so roymt prinsipielt haldi eg at tað er í eitt mál í sær sjálvum politiskt at føroyski myndugleikar taka yvir føroyskt loftrúm og taka ábyrgd av sínum egnu viðurskiftir tann umsitingarligi parturin hann er stórur og kompleksur og tað er nakað sum føroyski myndugleikar eiga at fara til samráðingar um tá ið mann hevur gjørt av at mann vil gjarna yvirtaka loftrúmið sum mann jú annars sum eg havi gloymt á nevnt hevur gjørt einmælt samtykt á tingi í tvey túsund og ellivu tá ið poul mikkelsen og jaunsrein løgdu uppskot til samtyktar fram um at mann skuldi fara til samráðingar við donsku stjórnina um at yvirtaka tað føroyska loftrúmið og tá vóru allir flokkar á tingi sum tóka undir við tí so tað føli eg enn er eitt politiskt prosjekt sum hevur politiskt demokratiskt mndat og sum mann saktans skal fara undir eisini í hesari samgonguni øh tað sum kemur av tí ítøkiliga tað er tað at vit átaka okkum nakrar uppgávur sum vit mugu mugu gera og tað krevur sjálvandi fígging og nú havi eog greitt eitt sindur frá tí men tann fíggingin kemur partvíst um ikki bróðurparturin frá tað mann tekur gjøld inn fyri tey flogførini ella leggur gjøld á teir ferðaseðlarnir sum flogførina sum flúgva føroyskt loftrúm hava og tað kemur at fíggja til dømis veðurstøðirnar tað kemur at fíggja lufttrafikk og so framvegis um tað fer at kunna fíggja sorgin wresky og bjargingaskip tað tað dugi eg ikki ordiliga at siga men tað kann til dømis fíggja ta neyðugu útgerðina sum skal til fyri at hava eitt nøktandi lofteftirlit og tað er sjálvandi tað er nú kanska hóskandi at koma inn um kjakið um ein ein lofteftirlits radara fyri tað fyrsta kann mann siga at vissu føroyingar høvdu ræði á hesum her umtalaða lofteftirlitsradaranum sum danska verjan ætlar at seta upp í føroyum tað hevði í øllum førum styrkt munandi upp á hetta her argumentið við at vit hava neyðugu útgerðina og førleikarnar til at umsita føroyskt loftrúm men tað hevði eisini kunnað verið ein partur av fíggingarloysnum h men so hevði hann kanska helst skula verið til primerkt ella høvuðssakliga sevila endamál tað er tað er hann so ikki men tað r han í øllum førum eisini øh eg haldi sjálvandi at vit skulu yvirtaka føroyskt loftrúm tað hevur framsókn arbeitt og trýst við trýst fyri líka síðan flokkurin bleiv settur á stovn í tvey og eg haldi eisini at tað eri ein ein ein meiriluti á tingi sum ynskir tað spurningurin er hevur man tann politiska viljan til at útinna fólksins vilja tað er nakað sum eg vóni at vit fara atat klára øh tí at hetta hevur nógvar impligatiónir bæði politiskar og búskaparligar og so framvegis h og tær eru mestsum bara positivar tað kann koma positivar avleiðingar við at mann fær nøkur hvitanararbeiðspláss hálønararbeiðspláss mann fær eina ávísa servitan í føroyum man verður eini altjóða viðspælara viðspælara tá tað kemur til samráðingar millum isavia naviar ekao og st og so framvegis og ikki minst tað sum eg haldi at mann onkursvegna gloymir í orðaskiftinum tað at tað er okkara politiska ábyrgd at hava ábyrgd á hesum økinum altso tað sigur onkursvegna seg sjálvt í mínari veg øh vit eru øgiliga positiv rundan um hetta her uppskotið uppskotini sum hava verið um loftrúmið gjøgnum ár og dag tey hava verið nokk so ymisk tað hava verið uppskot til samtyktar og har har eru nógv viðfest skjøl sum sum eru góð at at seta seg at lesa og sjálvt um nógv av teimum kanska eru eitt sindur útratteraði tíverri og tað er eisini nokk so ringt at fáa greið tøl yvir tað er tí at hendan metingin spennir so víða tí at tað er egentilig eitt sindur kryptiskt hvat ið fíggingarloysturin er eg veit ikki um tað er við vilja ella ikki men í øllum førum so eru tað rættiliga stórar peningaupphæddir sum burdi staðið onkrastaðni tað burdi ikki verið so ringt at upptriva hvar ið pengarnir fara hetta er ikki hetta er ikki ein formur at hvítvask ella nakað sovorðt hetta er hetta eru almennar institutiónir og og feløg sum eru átta av statunum sum eiga at leggja hesir tølini fram so tað burdi verið lætt nokk at fingið fatur í tí vsum mann vildi øh tað hevði verið peningur sum hevði fíggjað tað at føroyingar tóku ábyrgd av loftrúminum og vit høvdu eisini skula rinda okkara sjálvstøðuga part rokning við øh men tað eri eg viljur til at gera tí at vit eiga líkasum við øllum øðrum at betala tað sum tað kostar at reka tað føroyska samfelagið takk fyri harra formaður
nei orsaka nei hann skal hava orðið nú men pálla reynatúgvu hevur biðið um ein ókey nei ha fráfellu so fær høgni hoydal orð ger so væl
harra formaður eg havi longu verið fegin um tæ tær viðmerkingar sum framsøgufólk hava gjørti hetta málið h og skal royna at svara onkrav teimum spurningunum sum eru komnir øhog eg kann kanska byrja við at siga at sjálvandi snýr hetta málið seg um tvey ymisk viðurskiftir ella í veruleikan nýr málið seg um at løgtingið tekur ræði á tí føroyska loftrúminum og á tí sum eitur flogferðsla meðan hin spurningur snýr seg um hvussu veitu so eina tænastu við við við við radarum veðurtænastu vaktari bjarding og tílíkt hog lat meg byrja við tí fyrsta at ikki iki løgtinginumat siga so er tað ofta undranarvert at vit í tvey túsund og veyogtjúgu kunnu liva við tí at tað eru eitt annað land aðrir myndugleikar taka avgerð um hvat hendir í okkara egna loftrúmi hvør kansn flúgva upp á føroyar hvør fær konsertión sum má kalla tað ligvaupp á føroya hví avgerða vit ikki tað sjálvi tí vit hava allar førleikar fyri tí hyggu bara eftir menningini innan fyri føroyska flogferslu serliga hjá atlantslogi innan fyri bæði tyrlu og flúgving og mikanikar og alt tað sum hartil hoyrir øhí øðrum lagi so er tað so er tað nokk so løgið at at vit kanska vita rættiliga lítið um okkara loftrúm ø vit hava yvirtikið okkara sjógv hava ræði á okkara sjógvi okkara fiskiríkisdømi og okkara undirgrund men hava stettiki ræði á okkara loftrúmi og eg kann til tingsins upplýsing fortelja eina líla søgu harra formaður at tá ið eg var landstýrismaður seinast og skuldi herða grindalógina soleiðis at vit fingu heimild til at steingja grinda øki fullkomiliga av fyri fyri polwotson og hansara kompanum so skuldu vit upp í løgtingslógini at vit skuldu sjálvandi kunna steingja grindaøki av í í ein fjórðing á sjógvi og landi men eisini í loftrúnum sum mann ikki kann brúka dronur og annað grindaraksturin og og og at halda grindini til við tá bleiv eg ógvuliga vinarliga ella tá komu ógliga vinarliga tann táverandi danski fútin og eg haldi ríkisumboðiðskrivað okkum eisinieitt bræv og segði har tær søgdu ttúhevu ikki lovað at lóggeva ell løgtingið heu ikki lova at lóggeva um loftrúmið tað er eitt danskt málsøki og eg tosaði seg við tey so spurdi eg til stuttleika jamen meinar tú við altso sjálvandi fara vit at lóggeva um hvussu vit kunnu verja okkara okkara grindarakstur og eg fari ikk t lurtað eftirtít sil og siga meg men hvat meina tit veruleikanum við hvar hvar er tað danska hvar byrjar tað danska loftrúmið jag søgdu tey at formliga sær byrja tað ein metur oman fyri svørin nettupp o so siga mhvnei nei formliga seð er tað tað so fortaldi eg hasa søguna fyri fyri verpabanið hjá mær kalmar lendisgóð so siga hahata hvi hin aldrin hoyrt fyrr men so sigur hann ja tað fór klárað kanska nok so nógv tí eg havi eg altíð hildið tað at føroyingar ganga við afturpartinum í føroyum og við høvdinum í danmark hso so eg hai aldin husað um tað fyrr at soleiðis so strangt hava teir definerað tað øh so tað sigur okkum aftur at sjálvt tað at taka ræði á loftirnmi tað ivist ikki í at meginpartin av føroyingum og og og á løgtinginum halda er púra rætt síðani kemur so hin parturin har vit fara at finna trupulleikar og avbjóðingar og alt tað sum sum er við at taka ræði á einum so týdningarmigum málsøki sum sum loftrúmi tað er ikki minni týdningarmikið í dag enn tað var tá ið uppskotið varð lagt fram seinast og har vil eg siga harra formaður at at eg haldi at vit hava lyndi til kanst serliga til jaspur langaard tí eg haldi hini framsøgufólkini hava ikki leitað so nógv eftir eftir trupulleikum kanska serliga tá helga abramsen eisin fyrvernani landstýrismann at at øll menning í føroyum byggja jú á at tú torir at taka seta tær á mál taka eina avgerð ella vit kunnu sagt við tí gamla ororðafellunum frá høvdinum skalt tú hvalin skera og úr kjølunum skalt tú uppát in gera og tað kanst tú bara gera vist tú er sett tar fyri at byggja ein bát ella sæt tær fyri at halda eina grind til og at sker handa háls tí at um vit vóru farin farin til hetta málið á sama hátt sum eg hoyri at jaspur langaard og og helgi abranssen gera við allari virðing fyri teimum so er tað eitt sindur sum at vit hav akkurát fingið so eina standandi flott flotta nýbygning in í føroyska flotan at áðrenn kristian martin og sinir hansara tóku avgerð um at byggja hrissón ágrótunum so hevði onkur sagt ja men hvussu nú við tí møttsyskini sum er niðast í maskinurúmunum og tí slanguni sum eru eg má hava svar upp á tað áðrenn g taki avgerðina nei tað er øvugt tú tekur avgerð nú skulu vit byggja eitt skip í sum sum eru eru í í í heimsflokki og so fert tú undir at gera tekningarnar og at taka alla tær førleikar inn sum skulu til bæði at gera tekningarnar prosjektera tað gat enda at áa tar bygt og skaffa fíggingina á sama hátt her verður hetta málið samtykt og vit fingu tað væl lýst seinast so merkir tað altso tað at so taka føroyingar ræði á okkara loftrúmi og á flogfersluni og fyribils verða so tær avtalur sum danir hava gjørt vegna okkum við ísland og við íkao so verða verða við bara verða við bara avtalupartur har og tað er rætt at ekao er illa trekt í hesum her at siga jamen skulu v nú aftur til gera ein nýggjan fr øki og suvíðari men vit kunnu bara bara avroða við ísland um hvussu vit býta hetta her núverandi firðin millum okkum og hvørjar tænastur við veita her hvørja tæinasta tær veita í øðrum partinum av hesum her stóra fjørðunum og tað er ikki rætt sum verður sagt at tað er ómøguligt tí at tað er jú hent bara í okkara tíð fleiri ferð at nýggj lond eru eru komin fram í europu europa eg kann bað nevna tey baltisku londini tey nýggju londini á balkan aftan á tatrafiska kríggið har og tá var sjálvandi eingin trupulleiki hjá ekao at siga vl ókey nú eru nú eru nøkur nýggj lond komin nú sum hava ræði á tí loftrúvnum sum har her og so ger mann avtalurnar eftir tí so tað er tað er ikki nøkur forðing ta at leita eftir forðingum sumvit halda tað er og hyggja atir eftrteirri frágreiðing sum er gjørd har ið har ið løgtingið samtykti í tvey túun og ellivu at fara undir samráða danskar myndugleikar hendi u einki haldi tjóðveldi hevði fyrst fr etta upskotið frammi í tvey túsund og átta men so fór pol mikkelsen um tað seinast vit tosaðu rætiliga nógv um hvussu skal mann gera og eg sigi pól vaska pól eg skal ikki læra tað nakað men men mínar royndir siga mær at um so er at løgtingið iki hevur samtykt fyrst at málið skal yvirtakast so fær mann at gera eina frágreiðing som sum finna so nógvar forðingar at einkin kemur burturúr og tað bleiv tíverri tað sum var úrslitið hóast táð tað ger ina avtalu um at tað niðar á loftrúmi ella rættrættari sagt við føroyar skuldi yvirtakast eg veit ikki heilt hvar tað málið liggur í dag tí at at sigur tú at áðrenn tú tekur avgerðina skalt tú fyrst sita við við donskum myndugleikum ella ikaomyndugleikum og siga ber tað til so far tær heilt skva siga tað ber ikki til men taka vit og samtykki at vit skuldu gera tað og seta dagseting á at vit taka tað yvir frá ólavsøku ella frá fyrsta januar jamen so veitst tú tað í samráðingunm so má mann finna loysnnar øhog tá verður tað óftr mínum tykk als ikki trupult at gera tað vit hava roynt skal sigast at tosað við íslendingar myndugleikar og íslendskar myndugeikarmen teir siga at teir kunnu ikki formliga samrøðast við okkum um hvussu teir og dag umsita gjøgnum ísavia tí at vit hava ikki myndugleikan teir samráðast við danmark men teirri løtur við samtykta upskotið her so kunnu vit fara til samráðingar vi íslands og og finguð innlit í hvusu taðverð umsitið í dag hvørja tænastu vit kunnu veita mann nýtist ikki man mann nýtist ikki at gera ein sjálvstøðan føroyskan ftað føroyskt fr øki mann kann siga føroyingar og íslendingar umsita nú tað økið í felag sum ísland í dag umsitur vegna danmark tað ber uttan iva væl til so er tað inntøkurnar og og nógv hava sett spurnatekin við tað men tað verður rættiliga greitt sagt í uppskotunum eins og tú hevr verður gjørt í teimum undanfarnu uppskotunum sambært ekao og ikki kákukonventjónini so skal lgguáleggur tað í roynd og verað í teimum teimum teimum londunum sum hava loftrúmim at veita nakrar tænastur og tað er til tær tænastur at tú kanst krevja eit gjald fyri at flúgva ígjøgnum loftrúmið og tænasturnar eru jú nevndar tað er jú sjálvandi at veita radiotænastu og eftirlitstænastu altso við við bæði einum vit kundu gjørt ein ein radara sum bæði var passivur altso fær radiocfrsoformen eisini ein aktivan veðurtænastu trygd og bjarging tilbúgving sum heild og eisini at mann hevur nøktandi umstøður til til til flogfariðsumhald eisini flogvallur so tað stendur eftir at siga hvussu nógv mann kan siga men tað er eingin ivið um at at at at tað kanst tú fáa inntøkur til at byggja upp hálønar arbeiðspláss teir førleikarnar sum skulu til fyri at veita eina tænastu til tey flogføri sum flúgva her til vaktar og bjargingartænastur ella sør sun reskriús sum vit rópa tað og til veðurtænastur og tað haldi eg tað haldi eg er ivaleyst vit legga ikki hetta fram fyri at siga at nú skulu vit fáa eina stóra inntøku tí landskassan sumankan brúka tað alt møguligt nei tað er fyri at byggja ein førleika upp har vit hava ábyrgd av flogførðsluni av loftrúminum teimum tænastunm til tey flogføri sum her flúgva og út frá tí kunnu vit so fáa ein part av teimum inntøkun sum í dag fara í heilt aðrar kassar tað ivist í onga løtu í ber ógvuliga væl til so eg havi verið fegin um viðmerkingarnar higartil eg haldi t tað átti at verið at málmað kundilsstaðið samanum eg veit t tað kuna vera samgonguforðingar og annað men men higartil hava ukursi g allir flokkar verið fegnir um at vit hava yvirtikið okkara egna fiskimark ogokara egna sjógv og okkara egnu undirgrund nú stendur bara eftir eisini at taka ræði á tí sum er oman fyri okkum takk fyri fru forkvina ein viðmerking frá pállareyna
tygvu ger sovæl ja takk fyri og takktakk forkvina
j takk tilformannin í tjóðveldi fyri eina góða útlegging av hesum málinum tað at tað at seta sær fyri at at fáa eitt land at fara á flog sum ein sjálvstøðug tjóð er eintrupuluppgáva serliga tá mann ger tað í bitum sum hetta her er ei roynd upmá tað er í veruleikanum at samanbera tá tú roynir at fáa ein flúgvara upp á t flúgva við teimum deilunum sum mann einaferð hevur og ikki sum ein samla eind tað er tað er veruleikan sum avbjóðingin sum vit hava og tað er einki ivast í at tað rættari er at gera tað at taka hóggið í einum sigr at nú loysa vit sum land og og átakum ta ábyrgdina og og flúgva eisini sum eitt sjálvstøðugt land hesin her leiklutirin sum vit soella so hav verðir pressaðin í í eina tíð hann kanska bera mál men neyvan er tað tann rætti vegurin takk fyrijtak høgni hoydal ger sovæl
hvat har eg eri og fá tað lena tykkur so sára samdur
og vit hava mangan viðgjørt tað hvussu at vit vildu helst sagt javna tað fyri okkum er tað er tað so einfalt at vit avgera at taka raðið í landinum so byggja vit førleikarnar upp tað vit prógva í øllum førum men í staðin hava vit undir hesum undarlig heimastýrinum verið roynd ella farin undir at balta rút og royna at grundgeva við óteljandi reolum av bókum og alt tað her fyri at fáa eitt stig í senn ella nøkur fet í senn og tað er so treytnaður vit hava verið noyddar gjørd so leingi tí at tað ikki er eitt meiriluti fyri at fyri at loysa ella vit ikki fáa tað eitt flokkakvøðu tí jú ikki við tey vera meiriluti fekk mann út til flokkakvøðu og fekk viðgjørt ordiligt og tí standa vit við slíkum málum men kortini so bara taka dømi um flogferðsluna altso hvør viðminnast hvussu tað var tá ið atlandslóg kom tað var eitt fá fáur sum trúði at føroyingar dýgdu at flúgva at vit kundu byggja upp eitt flogfelag sum kundi flúgva um allan heim við tann førleika sum er í einum flogfelagi men í dag er tað væl neyvan nakar sum sum sum ikki er ovurfegin um tað og tað er kanska blivið øvugt sum eg plagi at siga fyrr tordu fólk teir ikki at fara inn í flogfarið við einum føroyskum flogskipari nú blíva fólk nervøs í føroyum vistu ikki er ein føroyskur flogskipari so við at taka stigini sum mennast vit og tað verður akkurát tað sama her vit fara at fáa
knasan á dugnalig fólk og nógv arbeiðspláss og ræði okkara egnan loftrúmur samstarva við onnur lond sum vit hava gjørt føroya við taka ábyrgd nú fær tíðin næstur at røða er bill justinussen er so væl takk fyri frú forkvinna hetta
málið hevur verið á tingi áður í hesum valskeiðnum og tá bleiv tað felvt av løgtinginum nú royndi tjóðveldið ein einaferð at seta tað fram og í samband við ta viðgerðina so so í málið fór í uttanlandsnevndina í samband við ta viðgerðina so so gjørdu tað okkum ómak at royna at fáa til vegan til vega ta vitan sum finst í føroyum um kring hesi viðurskiftini og millum annað innkallaðu vit helga abramsen við hansara umsiting og hansara umsiting váttaði at tað høvdu verið royndir gjørdar frammanundan í undanfarni samgongu at gera onkur frambrot á hesum økinum og millum annað høvdu tey verið haldi í kanada ella yvir í usa og kanna hvussu i hesi hesi viðurskiftini kunnu broytast til okkara fyrimuns og teirra niðurstøða og tað er so tann kunnu vit siga tann myndugleikin í føroyum sum har sum hetta málið lendir um tað verður samtykt teirra niðurstøða var púra greið og tað er at júst soleiðisnar sum helgi abramsen vísti á einari viðmerking fyri eina løtu síðani at tað er ikao sum er tann altjóða felagsskapurin sum øll øll lond sum fáast við flogferðslu eru partur av og hava undirskrivaðar avtalur um hvussu tey skipa altjóða flogferðslu flogferðsla er jú sjálvandi í øgiliga stóran mun altjóða og tann felagsskapurin hevur tann politikk at um um um tænastan í einum øki er nøktandi um tær veitingar sum skulu til fyri at halda flogtrygd og fflogkunning og alt annað uppi so hava tey ikki áhuga í broytingum so so verða so so ynskja tey ikki at gera nýggjar avtalur um broytingar og tað bleiv eisini upplýst at tað økið sum vit eru í tað er tann norðuratlantiski firðurin sum tað eitur er faktisk tann firðurin av øllum sum er best umsitin síðani hesar avtalurnar komu í gildi heilt aftur í nítjan hundrað og fýraogfjøruti tá ið tá iðvit jhøvdu eitt heimskríggj og lond um allan heim blivu samd um at gera hesa avtaluna og kunnu vit siga ikki býta fiskiloyvini endaliga men at býta luftrúmið endaliga í millum hesi londini og tey hava síðani tá verið býtt eftir hesum yvirskipaðu reglunum tá bleiv loftrúmi býtt sundur í níggju loftøki rundan um allan heimin og eitt av teimum nýggju loftøkjunum eitur so enn a t ella tann tann tann norðuratlantiska regiónin og tað er har ið vit so eru ein partur av eg vil siga at er tað at føroyingar at vit eiga okkara land vit eiga okkara havaøki vit eiga okkara loft rúm tað taki eg fult undir við og vit skulu gera alt fyri at halda fast um okkara rætt til tað men tað merkir ikki atvit skulu at at vit skulu við bindu fyri eyguni ignorera at tað finsta ein heimi rundan um okkum at tað finnast altjóða avtalur hvar ið lond hava brúkt nógva orku atsamst um hvussu mann skipar altjóða viðurskifti og tí koma vit at fella so ella so inn undir tað um tað so verður eina yvirtøka ella ikki og tað sum er serliga áhugavert tað er at í hesum uppskotinum verður hugleitt nógv um hvussu nógv nýggj størv kunnu koma og hvussu vitanin kann økjast og vaksa í føroyum og at alt ber væl til og tað er eingin trupulleiki við nøkrum og sovíðari tað er vit skuldu bara yvirtaka so orðnar alt seg av sær sjálvum næstan altso tað er gott at vera optomistiskur men tað er eisini onkuntíð gott at vera eitt sindur realistiskur og tá ið høgni hoydal hevur sitið í einari samgongu var ið endamáli var júst at gera hetta og tað ikki eydnaðist so haldi eg at hann burdi hvussu fortalt okkum hvørjar tær ítøkiligu avbjóðingarnar eru í staðin fyri framhaldandi bara at tosa um hvat ber til og at siga at øll onnur siga tað at einki ber til altso ímillum har finst nakað sum eitur realitetir og tað haldi eg at vit hava sum sum politikarar so hava vit skyldu til at fyrihalda okkum til teir realitetirnar og eg haldi eisini at at høgni hoydal og tjóðveldi í einum sovorðnum uppskoti eiga at upplýsa okkum um hvørji realitetir eru galdandi á hesum økinum men tað finnast ikki nógvar upplýsingar um teir realitetirnar í hesum skjalinum sum tjóðveldið hevur lagt fram tíverri men meiri ikki loft men kanska luft og dreymar um at at hetta er so sára einkult at fara í holt við eg taki framvegis undir við at vit skulu yvirtaka loftrúmið men eg eri ikki samdur við høgna hoydal at tað kemur at broyta so øgiliga nógv tí at tað eru onnur sum skulu spæla við og tað er ikki vist at tey onnur spæla tí tey sum flúgva ígjøgnum okkara luftrúm tey eru umboðaði av felagsskapum sum hava gjørt avtalur og hvar ið hvar øll heimsins lond eru samd um gjøld og samd um øll møgulig ting og vistu tey ikki spæla við altso so kunnu vit ikki hava okkara eintingum bara siga soleiðisnar er tað galdandi og tað fingu vit eisini upplýst í uttanlandsnevndini at eta so at vit ava okkara eintingum ímóti øllum øllum fólkaskirkju ella øllum samráðingarúrslitum siga at nú nú nú stýra vit okkara loftrúmi og eingin má flúgva her uttan at vit hava gjørt avtalur viðkomandi so so skal so øgiliga lítið til at flogførini bara draga eitt lítið sindur av so sleppa teg undan at flúgva ígjøgnum føroyskt loftrúm tí at okkara okkara øki er ikki so so øgiliga stórt sæð í tí stóra høpinum so eg haldi ataltso tað er nógv betri fyri tilgongdina at mann er realistiskur og tekur tað har frá og fyriheldur seg til tað tá trúgvi eg at tað ber til at gera nøkur frambrot og tað kann gott vera at vit eru samd um tað fyrsta stigið sum snýr seg um at vit yvirtaka og at mann síðani út frá tí fer í holt við at vita hvussu mann spakuliga kann arbeiða seg inn á hetta her øki og kanska spakuliga kann gerast til dømis partur av tí íslendsku fyrisitingini av økinum og kanska flyta onkrar partar av tí inn á okkara inn í okkara land møguliga eg eg dugi ikki at siga tað tí at vit vit vit hava ikki ta informatiónina og hon liggur heldur ikki í hesum so tað er har vit eru frú forkvinna men at atyvirtaka hetta økið tað kunnu vit saktans men eg eri ikki vísur í at tað broytir alt tað sum tjóðveldi sigur a tað fer at broyta takk fyri ja takk høgni hoydal eina viðmerking gersuv
æfrú forkvina eg haldi seinni í seinastu
sás partur av røðunum hjá seta seg vera góður ið haldi athann ger okkum eitt sindur órætt tí at í hesum uppskotinum er tað púra greið sagt hetta er ikki bara nakað sum sum sum sum skapa gullugreina skógir áv natílikt tað verður púra realistiskt lívst hvat krevst og og at tað sum hendir um vit samtýkkau hetta uppskotið er at so kunnu vit fara undir at samráðast við íslendskar myndugleikarnum hvat hendir við hesum so nevnda f-økinum á um okkara leiðir tað er tað tað snýr seg um so og vit tað eru eisini víst at á hvørjar avbjóðingar eru so við at taka yvir tað og har haldi eg vil sínir skyldar eisini løgtingina at upplívi sa at undir viðgerðini seinast vóru vit enda upp í ei sonnfelli og vitjaðu tey dugnaligu fólkinum sum eru har og høvdu nógvar partar inni uttan ats nevndi sum øll søgdu hetta ber væl til at gera meðan vitsepan sjón spyr danrnir og og ekavat sovildu tað bara hava frið tað sigur seg sjálvt so so hetta ber væl til tað er tað er tað ver enn at siga men tað fer at krevja nakað míni fyrsta umfar er tað bara vit sum tá taka avgerðina og gera avtalanar við onnur ger so væl
altso so langt eru vit samd
at føroyingar kunnu saktans veithinsartænasturnar føroyingar kunnu saktans upparbeiða eina vitan og kunnu saktans gera tað men tað er ikki einspliandi við at tey sum skulu móttaka tær tænasturnar frá føroyingum spæla við tað skulu vit sjálvandi royna tað skulu vit sjálvandi gera alt fyri at gera møguligt men soleiðinar sum tey sum skulu útføra hetta her hava úttalað seg so haldi eg at málið liggur rímiliga langt burtur frá tí sum skotið verður upp ja takk næstur at røða er
holl at reyna túgvu ger so væl ja takk fyri fólkina
at miðflokkurin skuldi vera tann kanska tann mest skeptiski flokkurin í samband við viðgerðina av hesum málinum og tí er tað kanska freistandi at spyrja um um tað hevði verið meira freistandi hjá miðflokkinum at til yvirtikið málsøkis v kallaðu til yvirtøku av tí føroyska vinnmálinum heldur enn av tí føroyska loftrúminum tað tað plagar at vera eitt sovorurt eitt svorðt hjá hjá miðflokkinum tá ið teir hava orð her á tingi og og plaga at vevja tey viðurskiftini næstan øll viðurskifti tað undraði meg faktiskt at framsøgmaðurin hjá miðflokkinum ikki tókhimmalsrúmið ella himmalin við tá ið hann viðgjørdi hetta málið

altso eg haldi at tað er øgiliga gott at hetta málið er framlagt aftur og eg má siga at eg skilji ikki ordiliga at atat at tað er so mikið stór skeivtisk frá teimum sum eru eru ivasom í samband vi hetta málið tí tá eg tá ið málið varð samtykt í tvey túsund og ellivu varð sett ein ein felags samráðingarnevnd millum danskar myndugleikar og føroyskar myndugleikar og í tí haldi eg rættiliga drúgvu og góðu frágreiðingin upp á hennir hálvt annað hundrað síður har er rættiliga væl lýst ella gjørt ein góð avlýsing av hvør avbjóðingin er við at yvirtaka tað føroyska loftrúmið har senda millum annað um uppgáuna hjá donskum myndugleikum og uppgávan hjá føroyskum myndugleikum hvussu nógv starvsfólk má metra at attað kemur at krevja og hvat fyri kompitansir krevjast til at til at viðgera hettar her málsøki so akkurát tann parturin haldi eg er rættiliga væl lýstur og so haldi g eisini at tað er eitt sum bjarni kárason var rættiliga væl inni á og høgni hoydal at hesin spurningurin um at at yvirtaka ræðis rættin tað tað er at at finna tað saman við altíð hvørja praktiska útgáva mann velur av at at útinna tann ræðisrættin tað er ikki tað sama tí tað at hava ræðisrættin á málsøki tað merkir bara at tú hevur evsta vald og og og onnur viðurkenna ti tú sum hevur evstað valda a hasuner hvussu tú so reimt praktiskt velur at umsita tað evstavaldið við at útdeligera tað til onnur aftur ella ella í samstarvi við onnur ella ella okkurt triðja tað er tað er ein heilt onnur uppgáva tað er meira ein fyrisitingarlig uppgáva enn enn enn ein rættarliga uppgáva so eg haldi vit tvinna tvinna ymisk viðurskiftir saman sum ikki nýtast ella tey kunnu gott verða

so er tað ein ein spurningur um at vit skulu sjálvandi sum føroyingar hava ræðisrættin yvir yvir øllum okkara umhvørvi ikki bara undirgrundini o ikki bara havøkini men sjálvandi eisini okkara loftrúmi ella himmalrúmi um um vit vilja er tað er møguligt at at rættiliga væl møguligt eisini at tað kunnu vera inntøkur í tí í hvussuver so er tað arbeiðsskapandi virksemi vissu vit velja at fyrisita økið sjálvi og eg ivist á onga løtu í at kemur tað til skarskiringar ein og hvør nýggj tjóð ella ein og hvør sum sum velur at at handhevja sín rætt sum tjóð antil partvísan ella ella heilan má sjálvandi viðurkennast og og viðfarast væl av av øllum altjóða myndugleikum at tað er ikki soleiðis at tað tað eru nøkur avmarking á hvussu nógvar tjóður kunna veru í í hesum heimi

øllum fólkum fólkabólkum at taka seg saman og og útnevna seg sjálvan sum mainá tjóð sambært sjálvsavgerðarrætti sum mann hevur so so lat okkum ikki brúka for nógva orku upp á at attrætast tella kjakast um um hvussu hetta málsøkið skal fyrisitast men men fyri halda okkum yvir fyri kjarni sum er at at vit skulu yvirtaka ræðisrættirnaámálsøkinum tí sum eg nevndi byrja vit at pilka lutirnar í ein flúgvara alt for nógv sundur og forlanga at hvør einstakur lutur skal flúgva sjálvur so eru tað ikki sikkurt at vit nakrantíð fáa flúgvarar at flúgva vit mugu samla allar lutirnar soleiðis at vit fáa gjørt tað flogfarið sum fær breitt sær veingirnar og fara á flog tað er tað sum tað snýr seg um og jú betri vit eru før fyri at royna at semjasum tingini heldur enn at leita eftir tí sum skilir okkum jú nógv skjótari og fagrari flúgva vit takk fyrija
hatta var sera
vaæv lýst hjá pálla reynatúgvu og tán myndina brúktu um flogfarið við sit fara at tosa um hvønn hvønn nættorsúkku og hvørt og hvørt hvørt róður so vsoflýgur flúgvaranm ongantíð og vit eru samdur um tað ate v vert nógv lættari vi sum vóru samd um at nú verða tað sjálvstøuglan so taka vit taka vit alt tasum við sum er men akkurt í hesum málinum so kuomi e at hugsa um at at kanska er okkara størsta forðing at at tað er ølga ringt og eisini tá ið vit tosaðu fólk vanliga tað er tae lætt at siga jami vit erikki klár og so mágu vit hugsa um jamen akkurát somu grundgevingar vórðu brúktar móti føroyska málinum nei vit kundu iki fáa føroyskt mál iní skúlan tí allar bøkurnar vóru ikki gjørdar tí allir lærararnir vóru ikki har tí allir skúlabygdarar vór ikki gjørdu og tann tann tað umbergir kanst tit brúkast til alt men gjørt tu tað so kemur tú ongantíð víðari vit mugu taka avgerðan um hatta gera vit og so kemur ábyrgdin ábyrgdin kemur við at taka ábyrgd ogtað er kanska størsta avbjóðingi hj okkum at fáa at fáa tað sum pállareynatúgvugersuæ
ja takk fyri formaðurin í
jeg púra samdur við høgni hoydal í a vit hava øgiliga oftani hasa støðuna óðansær hvat vit velja at gera ella fara undir her í lívinum altso vit tá ið vit stovna familju sum sum sum tjúgu tretivu ára gomul ella hvat er so hevur tú ikki hevming av hvørjar avbjóðingar standa fyri framman men tað er ikki soleiðis at tú stendur og forlanga at mann skal hava ein ein ein heilan fasiltlista sum sigur akkuráttá tá tá hendir tað ov tað v tað restina av lívinum tað er eingin trygd fyri tí tað er absolutt eingin trygd fyri tí og tað allarstørstu og mest avgerandi ccsøgurnar í lívinum eru ofta fólk sum sum herja á við við einum stórum sterkum dreymi sum tey bara seta sær fyri at at fylgja so kemur mann á mál eg sigi ikki at mann skal vera púrasta bláøktur men altíð at forlanga tú skalt hava bæði trygdargeirar og og og alt tað sum hoyrir til av trygdarpakka tað ber snógk sak ikki til at liva lívi upp á tann mátan takk fyrijatakk so er tað helgi abramsen sum fær
ger sog væl harr formaður hetta er
tar eitt mál sum hevi ofta frammi hvussu tað tíðina eg havi veri í løgtinginum nkurnær eg haldi tjóðveldið hevði havt henni tvær ferðinar fyrst og tað fekk lítla unga undirtøku bara frá teimum sjálvum men so hendi tað o einaferð at eg haldi tvey túsun og ellivu tað var janus rein sum var tingmaðurin tá og hann var jú flogskipari og hann kom so við nøkrum nýggjum upplýsingum sum gjørdi tað at eitt samt løgting tók undir við uppskotinum og tað áhi eg bara finna minuttir og og tað koyrdi upp á tað at at mann skuldi brúka mann skuldi at su mann kundi fáa nógv størv og og og sum bliv fíggjaði av ikao og so framvegis men tá eg svar landsstýrismaður tá var aftur eitt uppskot frammi um tað sama og tá spurdi e eit sindur um et og og fekk at vita tað at hetta var slett iki soleiðisær sum tey verið fór fram altso vit kunnu ikki bara seta onkur starv á stovn og so kemur so fáa vi pengar sum skuldu rinda tað soleiðs hongdu ikki saman og undanfarna landsstýrið arbeiddi við tí málsøkinum og mann gjørdi nógv fyri at kanna hvussu umstøðurnir vóru í samband við hetta her og og tað endaðist vo tí at ja tey vóru millum annað í kanada og og kannaðu ymisk viðurskifti og og tað endaðus o við tíat uppskoti blei ikki samtykt tað kom ikki víðari tí at mann fann tað tí hetta var ikki so onkur sum tað varð gjørt til í uppskotinm her so stendur tað at um fíggjarliga avleiðingar mett verður at umsitingarkostnaðurin av at taka málið á føroyskar hendur beinanvegin verður umleið átta milliónir krónur árliga við metingum av gjøldum fyri at flúgva gjøgnum loftrúmið sum vís omanfyri verða inntøkunar mettar til millum hundrað og hundrað og hálvfems milliónir krónur árliga men tað er altso ikki so einfalt haltso vit vit kunnu fáa endurgjald fyri onkra útreiðslur sum altjóða flogferðslan far nyttu av men í løtuni er støðan tann sambært ikao at teir hava allar tænastur teirra brúk fyri teir skulu ikki seta nøkur onnur starv á stovni og so stendur eisini í í uppskotinum av hvussu nógv flogferð mann verða mett at flúgva hjáum føroyskt loftrúm spurnigur bara hvat roknar tú sum føroyskt loftrúm tí tað sum eg fekk ait upplýsti tá eg var landsstýrismaður var tað at vit kunnu bara kreva gjald út á talvfjórðingar í besta føri út á trýssfjórðingar soleiðina er reglurnar tað vil siga at og og tað er altíð soleiðinar hetta loftrúmið er býtt upp vi tað mar kallar fyri tað vil siga økir og vissu vit stovna ein sovornan fyrð tað er altíð ein vóvissa ella ótryggleiki í at skifta millum firðinar tí vil mann hava so fáar sum møguligt og tað einast sum hendist við stovnar sovorðar taðer tað flogførini færa at stýra uttanum fyri at sleppa frá at skifta øhog tað altso tað eru so skipaði øki fyri altso ffyri hhvat mann hevur altso hvør hevur kontroll á hvørjum øki og har er tað komu vit undir eft her sokallaða reykjavíkar øki og e kavo siga at teir vilja altso ikki hoyra um at seta fleiri øki á stovn her so so hevur vit sagt til dømis at vit kunnu seta seta starv á stovn ofta hevrður nevnt heta er veðurtænastu framvegis nú hara vi stovnað eina føroyska veðurtænastu meni meni men flogferðslan altso altjóða flogferðslan hevur ikki brúk fyri eina føroyska ðvðurtænastu sambært íkau og tað vil siga at tey koma ikki at rinda fyri tað øhog tá tað kemur til trygd so er tað sleiðsiar at grønland hevur fingið eina lítla bjargingartænastu at fara eftir fólki í møguliga niðurdráttum flogførum innlandsísinum tað fáa teir lítið endurgjaldsfirði men hjá okkum kann ikki roknast við at vørn fyri at fáa nakað nevnuvert til til trygdartænastu í føroyum so tað eru tvey ting í hesum málinum altso annaðhvørt so mann kann altíð yvirtaka og tað blandar eg kavast ikki upp í um vit yvirtaka tað tað málsøki men men men tað vóru eingir nýggjur firði gjørdur her og harvið verða heldur eingin pengar sum kunu fylgja við tí so tað blívur síðsta enda spurningur hvat vil mann vil mann vil mann yvirtaka hta málsøkið so ger mann tað vil mann ikki so leti mann vera men men vit skulu ikki billa okkum inn at hetta verður nøkur gullkrubba og at at at ekao kemur úr pengum l okkara til er støðan altso ikki takk fyrija takk fyri so er tað viðmerkingar gn
veit hann fyrst jarðfarmaður eg var rættiliga harmur um røðuna hjá áðrenn eg átli
aðaensentí ati helgi abrabsen før nøkur viðurskifti fram sum mann sælur fram sum fakta menspurningur er skeivt settur vit hava víst á ja ekavo vil sjálvandi siga nei vistú vit siga skuld ikki gera nýggjan fyri her tað er taðer ikkitað sum málið snýr seg um málið snýr seg um at føroyska løgtingið og føroya fólk tegur ræði á sínu egna loftrúmi og so kunnu vit fyrsta umfar sambands við ísland sum í dag umsitur tann tann fyrim ella fr øki sum er um okkara leiðir so tí er spurninuinskeivt settir og eg kann upplýsa helga abransen e roknime hanner samdur við mær í tí at eg havi verið til óteljandi samráðingarvið danskar myndugleikar um at taka mál á føroyskar hendur og útgangstøðir er altíð at ta ikki ber til og tað er skrivaða túsund hansar frágrein su lígjast hesunud nei hatta er so trupult hat so trupult men tað vit hava gjørt tað so ber tað væl til trygd á sjónum havumhvørvi tá mann segdi tí man segði tað bara ikki til tað bara væl til so mann má seta spurningarnar rætt í staðin fyri at leita eftir grundgeving hjá teimum sum ikki vilja hava nakra broyting so so so vinnur mann helgiabramsen
harra formaður hetta er ikki upplýsingar frá donskum
myndugleika upplýsingar sum eg havi tað havi fingið frá embeiðsfólkum í unghvørvisvinnumálaráðnum sum vóru yvir í kanada og og og kannað hetta í sambandi við a undanfarna samgonga ætlar at yvirtaka málsøki og úrslitið var at ter yvirtóku ikki málsøki og tað er væl sagtast tí at tey eri komin eftir at at hetta er ikki so einkult sum vit hildu at vera tað har eg havi hesar upplýsingar frá og og tað er einki við við danskar myndugleikar at gera hetta er tað sum sum føroysk embaðsfólk og politikarar fingu at vita frá ekao so so eg haldi ikki at mann skal gera tað til ein spurning um um um føroyar í danmark vistu vit vilja yvirtaka htað so yvirtaka vit tað men titskulu baraikki bpilla okkum inn at vit fáa nýggjan firð yvir føroyar og vit fóra at fáa pengar fuf úr tí takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen sum fær eina viðmerking
takk fyri harra formaður javnvágina eg havi ikki tikið orðið í málinum
men hn fylt væl við í tí og eg haldi tað var ein sera upplýsandi og góð røða sum helgi abrambsen var inni á sum sitið sum vinmálaráðrið og tí at tað gav nøkur fakta tað sum eg hugsi vissi eg skilti tað rætt va t líka spyrja umaftur her stóð øgiliga stór tøl í sum kunnu vera inntøkur til okkum við at yvirtaka økin er tað soleiðis at ella skilti egrat helgi abransen rætt at at hetta er kanska betri enn gott er tey tølini sum standa her tí tað vísir ikki at vera so einkult í praksiskt sum tað verðu lagt út til hevur lagt út til hundrað til hundrað og hávfems milliónir í inntøkum av økinum hvat metir helgi abransen t mann kundi fingið av inntøkum visti teir koma á føroyskar hendur takk fyri harra formaður helgi abramsen ja harrar formaður tað
tað stendur í uppskotini
har at inntøknar verða mettar til millum hundrað hundrað og hálvfems millu
miliónir krónur árliga og tað sum eg havi fingið at vita frá embadsfólkum sum hava kanna hetta málið gjølla er at tað eru millum lítlar og ongar inntøkur burtarar tí man kann gott yvirtaka at mann skal bara iki spilla sær inn um ann fær sær pengarn takk fyri ja takk jóhannes joensen fær orðið gerso væltakk harar formaður bara nógvur fá or
bor afturat kjakinum eg hugsi tað sum eg hugsi skilagott í hesum her tað er og tað sum eg trúgvi er neyðugt tað er ati føroyingar og íslendar fara samráðast um hvat ið tey kunnu koma fram til tí at ekaoy er sjálvandi einráðandi á hesum økinum her og wsiko hevur eina meining um hvussu tingini skulu skipast so trúgvi eg ikki teir hava nakra hugsan altso nakra nakra mann kann siga nakað ímóti at ísland til dømis om føroyar deilast um um nakrar tænastur og vissu í ísland og føroyar kunnu deilast nakrar tænastur so fáa nakrar nakrar tænastur kanska á flogvøllin sum kann skapa okkum meira arbeiði kann eg síggi hvussu møguleikar heldur enn forðingar og tá vit hugsa um at mann skal útbyggja flogvøllin í vágum og skal útbyggja flogvøvdni soleiðis at tað blívur ein ein enn ov betri útbygdur altjóða flogvøllur bæði við størri komuhøll og kanska eini longd leingingavøllunum og breiðkann eisini so skal mann eisini hugsa tað inn í myndina at tað burdi sjálvandi eisini verið ein sjálvfylgi av tað áttu tað ella ráddu yvir loftrúmnum ogpyvirflogvøllinum soleiðis at vit hava ræði á øllum øllum økjunum serliga táið man hugsar t að ikki kostar okkum nakað nakað serligt men men men heldur tað at tað tað kann gagna okkum og tí síggi eg bara fyrimunir í hesum her eg dugi iki rta at síggja hvat vansar kunnu vera tað gongur ikki upp á nakran sum helst máta út yvir vælferðina í føroyum tað kanska styrkir um hana soleiðis at vit møguliga kunnu fáa nøkur arbeiðspláss afturat tað vita vit ikki innan fyri tænastuvinnuna ella tænastu á flogøkinum og tað kundi verið tað at íslendar føroyingar kundu gjørt eina samstarvs avtalu sum inn í bari tað at føroyingar kundu tikið sær ein part av av uppgávuni sum ísland hevur í dag sjálvan tað krevur tað at íslendarar eru villgir til tað eru tær ikki tað jamen so so gangi eg út frá at vit fáa trupulleikar tí ekaoy eri sjávandi mest áhugur í at at tað er so einfalt sum gjørligt og at mann ikki fær fleiri loftøkir sonur tí so vildi ha tað bara heita á flogføri um at flúgva rundan um føroysk loftrúmim og tað gevur einki so tað sum eg hevði hugsað verið skilabest tað var tað at mann fekk eina eina samráðing við íslendara um hvussu mann kundi kanska latt onkrar tænastur á flogvøllinu í í vágum soleiðis at mann fekk útbygt hann betur kanska ella fekk nakrar nøkur vitanarstørv har tað hevði verið spennandi so tað er líkasum tann møguleikan sum eg síngi í hesum er málinum takk fyri eg havi sera

og sum vísir á at ja tað verður uttan yvum at samráðika við ísland men men tá ið vit hava ikki ræðið økinum so hava að estieina samráðing ari støðu oghvørja tænastur mann kan byggja upp men menvit kunu bart taka dømis um veðurtænasta øh og eg veit at johanes joensen hann býr ið eftir vágunum kann tosa við ein oghvønn flogskipara tíverri í fleiri teinum uppsagdir men ein oghvønn flogskipari hjá attanstovu og spyrja teir hava vit tørv á einari bøttari veðurtænastu í norðatlantshavi altso í tí føroyska loftrúmninum og tað vilja allir svara ja tað hava vit so sanniliga hava vit tað og tev einivð tænasta á øll onnur flogferð flogfelagi sum flúgva í okkara loftrúminu so bara tann pástandur sum lsum fyrra landsmaðurin segði áðni er ivis ikki rættur mann skal spyrja fakfólkini um vit hava tíbetur so dugnalig fakfólk á flogferðsluøkinum sum vit sjáldan hava havt og tey skulu vit spyrja um eisini í uttalansnevndunijóhannes joensentakk harar formaður
ja altso nú havi eg eisini
tey tosa við onkur fólk sum hava virkað leingi økinum vestruvávum og og tey síggja ein møguleika í tí men men men sjálvandi tað er ikki tað er ikki nakrar pengar sum koma bara í kassan tað er tað er væl at arbeiðið arbeiði mann hugsar um ella ella størv ella starv sum mann hugsar um og tað er fyrst og fremst tær hvussu til hugsa har eru onkur møguleikar og eg haldi at mann skal troyta teir møguleikar sum eru og útbyggja teir møguleikar sum eru og eg trúgvi at hetta kundi eisini vera liðugur í tá mann útbyggir flogar til betur og ger umstøðurnar tað at flúgva til frá føroyum til tað allarbesta so eg síggi hetta bara sum fleiri møguleikar og ikki sum um nógvar forðingar sum fleiri leggja upp til tá fær

eg fari bara at takka fyri viðgerðina av hesum málini g haldi hon her verið góð eg fekk eit vit fingu eitt ávísa tvítrótt millum undirritaða og helga abramsen h og tað er sera tí eg haldi tað er skeivt at fara at svara at svara at royna at lggja fram fram svar til sum sum fakta tá ið spurningurin e skeivt settur í teiri løtur føroyingar sjálvir hava yvirtikið ræði á loftrúmunum so havi tað eina samráðingarstøðu bæði mótves íslendingum og mótvegis íkao og øllum teimum londunum sum annars sum annars mynda altjóða flogferðslu í dag og so fari eg bara líka t undirstrika eg veit ikkium eg geri helga abradsen órætt eg haldi hann segði eina løtu at eg kav hel ikkita hava neyðugtvið nakrar veðurtænastu í í føroyskum loftrúmi men tað veit eg so frá frá øllum teimum dugnaligu logskiparunum sum flúgva um okkara leiðir at tað er sanniliga tørvur at fáa bøtta um veðurtænastuna her um okkara leiðir og eg kann bara enda við at vísa á at tað tykist et sindur rangvørt at í øllum orðaskiftunum um ein hernaðarligan radara í føroyum so hevur grundgevingin verið jamen her eitt so stórt t tað liggur eitt sovort eitt sovort hol ímillum føroyar ísland bretland og norra sum mein av óransakuligum orsøkum kallar fyri fyri g u g g í k opi ma nenniskjugongu føroyar og atað er so alneyðugt at hava ein aktivan radara fyri at at kunna síggja hvat hendir í loftrúnini her hjá okkum jame um tað er rætt so er tað sanniliga eisini eisini tørvur á einari øktari tænastu til tey flogfør tey sevilflogfør sum flúgva í hesum øki í norðratlantshavi sum ikki er fevnt av einum aktivum radara og tað er eingin ivi um tað fáa vit so vátta í í í uttanlandsnevndini tá vit kalla inn flogskiparar flogskiparafelagi vorn mcc sum enn hava veriðí íslandi og hugt etir teirra radarum teirra teir teirra loftrúmi tey sum starvast upp á somfelli í dag sum øll kunnu vísa á at teir fyrimunirnir og tær avbjóðingar tit hava nevnt í hesum uppskotunum eru avgjørt at loysa og kunnu vera ei stórur fyrimunur fyri førleikamenning í føroyum og fyri trygdina og tænastuna í loftferðslunu um okkara leiðir ja so er tað ein viðmerking frá helga abramsen ger suvæl
maður altso
vit kunnu altíð stovna eina veðurtænastu tað er eingi so nokt tar okk um tað men ekao sigur at tey hava ikki brúk fyri at vit stovna á veðurtænastu tað er tað sum tey hava sagt í føroyskt embatsfólk í landsstýrismum høgni hoydal sjálvar partur av so so tað ikki tey sum koma at ringja fyri hann og tað kemur til radarar altso eitt hernaðarflogfar sendur ikki signal út fortelur hvar tað er tað er munurin millum sevilflogfarið og hernavarsflogfar fyrr høvrdu radararnir teir senda signalur sum líkasum skipi n ter at it koma ekkað aftur tað kemur at brúkar mæn ikki innan fyri sevila flogfarsi longur men teir brúka einan fyri hernaðari flogfari og tí er tað ikki só ordiliga tað sama takk fyrihøgni hoydalharanformæ
maður nú t vet ik misskilti helga abramsen
altso ein aktiviradari er ein sum sær alt sum fer fram í loftrúminum sjálvt um tey ikki hava hava sína sendarar altso tann sendarin tendraði han sum sendir eitt eitt fosignal út við sínum flognummari øtað er tað sum ein aktivradari er í mun til ein pasimenradara øh men eg vísi bara á hvat vit longu fyrr hava fingið at vita í hesum málinum og helgi abransen vísir á at føroysk embatsfólk tú havk purt íkao halda titað er eittgott hugskot at føroyingar býta býta loftrúmið nor atlans havi upp sjálvandi siga tær nei tað sigur seg sjálvt meðan vist vit taka dagin á loftrúminum so hava vit eina samráðingastí tí nú hava vit sjálvur ræða á tí og so mugu vit gera eina avtalu við ísland og tey sum umsita tað frammanundan tað er tað sum er munurin tí tí sigur tú spyrt sum tú fært svar ella tú fært svar sum tú spyrt og tað ber ikki til og tað er skeivt at tagjiabrans at roynir at brúka mán vil gjarna vera ímóti tí t avymsum orsøku um hann skal ikki brúka skeiv fakta tí tí spurningurin er skeivt settur hetta blevur væl til at gera tað kunu et fáa váttað frá øllum teimum dugnaligu føroysku serfrøðingunum sum hava sett seg in í hetta málið elgi
framsæðum orðið ger so væl bara fá mær ein noyðast
aso ú nú ann høgni hoydal gerk grimb fhrá embansfólki sum gamlast mann vil og siga tað spurningur skeivt settur altso tað var í sambandi við yvirtøkuna sum undanfarna landsstýrið ætlaði at gera at mann fór og kannaði hetta her men var yvir kanada og spurdi um ymisk viðurskifti og kannaði málið í gjølla í tí sambandinum kom manntil ta niðurstøðuna at at ekao kemu ikki at betala fyri fleiri tænastur hjá okkum tí teð hevi kki brúk fyri tí og og heitt her við radaran ja tú pjøðirs ki hein radara til til sevila luftferðslu afturat tí sevil flogfor senda heitta signalu yviti at fortelja hvar tey eru tað er hini sum koma sníkjandi ta ð eg skal síggja radarinum og og mín spurningur er bara vist tað var so einkult sum høgni hoy tal at gera til matam mann bara hevði spurt ein skeivan spurning hví steðgaði mann so yvirtøkuna a hasum málsøkinum mann skuldi yvirtaka hatað í farna valskeiðið og tað var tí sambandið við embædsfólk spurdi mær ter men hví steðgaði tað hví gjørdi hví ivirtóku mann tað ikki tí at mann kom til ta niðurstøðu at mann fekk ikki tað burturúr tí sum hann ætlaði takk fyriøgnihoydal viðmerkingharra formaður tað er eisin
ivi um at ein aktivur radari
sum mann tosar um í hernaðarhøpi eisini kann vera ein stórur fyrimunur fyri flogtrygdum tá sært tú alt sum er í loftsrúminum eisini fyri tað so viljusvágførtuna sum vit vóru myndað av tann transbondarin sum senda út hvar tey eru so tað er ein stig um tað jú spurningur er skeivt settur tí at hevur tú spurt vist tú fert til aðra sum spyr halda tit at tey fórar skulu loysa so siga tær nei tað vil helst hava trupulleikar av øllum sínum smáhjóvum at tað sigur seg sjálvt so tí er spurningur skeiv settur men hvítur spæl yvirtikið tað haldi eg at tú helst at spyrja poul mikkelsen um tí hann royndi og hann kom til eina niðurstøðu tað er bara ikki til og eg rokni við at eg skal ikki tala upp á hann at hann eisini er samdur við mær í nú at fyri at koma víðari so má mann fyrst samtykja her á løgtingi at vit sjálvi hava ræði á tí tí hann rendir seg í múrar allastaðni og serliga í danmark og sjálvandi frá teimum altjóða felagsskapum sum ikki hava áhuga í at tað kemur nýggjur leikari inn á vøll
bara forma eg dugi sikkurt ikki
tóra at spyrja tí at eg royni at spyrja høgna hoydal hví hví mást ikki bleva yvirtikið og og hann gitur bara hví tað eg blívi virtikin hanvan sjálvum partur av landsstýrinum men men men tað er púra rætt at ger mann ein ein hernaður radari so so kan man eisini brúka hanan eina fyrið sevila luftferðslu men ikao hevur hann ikki brúk fyri tíg altso ttað er ikki nakað te ætla at gera og teyikki ætlað sett nakrar veðurstænastu í á stovn í føroyum og tí komandi held ikk at ringja fyri tað men ætlan man at yvirtaka málsøkið so ger mann tað man skal baraikki billa sær inn at mann fer at fáa nógvar pengar burtur úr tí takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri
sum ha biða um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina íðarvíkir vit eru so komin á mál í dag og næsti tingfundur verður týsdagin fimtanda mars og klokkan tíggju og skráin er hendan tað verður tað verða bara fyrstu viðgerð týsdagin tað er fyrsta viðgerð av løgsmál nummar hundrað og níggju uppskot til løgtislóg um broyting løgtslóg um skatting av vinningi til sølu av veiðurættindum nágreining av uppgerðini vyð skatting av vinningi ilá sølu av veiðurættindum so er tað løgsmál hundrað og tíggju uppskot til løgslóg um fyrisøga skatti tolluavgjaldi til skattafyrisitingarlógunu fyrsta viðgerð av løgtsmál umar hundrað og ellivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um avgjald við skráseting av motorakførum broyta ásetingar um meting av upprunavirðunum og útvegan av skjalprógvi síðani er tað fyrsta viðgerð av løgsmál umar hundrað og tólv uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu fyrsta viðger ar hundrað og sekstan uppskot til samtyktar um virkisætlan fyri skipaða endurnýtslu og ring búskap fyrsta viðger av løgssmál numar hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til oyggjarleiðir og tann síðsta fyrsta viðgerðin er løgtsmál hundrað og seksogtjúgu uppskot til samtyktar um suðuroyar tunnil og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin